ja tað er løgtingsmál nummar níggjuogtjúgu frá tvey túsund og tjúgu uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjarárið í einogtjúgu øh eg fari at lesa álitið frá meirilutanum og so hava nakrar viðmerkingar afturat og so fari eg nokk at koma upp aftur í einu seinni umfari landsstýrismaðurin fíggjarmálin jørgun niclasen hevur lagt málið fram tretivunda septembur í tvey eftir fyrstu viðgerð satta oktobur tvey túsud og tjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi áttaunda og tveyogtjúgunda oktobur fimmogtjúgunda seksogtjúgunda og tretivunda novembur og triðja sjeynda áttanda níggjunda tíggjunda og ellinda desembur tvey túsund og tjúgu undir viðgerðini hevur nevndin á fund við landsbankaføroya búskaparráðið bláakross føroya ísf freyakross føroya víkingagarðin í hovi løgtingsformannin jógvan alakjuni løgmann bára stein nielsen landsstýrismannin í almannamálum elsbet mer mersetis gunlegsdóttur saman við almannaverkinum landsstýrismannin í heilsumálum kaileu holm johannesen saman við ávikavist fargen og sjúkrahúsverki føroya landsstýrismannin í fiskivinnumálum jákub vesturgaard landstýrismann í uttanríkis og mentamálum jenis ag rana saman við musikkskúlanum landsstýrismannin í umhvørvisvinnumálum helga abramsen og við landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen saman við ávikamistrandfaraskipum landsins landsverki og taks undir viðgerðini hevur nevndu býtt seg ein meiriluta og tveir minnilutar meirilutin magnus rasmussen jak mikkelsen billjustinussen og kristin mikkelsen hevur hesar viðmerkingar tá vit til jóla í tvey túsund og nítjan løgdu seinastu hond á fíggjarlógina fyri tvey túsun og tjúgu grunaði eingin av tvey túsund og tjúgu fór at gerast eitt so heilt serstakt ár serstakt á somongum økjum búskapurin hevði tað tá gott og vøkstur var á øllum mótum vit kunnu siga at alt rat rætta vegin og móti og vónirnar til eitt gott tvey túsund og tjúgu vóru sera góðar men vit høvdu ikki meira enn sett á tvey túsund og tjúgu tá alheimsfarsóttin korona fór at ger um seg fyrst í eystura parti av heiminum men skjótt so fóru vit í vesturheiminum eisini rakt av hesi herviligum farsótt um farsóttin legði stórar partar av samfelagnum lagmin og serliga heilsuverkini kring heimin vórðu sett undir eitt sera ógvusligt trýst umframt heilsuverkini so rámti farsóttin í veruleikanum øll øki samfeløgnum og búskapurin slapp sjálvandi ikki undan sera ógvusligum sjálvtum í føroyum varð einki undantak tó búskapurin ræður neyðugt var við hjálparpakkum til vinnulívið heilsuverkinum tørvaði meira pening og almannaverkinum á sama hátt fleiri eykajáttanir hava tíð verið í árinum og tað merkist tí væl í útreiðsluvøkstrinum og á úrslitinum hjá landskassanum fyri tvey túsund og tjúgu við einum stórum útreiðsluvøkstri í tvey túsund og tjúgu og einum úrsliti við stórum halli er tað ein stór ábyrgd og stór avbjóðing at leggja fíggjarlógina fyri tvey túsund og einogtjúgu soleiðisnar til rættis at samfelagið kemur so snikkaleyst sum til ber úr hesi koronakreppuni eftir umhugsan valdu vit í fíggjarlógararbeiðinum fyri tvey túsund og einogtjúgu hava su meginreglu í arbeiðinum tað sonevndu varsemi ella varsemisregluna vit økja rakstrin men varisliga og ikki ov nógv eftir okkara tykki neyðugt er við búskaparligum stabiliteti í hesum óvissu tíðum hetta fyri at samfelagið í størsta mun kann halda fram uttan ov ógvusligar broytingar hetta er eisini væl í samsvari við tilmæluni frá bæði landsbankanum og búskaparráð hóast hesa avbjóðandi og trupla tíð vit hava verið ígjøgnum í tvey túsund og tjúgu og óvissni um tað komandi árið hava vit gjørt raðfestingar á fleiri økjum vit uppraðfesta fleiri øki og rúgvuni kunnu vit nevna føroyska veðurstovu vegakervi føroyskt sum annaðmál eftirskúlar musikkskúlar útbúgving av yngri læknum ókeypis sálarfrøði til fimtan til fimmogtretiv ára gomul endurvenjing og vilíkahaldsvenjing tilboð til fólk yngri enn sjeyogtrýss ár hægri grundarupphædd til pensjonistarnar harafturaft hevur samgongan lagt eina langtíðarløguætlan hendan ætlanin byggir á løgur sum eru settar í verk samstundis sum fleiri aðrar átrokandi verkætlanir nú eru komnar á breddan eitt sum sermerkir hesa langtíðarløguætlan er at løgurnar eru á flestu greinum úr staðsetta kring landið úr yst í vest og úr suðurinorð við teimum broytingum sum vit í meirilutanum skjóta upp verða á fíggjarlógini løgur fyri fýra hundrað og seksogfýrs milliónir krónur frá grein eitt til tólv og hesari løgur vera býttar á níggjuogtjúgu ymiskar verkætlan verður hugt nærri at løgunum í tvey túsund og einogtjúgu eru tær størstu játtanar til undirstøðukervi og so á heilsuøkinum serliga landssjúkrahúsið meðan fittliga stór upphædd eisini sett av almannaøkinum serliga til bústovnar harumframt eru nógvar smærri løguupphæddir sum veruliga fara at gagna føroyska samfelagnum væl nevndin her finguð áheitanir um fíggjarligan styrk í sambandi við endurbygging av havnum orsakað av óydnarveðri í óydnarveðrinum í vár fingu fleiri havnir stórar skaðar og hevði hetta við sær at fleiri kommunur kom illa fyri fíggjarliga tí upphæddirnar sum brúkast skuldu til at endurbyggja havnarløgini vóru stórar í mun til fíggjarligu orkuna hjá kommununum meirilutin heitir á landsstýrismannin at virka fyri at ein skipan ein fíggingarleistur verður settur í verk soleiðisir at ein náttúruvanlukka í framtíðini ikki tekur fíggjarliga grundarlagið undan eini kommunu vit hava fíggjarnevndin gjørt nakrar raðfestingar bæði í rakstri og løgum í rakstrinum hava vit hækkað upphæddirnar á nøkrum rakstrarstovum við átta komma átta milliónum men samstundis hava lagkað upphæddirnar á øðrum rakstrarstovum við áttaogtjúgu góðum áttaogtjúgu viðvíkjandi løgunum hava vit hækkað játtanina við nettu einogtjúgu komma tveimum meginparturin av hesum játtanin fer til smærri verkætlanir í undirstøðukervi undantikið tær fimm milliónirnar sum játtaðar verða til forkanningar og fyrireikingar av suðuroyartunlunum sum nokk verður føroya størsta verkætlan við hesum broytingum og tillagingum verðu hallið á fíggjarlógini fyri tvey túsund og einogtjúgu tvey hundrað og tólv komma níggju milliónir og so nevna vit nakrar tekniskar broytingar sum vit taka undir við og við teimum broytingum so mæla vit løgtinginum til at samtykkja uppskoti tíðin flýri avstað men eg havi hug at taka í tvey yvirskipaði evni og taðer rakstrar útreiðsluvøksturin tá ið vit lesa í fjølmillum yvirskrift sum landsstýrið slept fíggjarstýringini so kann tað ikki standa átala fyri tað fyrsta hevur andstøðan einki boð uppá fyri at tálma útreiðslurnar meira enn vit gera tað er so tað stutta svarið tey tosa um fleiri inntøkur men tað broytir ikki útreiðsluvøkstrið hyggja vit árini frá tvey túsund og fimtan sekstan seytjan og átjan og tað er roknskapartøl so var rakstrarvøksturin tey árini hann svingaði millum trý komma níggju og fýra komma trý prosent vit vita væl at fyri hetta árið var tað alt ov stórur útreiðsluvøkstur vit vóru øll samd um tað tí hann lá upp móti seks prosentum síðsta heyst og tað var eingin glaður fyri men vit komu tí ikki nærri síðani kom korona og alt samfelagið merkt at korona og tí er vøksturin spolaður langt upp og tað er í høvuðsheitum til heilsuverki vit hava eisini verið á almannaverkinum og tað hevur verið í strandferðsluni so víðari so tað faktiskt hevur verið eitt løgting sum hevur tikið undir við eg skal ikki siga øllum men megin partin av hesum vaksandi útreiðslum so hetta her við felags um og hetta er altso eitt undantagsár og so má eg hava eina viðmerking afafturat tá ið tað verður sagt at undanfarna samgonga fíggjaði alt sítt nýggja virksemi í fíggjarlógaruppskotinum sum vit hava til viðgerðar har er tað til dømis kortmyndugleikin og og útlendingaøki og næsta ár eita javning á pensjónum tað eru hvussu her sovorð sum vit hava arvað fyri at kunna fíggja til seinast so stendur ein yvirskrift landsstýrið og samgongan tómt landskassan árini fyri at undanfarna samgonga tók við í tvey túsund og fimtan ta vita vit at tað vóru stór hall á fíggjarlógini tað var næstan komið upp á null tá ið undanfarna samgonga tók við ordiliga gott tað gekk væl og tað vóru yvirskot og so koma vit til hetta árið í tvey túsund og tjúgu har ið vit mettu eitt yvirskot uppá tvey hundrað milliónir sum nú blívur eitt hall upp áa eina hálva milliard orsakað av koronu meginparturin meginparturin orsakað av koronu vantandi inntøkur og fleiri útreiðslur ikki bara koronu men meginparturin tí haldi eg tað at tað er faktist ein roingjan á veruleikanum at siga at landsstýrið og samgongan hevur tømt landskassan tað hevur gingið illa og úrslitið ljótt men vit hava meir ella minni øll verið felags um hetta her fyri at koma so frægt burtur úr hesum heilt serstaka ári orsøkin er jú tann at vit hava nógv færri vantaðar inntøkur bara til dømis eisini vinnuspítiskattuin ú hundraðtals milliónir og færri og hægri útreislur so fær tíðin takk fyri
ja so eru tað nakrar viðmerkingar ella rættiliga nógvar viðmerkingar fyrst er tað bjørt samuelsen
takk fyri ja fíggjarnevndin hevu sikkurt gjørt hvat hon kann og eg síggi tey hava økt um hallið men sjálvandi tað vóru tørvur á pengum til korona so tað erg skillit men eg ætlaði at spyrja margnusrasmussen um hetta eg síggi mann tekur eina hálva millión frá frá umhvørvsstovuni og vit vita at tað at landsstýrismaðurin helgi abramsen ætlar sær at koma við lógaruppskotinum sum siri stenberg fekk siri stenberg hvat gjørt um at koma við eina stóra náttúruverndarlóg tað kostar pengar at umsita hví loyvir mann sær at skerja eg væntaði at síggja eina hækkaða játtaninr har sum hann kundi umsita hesa lógina hvør er orsøkin til at mann velur at serliga umhvørvið her eg haldi ikki at henda fíggjarlógin er serliga grøn og eg harmist um at mannskavar av har sum tað forvegin manglar pengar takkfyri

takk fyri harra formaður ja tað er nógvar nógv rakstrarstøð í einari fíggjarlóg og eg segði tað í útvarpinum sunnu sunnudagin ella nær tað var leygardagin at tað skal síggjast í mun til kanska økingina á rakstrarstaðnum men eisini í mun til samlaðu játtanina tá er tað smáting sum verða skarvaði av
takk fyri kristinu hafoss
ja vit vitað á øll at høvdu verið eitt øgiliga serligt ár orsakað av koronu og eg haldi øll hava stórt forstáilgin fyri at teð vórður neyðugt við eykaútreiðslunum í samband við tey átøk sum skulu fremjast tívíkjandi men umframt tað so hevur landsstýrið nú yvir tvey ár smíðar fíggjarlógir sum hava økt tær leypandi rakstrarútreiðslurnar við umleið seks hundrað milliónum krónum og tað eru áðrenn vit tosa um útreiðslukorona og tað er tað vit vísa á at tað er ein av høvuðsorsøkunum til at vit fóru frá at hava avlop á næstan eina hálvan milliard í tvey túsund g nítjan til at hava stór hæll nú tað er ikki páklundar korona vit hava hall annars kundi fígjaløta formaðurin kanska upplýst løgtinginum tað ati meirútreislur til koppingarevni og serliga til tað at fremja koppingarnar tað er nakað landsstýrið upplýst fara at koma eftirfylgjani tað er held ikki partur av
sum var uppskotin magnus rasmussen
formaður tá ið tingkvinnan kann siga tað at hetta hallið ikki er orsakað áv korona so veit ikki hvørjum hvørji verður í honlivir íari formaður og at hatta hallið sum er í ár tað er høvuðsheit um korona er korona og fyri komandi ár er tað merkt av korona so at siga tað at at tað einki evur viður úrslitið at gera altso eg fái meg ikki at skilja at mann kann eg siga tað og sum eg segði rakstrarvøksturin visti vit hála korona burturúr og tá er tað ptannmátanin brúki tøl frá fíggjarmálaráðnum úr búskaparfrágreiðingini hála ið koronatølin burturúr so er útreiðsluvøksturin rakstrar útreiðsluvøksturin á leið trý komma sjey prosent sambært fíggjarfrágreiðingini búskaparfrágreiðing tvey takk fyri
ja takk so er tað uni rasmur
etakk fyri ja eg haldi hetta sær gott út í mun til visu mann hugsar um hvat búskaparráðið hevur mælt til so valdi eg tær tíðir upp á at vit halda okkum til nøkulunda tann loysnin sum teir mæla til og so eg eri glaður fyri raðfestingar sum eru við har til dømis hetta her við endurvenjing og viðlíkavenjing tað beðtíði nakað at fáa sett eitt sindur av fokus á tað men so hugsaði eg um lítið ting sum eru í landbúnaðarmálnum hetta við stuðul í sambandi við skinn at atorðingin har í at mann letur pengar í samband við djóralækna og og transport av landinum til landið aftur um um mann ikki burdi havt orðingin eitt sindur øðrvísi so at hann var møguleiki at fáa stuðul eisini í samband við virkan av skinnum í føroyum nú veit eg ikki um mann kann fáa stuðul aðrar vegir akkurát til
nei siaratger magnus rasmussen ger so væl
takk fyri harra formaður eg haldi hasa viðmerkingina um seyðaskinninið beinið víðari til helga abramsen sum nokk fer at hava taka orðið hatta er ein orðing sum er komin úr vinnumálaráðnum so so men eg haldi atta er áhugavert viðmerking sum vit eigathyggja at hitt at uni rasmussen fegnast um at tað tað eru øki sum eru praðfest sum hann heldur skilagóð tað er tað er sjálvandi gott men altso tað eru nógv onnur økir sum vit øll kundu ynskt fingu meira pengar men tað er bara soleiðisnar at vit hava sum eg nevndi ella við nevndu í álitunum brúkt hesa her varsemisregluna tað vil siga at í veruleikanum hava gjørt tað at vit hava ikki sett ferð á men vit hava heldu ikki bremsað knappliga so hetta er hetta er ein nokk so varisligi fíggjarlóghaldið sjálvur sum er í tráð við serfrøðina takk fyri
so er tað aksel v johannesen ger hava
pak fyrihara formaður øhtað er sjálvandi rætt at korona hevur rakt búskapin hjá okkum sjálvandi eisini landskassan ið er ein viðvirkandi orsøk til at ella úrslitið verður verri her tvey túsnog tjúgu og tvy tsun og inogtjúgu men visti mann lurtar eftir búskaparránum so var búskaparráið fram í heyst að tir løgdu sína frágreiðing fram og har varð sagt ati fram vit høvdu eina hálva milliard ella lítla hálvan miliard íg yvirskot í tvey túsnd g nítjan so kom at vera undirskot í tvey túsund og tjúgu uttan korona so komu korona at øki um undirskot so tá tá ið andstøðan sigur í fíggjarnevndini ati samgongan er búkti nógvar pengar og minka um inntøkurnar og tað hevur viðført vit r farið frá stórum yvirskot til undirskot so er tað sambært búskaparráðnum púrarætt
magnus rasmussen
ja takk fyri hara formaður eg havi ikki sagt at koronu úr alla skylduna men tað hevurhøvuðsábyrgdina og fyri at fáa yvirskot hevur so andstøðan ikki víst á hvussu vit kunnu gera uttan neiat hallið skal blíva vakt uttan tað mann økir inntøkurnar tað skilji eg væl men altso tað er at fáa eitt boð upp á hvussu mann kanska tálmar útreiðsluvøkstrinum tað tað sakni eg virkuliga frá frá andstøðuni hitt hitt kann eg gott fyri at halda meg til og har eru vit kanska ósamd umhvør er tað sum skal betala meir ella hvussu nógv meir skal mann betala so fyri at økja eg øki mann inntøkurnar so kann an fáa hallið minkað ella burtur men tað broytir ikki útreiðsluvøkstrin rakstrarútreiðsluvøkstri takk fyri
mia og so er tað brandur sandoy
takk frærar og formaður eg síggi í álitinum hjá meirilutanum at nevndin hevur roynt at skriva seg burtur úr hesum trupulleikanum ið havnir hava orsakað av skagum sum er komin úr av árnaveðri afturat tí so hevur nevndin eisini gjørt eina prioritering til einahavn í føroyum og tað er úti í svínoy upp á fimm milliónir tá ið mann mann vil lata mann vil lata stuðul til havnina úti í svínoy av í staðin fyri at hjálpa teg av tí samlaðu puljuni trý áttaogtretivu eitt fjúrtan sum heitir havnir so leggur mann fimm milliónir út í svínoy men mann leytir einki til nakran annan sum er komin trupulleikar er hetta er hetta vendurekkið púra púra forkert takk fyri
ja so er tað magnus rossborg
ansentakk fyri harra formaður eg haldi tað nú brúkti brandur sandoy røðaran orði at vit hava skrivað okkum burtur úr hesum her við við stormsskaðum ella brimi tað haldi eg slett ikki eg tað sum eg havi víst á og eisini segði fjølmiðlunum eg haldi ikki at vit kunnu fara at játta spesifikt til eina bestemta havn ella tvær sum hava fingið brimskaða sum hava fingið brimskaða og tað er har ið vit tosa um at fáa ein felags loysnt soleiðisnar at allar havnir sum hava fingið ein brimskaða náttúruvanlukku verða eins stillaðar tað er tað sum hatta snýr seg um sum vit hava skrivað takk fyri
so fær høgni hoydal
eina viðmerking ger so væl ja harra formaður eg haldi at formaður fígjerndin er eitt sindur ótakksaman leiklut at skula verja fíggjarpolitikkin hjá samgonguni tað er sera trupult so eg havi bara tveir spurningar annar er at margnus rasmus sagt tað nú í dag men eisini í miðlunum at orsøkin ti att stóra hallið at tað tað tað stóra avlopið er vent til hallið er orsakað av korona og tað farið at biðja han um útgreina tí tað dugi ikkiat síggja nakað grundarlag fyri at siga her hetta er ikki orsakað korona mann hevur koppað búskapin á høvdið að er tí at mann hevur økt útreiðslurnar uttan at hava nakrar inntøkur í staðin og so havi eg ein ein spurning afturat og tað er í samband við játtan til blákrossheimið sum er fínt tað hækkar men hví hækkar mann ikki eisini til til viðgerðarstovnin heilbrygd
søra magnus rasmussen tað er fóðar av friðarligum tingsalum
takk fyri harra formaður tann seinni spurningurin er nógv meira ítøkilig lættur at svara uppá heilbrigdin fekk eina meirajáttan upp á fýra hundrað túsund í ein eykajáttan í summar fyri at tað kundi verða opið í summarfrítíðini tann játtanin er framflutt tað var tað ikki hjá plagrosheiminum á nesi og tí játtaður vit fýra hundrað túsund so a tey eisini kunnu hava opið um summarið soleiðisnar sum taðr eg ynski um hjá báðum hasum stovnum í áravís so tað er til líkasum ait líkasillur hitt er eitt nógv størri mál og eg kann blíva við at siga tað sama tað sama men at siga tað at tað hevði at at tað hevði verið eitt yvirskot fyri tað um einki korona var altso altso tað er korona og korona og tað er at lesa í búskaparfrágreiðingini nummar tvey har standa tølini eisini takk fyri
ja so er tað jóhan elin poulsen ger
ja takfyri hara formaður fyrst vil eg siga sum magnus rasmussen eisini vísti væl á miðlunum at eg haldi mann trýsti varligan av bremsta hesar fíggjarlógina hjá handan fíggjarlógin er ikki ringu at forsvara búskaparliga slett ikki tað soverri er at forsvara at tað var brandir sandoy eisini inniá eg hugsi tá mann skrivar í tá ið nevndin skrivar í framtíðini asu mann vil tryggja at einki hendir í framtíðini hví skrivar mann ikki hví leggur mann upp til at landsstýrismaðrin skal stovna grunn sum virka frameftir eg tiki eisini nakað sum kommunurnar sjálvar saman við landsýrsmannkum finna útav eisini verandi skaðar hví hví upp á einlanna máta føli eg at mann skrivað sum um at farið er farið tað okur fáa ikki gripið inn her óðansað og so koma mann frameftir hetta lka vísir sum p á ein máta sum ummá mann ikki hevur u til at seta eina krónu ella stovnndan her grunni visi t er treytin fyri at landa um at spýda inn fyri at fáa sovnar grunnum til at virka aftureftir annars hevði tað verið upp á sítt pláss at mann fekk eitt plástur á sári til hesi plássini sum eru komin ótrúligani illa fyri tað haldi eg at løgtingið hevur
magnus rasmus
sentakk fyri harra formaður eg kann endurtaka taða sum eg havði sagt fyrr at eg haldi ikki tað er rætt at vit sum fíggjarnevnd fara at játta til onkra einstaka havn eg havi fult sympati og vit skriva tað eisini at hatta rakar hart og at vit ikki at skriva at tað skal virka aftureftir so so liggur tað hvussu í mínum at tað er tað sum hendi í vár at mann kann líkasum taka tað har frá og og ikki bara hyggja frameftir men men tað eru tvær kommunur sum haldi ella tríggjar sum skrivliga havr søkt tí fleiri sum hava ringt og taðer fleiri sum fara at søkja og tí kunnu vit ikki byrja við at seta eina bestemta upphædd til eina havn ella tvær sum hava fingið sum hava fingið sum hava fingið skaða avó
krimeg takk fyri ja takk so er tað kristina háfoss sum fær orðið
vælja takk fyri harra formaður ja til aðru viðgerð er so fíggjarlógaruppskotið frá landsstýrinum fyri tvey túsund og einogtjúgu og eg skal lesa álitið hjá aksel ve johannesen og mær sjálvum vegna javnaðarflokkin og tjóðveldi hetta hevur verið eitt serstakt ár sum vit øll vita sum hevur verið øgiliga merkt av koronafarsóttini og vit kunu ølt fegnast um at tíbetur hava vit ikki verið so hart rakt í føroyum av hesi farsótt tí atøll eru komin fyri seg sum hava verið í rakt av farsóttini og búskaparliga gongur tað eisini framhaldandi øgiliga væl í føroyum tí mæla búskaparráðið og landsbanki føroya millum onnur eisini frá at vit seta enn meir ferð á tann føroyska búskapin hinverin verður heldur ikki lt mælt til at seta stórar sparingar í verk vegna koronastøðuna men heldur at halda verandi virksemið koyrandi og hesum taka vit undir við vit vísa á at útreiðslurnar í samband við korona eru sjálvandi í lagi men umframt hesar so hevur landsstýriðøktar afturvendandi leypandi rakstrarútreiðslurnar alt alt ov nógv samanlagt tosa vit um eini seks hundrað milliónir krónur og umleið tólv prosent rakstrarvøkstur eftir bara tveimum árum síðan faktiskt minni enn tveimum árum og hetta er ein metstórur vøkstur í landsins rakstri í nýggjari tíð samstundis so hevur landsstýrið eisini valt at minka um inntøkurnar hjá landinum og uttan at seta nýggjar inntøkur í staðin og hetta er sjálvandi ikki nøktandi

og til samanberingar so minnast vit attá ið vit í undanfarnu samgongu góvu stórar skattalættar til lág og miðallønt so valdu vit at fíggja hetta millum annað við hægri tilfeingisgjøldum og har við býta virðini í javnar í samfelagnum eisini góvu vit stórar hækkingar til fólkapensjonistar og sum vit minnast so fíggja vit hetta millum annað við at hækka inngjaldið til samhandsfasta tí tað er neyðugt visti mannskal hava tamarhald á landinum at í tann mun man økir teirr einstaði so má mann eisini halda aftur enum øðrumstaði og í tann mun mann minkar inntøkuna einstaði so má mann eisin hava dirvið at taka tað inn an øðrumstaði úrslitið av tí førda politikkinum er at tað stóra landskassaavlopið sum vit høvdu í føroyum øll tey undanfarnu fýra árini og vit minnast í tvey túsund og nítjan varð eá nærum hálv milliard í avlopi er vent til stórt hall í tvey túsund og tjúgu longu eisini tá sæð verður burtur av útreiðslum orsakað av koronustøðuni og hetta er ikki nakað bara vitvísa í álitinum hetta er búskaparráðið eisini víst á og eisini boða alment frá so tá ið undanfarni røðari fíggjarnevndaformaðurin vísti á at tað var nakað annstøðan hevði funnið uppá so er tað ikki rætt tíverri tykist eingin landsstýrinum at vera góður við landskassan hall á nærum tvey hundrað milliónir krónur komandi ár uttan korona og enn meir tá vit nú hava fingið útreiðslurnar í hvørn fall ávísar útreiðslur til korona við í fíggjarlógaruppskoti og vit vísa á at hetta er ein rokning sum skal rindast fyrr ella seinni og hana koma vit øll at rinda javnaðarflokkurinin tjóðveldi vísa á í álitinum ati um so er at vit fingu møguleika at byggja eina fíggjarlóg upp frá grundini so høvdu vit bygt eina fíggjarlóg gundað á størri sjálvbjargni meira samhaldsfesti og eisini størri burðardygd tí at vit vilja byggja okkara samfelag á tryggargrund og varandi grund og vit vilja eisini byggja á ein skynsaman fíggjarpolitikk tí vit vita hetta er tað skal til fyri at skapa hesa tryggu grundina uttan undir okkara vælferðarsamfelag nú og frameftir okkara ynski er at vit høvdu fingið eina fíggjarlóg sum hevði har vit virkað fyri einum føroyum har øll hava møguleikar at skapa sær tað lívið tey ynskja har vinnan hevur góðar umstøður at trívast og mennast í har vit lyfta í felag og har vit taka atlit til bæði nútí og til okkara eftirkomarar har grøna umleggingin verður framd í øllum lutum og við øllum teimum amboðum ið tøk eru og har sjálvbjargni og burðardygd er grundleggjandi í øllum tí vit ynskja at fremja bæði umhvørvisliga sosialt fíggjarliga og samfelagsliga tí hava vit eisini lagt fram eina ein ein fíggjarkarm í álitinum har vit vísa á at tey yvirskipaðu fíggjarpolitisku málini í okkara fíggjarlóg fyri komandi ár høvdu verið ein rakstrarvøkstur á fimm milliardir fýra hundrað og ýrahálvfems milliónir ein íløgukarm pá fýra hundrað og einoghálvtrýss milliónir og inntøkur á fimm milliardir níggju hundrað og níggjuogfjøruti milliónir krónur hetta er givið eitt lítið avlop á fíggjarlógini komandi ár í mun til eitt hæll á meir enn tvey hundrað milliónir krónur hjá samgonguni hesin fíggjarkarmurin er grundaður á at vit vit meta at ein rakstrarvøkstur samlaður í teimum leypandi kútrarslið hjá landinum upp á trý komma fimm prosent komandi ár í mun til mett fyri ár ári í ár er nakað sum vit áttu at kunna smíða eina góða fíggjarlóg innanfyri íløgurnar liggja á leið tí sama støðunum sum tað uppskotið sumlandsstýrið legði fyri løgtingið meðan inntøkurnar har hava vit mett inntøkurnar vera nakað hægri og innan fyri omanfyri nevnd fíggjarkarmar til rakstrar íløgur sum vit vísa á í álitinum so velja vit eisini at gera nakrar raðfestingar í mun til tað uppskotið sum lands hevur lagt fram og vit hava lagt okkum eftir at allar meirjáttanir eru fullfíggjaðar við samsvarandi minnijáttannum og har kann mann siga at í fíggjarnevndini hev tað verið eisini ett samstarv har mann hevur hugt neyvar at summum játtanum eitt nú til lógarbundum játtanir og annað og vit í andstøðuni hava so lagt okkum upp at teimum metingunum sum mann hevur havt í felag hyggja vit nærri at tannum broytingaruppskotinum sum vit hava í álitinum frá okkum javnaðarflokkinum tjóðveldi so eru taðn millum annað nøkur átøk fyri at gera okkum sjálvbjargnari har er játtan til fyrireiking og heimtøku av farsóttarlóggávuni og av landslæknaimbatinum har er eisini størri játtan til átøk innan landbúnað at gera okkum meir sjálvbjargin við landbúnaðarvørum millum annað við mat og moldmentanaskiðnstyrtir og hyggja vit annars at einum øðrum minnilutaáliti har sum bara tjóðveldið stendur á so mæla vit eisini til at skerja ríkisveitingina við við helvtina og inntøkuvøkstrinum metta v inntøkuvøkstrinm næsta ár at skerja ríkisveitingina við hundrað og einogtjúgu milliónum vit hava eisini fleiri broytingaruppskot sum mava til endamáls at knýta okkum tættari saman sum land og sum fólk at styrkja samanhaldið vit hava jú sæð skili við skipinum hjá trandfaraskip landsins tað er blivin meira og meir sjónligt hvussu átrokani ta er at vit fáa bygt fleiri skip vit hava tí sjálvandi játtan til prosjektering av nýggjum skipi til strandfaraskip landsins í tvey túsund og einogtjúgu eisini samsvarandi einum uppskoti sum tjóðveldið hevur lagt fram fyrr í hesi tingsetuni og mæla eisini til at vit eru komandi árini tvey túsund og tveyogtjúgu t og fýraogtjúgu seta eina størri játtan millum fimmoghálvfjerðs hundrað milliónir av árliga so at man knn fáa bygt veruliga endurnýggja flotan hjá strandfarasskipunum landsins vit mæla eisini til at eitt nú ítróttaháskúlin í vági at eftirskúlin í tvøroyri og á listaskúlin á sandi fáa eina økta játtan dalstunnilin har standa eisini hesar níggju milliónir krónurnar landsverk hevur víst á at tað er als ikki nøktandi fyri at kunna t taðhava tað ferð á byggingini ella borðingini sum mann heldur er tann rætta og tí mæla vit eisini til at økja játtanina til dalstunnlinainakað og eisini komandi árini sum vkoma skjótar á mál við tí verkætlanini av øðrum broytingum so mæla vit til ativeita játtan til selatraðjar vegin og eisini til at aspaltera vegin millum kirkju og hattarvík sum hevur stórliga brúk fyri tí umframt eisini at vit hyggja nærri eftir eini ferðslutrygdarætlan vestur í vágum og seta pening av til tað og tað skal sjálvandi gerast saman við kommununum har vesturin hyggjakut nærri at átøkum innan útbúgving og mentan og mál so mæla vit til at seta neyðug á játtan til fróðskaparsetur føroya soleiðis at vit fáa útbúgvið fleiri námsfrøðingar og sjúkrarøktarfrøðingar vit hava eisini sett meira játtan av til ísf og til musikkskúlan ogvit hava fingið a upplýst fíggjarnevndin u musikkskúlin hevur langa bíðilistar og við eina eykajáttan sum kunnu tey hjálpa væl upp á tan bílistan og ótrúliga fegin um at sígja meirilutin hevur eisini valt at seta eina komma tvær milliónir eyka til musikkskúlan vit vita at tey vevður arbeitt eina tíð eisini heftar við føroyska málinum at fáa tað inn í talgilda tøkni og og aitt ynskir eisini um at fáa meiri føroyskt undirvísingartilfar til fólkaskúlan o miðnám so har havi eg sett eina játtan tó tað at tað eg krevst enn meir fyri at koma á mál vit hava fingið greið tøl tíviðvíkjandi lisa hevur eisini verið inni og tónleikarar aso umboð fyri tónleikara hava eisiniverðini í fíggjarnevndini og hava víst á hvussu hart raktaer av koronastøðuni samstundis sum hjálparpakkarnir fóru úr gildi seinast í august so vit mæla til at seta einøktarjáttan av til mentanargrunnin soleiðis at hesin kann seta í verk nøkur átøk sum kunnu stimbra okkara tónleika tónleikaøkið kann mann siga og eisini listina sum heild og vónandi tekur løgtingið undir við tí vit hava eisini víst á at verkætlanin hjá kringvarp føroya at tað er neyðugt at seta pengar av til tað eins og víkingagarðin í hovi eisini fara ta játtan viðvíkjandi grønu umleggingini so er ein játtan har til at stuðla orkuskiftunum og grønum átøkum og tað er bara ein lítil partur av øllum teimum átøkum vit skulu gera fyri fremja ta grønu efulnar men vit hava so valt at seta eina játtan av til tað og tá tað kemur til t størri samhaldsfesti ikki minst altjóða samhaldsfesti sum mæla v til at seta meira av til neyðhjálp vit mæla eisini til at reyðikrossur og berin fara eina økta játtan av øðrum átøkum kann nevnast at vit eisini mæla til at styrkja rúsevniseftirlitið hjá taks og akkurát tann seinasta broytingin har har eru so full semja kann man siga í nevnduna og ta broytingina nú tíðin farin men sum heild hava vit eina røð av broytingum sum vit meta kundu verið gagligt fyri at fara land sum kundu gjørt at vit fingu eina fíggjarlóg við meiri sjálvbjargni við størri samhandsfesti og við styrtu styrtari burðardygd eisini

minnilutaáliti vis líka kann nevna tað afturat harra formaður so undirstrika at ati eg sjálv vegna tjóðveldið havi so ein sæð broytingina afturat har ríkisveitingin verður skorin við tað sum svara til helvtina av inntøkuvøkstrunum hjá landskassanum í tvey túsund og einogtjúgu er tað hundrað og einogtjúgu milliónir og tað er einn leistir sum halda vit áfram við tí leislunum tey komandi árini so kunnu vit eftir fáum árum fáa eina fíggjarlóg sum verður frí avríkis
tsveitingini og tað hevð verið rætt verðunat fara ja so var tað viðmerkingar fyrst er tað kristian andreasen ger so væl
takkfyra hara formaður eg havi lisið álitið hjá minnilutanum og eisini hjá kristin háfoss og hon sigur ílla tey siga at tey skuldu hava yvirskot á fíggjarlógini komandi ár men hvussu tey koma fram til úrslitið tað havi eg ilt við at skilja altso eg gangi út frá at mann skal minka onkrar útreiðslur s fæn spurt hfvøroyar eisini at mann skal æ eisini saktans vaksa um inntøkurnar og sum fari a fri at spyrja hvussu ger mann tað og hvussu fær kristin háfós roknstiki a hanga saman tá mann samstundis skal selja ríkisveitingirna við ja eg vei iki hudra og inogtjúgu miliónum krónum tá tá hanga eingin tøl hjá mær longur saman so eg má tað lígka fáa en útgreinin takk fyri
kristin hawuus
tann fíggjarkrarmurin vil leggja upp til har er tað verður tað víst til at vit meta ein rakstrarvøkstur samla sað á fíggjarlógini í mun tilhvann vit meta at altso rakstrarútrarslið hjá landskassanun verður í tvey túsund og tjúgu so trý komma fimm prosent í tvey túsund og einogtjúgu tað hevði verið nøktandi tað merkist umleið trý fýraogtrýss milliónir lægri rakstrarvøkstur enn tað sum landsstýrið kom við íløgurnar liggja á sama støði og inntøkurnar meta vit eru umleið hundrað milliónir hægri hevði verið hóskandi støði tá leggja vit millum annað upp fyri at tilfeingisinntøkurnar høvdu ligað sama støði sum í tvey túsund og nítjan tað er umleið fýraoghálvtrýss milliónir meira enn tað sum landsstýrið hevur mett vit síggja eisini fyri okkum at tað er møguleiki fyri til dømis nógv teimum inntøkunum sum føroyingar hvørja ferð vit keypa okkurt á netinum nógvar talgildar tænastur har fella avgjøldini til lond uttan fyri føroyar at fara í samráðingar við tey londuni um at fáa tær inntøkurnar aftur til landskassan og vit vita eisini at nakrar kvotur verða fluttar tvørtur um ár sum eisini fara at geva okkum eyka inntøkur so tað er innroknað í nei inntøkupartin samanlagt ber soleiðis til at fáa eitt lítið avlop men tað er rætt minka vit blokkin við hundrað og einogtjúgu milliónum so verður hallið eisini umleið hundrað og seytjan milliónir tað sum vil leggja eftir hesum leisinum og tað er framhaldandi eitt munandi minni hall enn tað sum landsstýrið og samgonga leggja upp til sum er oman
áfyri tvey hundrað milliónir uttan bloknisku o er tað bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri ja eg vísti á til fyrstu viðgerð neyðug hvussu neyðugtað er at vit seta pengar av til endurnýggja strandfarðarflotan vit vita at samgongan herur sett null krónur av hesi árini hendan samgongan situr null krónur sum ein fólkafloksmaður so væl skrivar so heldur samgonga nólsoyingar og onnur oyggjarfólk fyri tað turra spott tí tey seta ongar pengar av til at endurnýggja flotan eg væntaði faktiskt at síggja ti broytingaruppskoti frá samgonguni men tað er heldur ikki við kann kristina halfólts forklára hvussu tað ber til at mann ikki setir pengar av til endurnýggja ein flota sum er fullkomiliga avoldaður og har mann veit at attaná avloysaraskipi sum hevur havt stórella sum ikki er so heppin at tað er neyðugt at fara undir at byggja nýggjar fergur so at allar oyggjarnar fáa nýggj skip hvussu ber tað til at
tað ikki raðfest takk fyri kristina páfoss
ja tað er ein góður spurningur eg haldi eg komi øgiliga týðiligt fram í fíggjarnevndini at tað er alstórur tørvur á at løgtingið nú kemur saman um og setir tað neyðu pengarnar av til at fáa endurnýggja tey skipini sum eru hjá samferaskepbil landsins vit síggja ter jú tað er ein katastrofa sum tað er nú at vit ikki langt síðan erufarin í gongd við hesæar endurnýggjan tað er ómøguligt annars at tryggja tað góða sambandið øh eg haldi tað vísti eisini undir viðgerðini av tí uppskotinum sum bjørt samelsen jú legði fyri løgtingið vegna tjóðveldi um at fáa eina meira langdarætlan við endurnýggjan skipinum yvir nøkur ár tað vísti eisini at jalið a undirtøku fyri teg í løgtinginum so eg vóni bara nú hevur meirilutin ikki sett ta í áliti hjá ítil hesa fíggjarlógina men eg vóni at vit undir triðju viðgerð um ikki annað kunnu vit fáa eina veruliga viðgerðer á løgtingi og kanska kunnu vit fáa eina semju um at seta pengar av soleiðis
so at vit fáa hildið áfram við eit bygt nýggj skip ja og so fær billjustinussen eina viðmerking
ja takk fyri harra formaður burtursæð frá retorikkinum so haldi eg at uppskotið frá andstøðuni minnir nokk so nógv um uppskotið frá meirilutanum í fíggjarnevndini vit eru rættiliga samd um sera nógv viðurskifti og eg haldi at í báðum álitunum sær mann at rættirsnórin sum vit hava fingið ella vegleiðingin sum er komið frá búskaparráðnum er at mann skal ikki spennist for nógv út men mann skal heldur ikki tátta for nógv í og tað hevur verið meginkósin hjá meirilutanum og eer er ikki soleiðisnar eisini eg skal skilja álitið frá kristina hafoss og aksel johannesen at at tað er mann heldur seg nøkulunda til ta vegleiðingina
skilji eg tí
jú eg haldi øll fíggjarnevndin eru samd um at vit skuldu ikki spara for nógv og vit skulu heldur ikki seta ferð á tað eru vit púra samd um har sum vit ikki eru samd tað er í tí upprunauppskotnm sum landsstýrið kemur niðan í løgtingi við har er longu lagdir inn ein so mikið stórur vøkstur sum ikki bara er verandi virksemi men man meir afturat at tað er nakað sum samfelagi iki heldur til í longuni og tað har við vísa á at við so stórum halli í so góðum tíðum sum vit hava nú og enntá áðrenn vit tosa um útreiðslukorona so verur tain rokningin skal rindast fyr ella seinni og tíverri vís tað seg ofta at tað er tey sum hava lægsinntøkur sum fáa ta størstu rokningina tá ástendur og tað ynskja vit ikki ah hyggja vit sjálvt at teimum einstøku broytingaruppskotunum í álitunum hjá meiriluta og minniluta so eru tað nøkur sum ganga aftur men tað eisini nøkur sum ikki ganga aftur vit mæla til dømis at seta pengar av til at fyrireika heimtøku av farsóttarlóggávuni og og landslæknaembatinum og til at fáa endurnýggja skipini hjá strandfara landsins fyri at nevna nøkur dømi og vit hava eisini funnið fígging til hvussu vit gera hatta so vónin er a at samgongan vil hyggja jaliga eftir onkra tanmum broytingaruppskotinum sum vit eisini mæla til øtil í hvørfallil triðju viðgerð
ja takk so er tað næsturøðari aksal johannesen ger so væl
øhvit hava eina aðru viðgerð av fíggjarlógini og uppskotini hjá landstýrismanninum í fíggjarmálunum jørgun niclasen men mann kann staðfest ta at tað gongur væl í føroyum og tað hevur gingið væl nú í einum sjeyog átta ár í føroyum vit hava havt viðvint p á allar møguligar mátar tað hevu verið nógvir uppsjóvarfiskur onkur ár eisini nógvir botnfiskur og aluvinnan hevur bæði havt vaksandi nøgdir man eisini methøgar prísir samstundis u rentan hevur verið lá og oljan oljan so tað hevrður gingið óalmindiliga væl í føroyum og tað hevr verið í arbeiði tál allar hendur og er framvegis eisini arbeiði til so at siga allar hendur okkurt bakka sær út t at vera beint nú men eg haldi at tey fyrst og fremst eru orka korona eisini um viti hyggja eftir nú hoyrdi mann í morgun at vøkstrin i í lønarútgjaldið kdi steðgar upp men tað her kanska esini nóvar korona at gera tí vit vita tað at prísirnir á fiski e farnn niður í helvt tað ger eisini mannin karn a fáa lækrið hýru og ferðavinnan er næstan óvirkin tað gera eisini at har verur minni goldið út í lønum so eg vænti tá ið korona er av so fer bæði prísur a marknaðinum fyri fisk og og laks og ferðavinnan taka dikasi aftur um ikki koma heilt upp har aftur ig vóru frammanundan so so so verður tað tætt við meni tað hevur verið diskiterað hetta her við at korona er orsøkin til undirskotið tað er ikki rætt sambært búskaparráðnum sjálvandi hevur korona neiliga ávirkan á fíggjarlógina eisini og eisini roknskapin fyri tvey túsund og ogtjúgu men sambært búskaparráðnum so høvdu vit at slakað hálvan milliard í yvirskotið seinasta ár og í ár so høvdu vit undirskot haldast høvdu tvey hundrað miliónir áðrenn korona so tað e ikki korona sum er enorsøk til a vit farin til undirskot men emorgun keddi meg eit sindur av av tí at tingfundur var útsettur so eg las meg setti meg lesa og lurta eftir las álitið o i leppa at lurta eftir orðaskiftunum sum var her frá tveimum árum síðani seinasta fíggjarlógin sum tábernssamgongan legði fram og eg má siga at tað álitið sum andstøðuumboðini umboðini hjá sambandsflokkinum g fólkaflokkium í miðflokkinum bárður stei nielsen jacob vestergaard blju biljustinussen skrivaðu at tað er eitt av tí ljótast á álitunum eg haldi tað ljótast ta sum eg skrivað í í løgtinginum nakrantíð um ikki ljótast ast hvussu ímillum tey ljótast eg ætlaði mær at lesa ei lísindur burtur úr tí so tað er a n heilt stutt brot og tað takið er ikki tað ringasta men bara lítlan partur av tí og tá mask ansa eftir hat mann sigur o ikki minst hvat mann skrivar tí ma kann líva raktur av tí sjálvur seinni øh millum annað so samanlíkna távarandi landsstýri og samgongu við pergynt og tað verður sagt soleiðis frá hopi fuld ung til celv til frets woksen og til cis zomdsistitonerett eldri tað er sammelinarzhais celv meta eitt skrelleytt leið lakpolak uten inkerni fyri perkynt var lívsreglan at krúpa uttanum har var eitt brot annarshái er sagt víðari uppskotið er hitt mest fiktiva sum nakrantíð hevur sæð dagsins ljós og av tí sama tolir tað illa dagsins ljós sambært uppskotinum verður avlop landskassans fýra hundrað og tríggjar milliónir krónur men hetta tal fer á ongan hátt at halda var longu har skal en upplýsa at altso ikki bara helvt vit fingu størri yvirskot enn fíggjarlógin vísti tað bleiv sagt millum annað hetta er ikki lestnaður fyri særtarsálir tí útreiðsluvøksturin var so ógvusligur yvirskotið var alt ov lítið og øll koma at betala meira til hetta balla hattavit bara ein brotpartur av tí sum tey sum nú sita samgongu søgdu tá so vit líka minna á tá vit høvdu tað árið eitt yvirskot á fýra hundrað og sjeyogtretivu milliónir krónur í samla eitt fýra ár á tíðarskeið høvdu vit eitt yvirskot á eina komma fimm milliardir krónur har útreiðsluvøksturin fyri alt valskeiði fýra ár lá ímillum seks hundraðog hálvtrýss seks hundraðog álvfjerðs milliónir krónur nú hava somu persónar sum skrivaði hetta álitið sita teir í valdi og fýra hundað g áltrýss milliónir í yvirskotið er vorðu til undirskot fyrsta ár fyrsta ár og tað var eisini undirskot næsta ár og sam bært búskaparn ikki orsaka korona korona ger tað bara verri teir hava økt útreiðslurnar ella tey hava økt útreiðslurnar við næstan seks hundrað miliónum aftan á fimtan mánaðr uttan korona altso tað sama næstan tað sama sum undanfarna samgonga gjørdi í áttaogfjøruti mánaðir hava teir megnað at á øktu útreiðslanar við upp á fimtan mánaðir teir persónarnir sum søgdu at hetta var iki tasálur tyl útreiðsluvøksturin var so stórur so eg haldi ati at tað sum samgongan eru avrikað higartil hevur ikki verið gott og tað er ikki verið langt frá gott nokk øh vistu vil samanlíkna bara taðska samanlíkna undanfarna samgongu við hesa samgonguna so gjørdi mann eisini nógv átøk undan farna samgongu men mann royndi altíð at halda útreiðsluvøksturin niðri hann lá í miðal á trý komma fimm prosent um árið og tá ið mann gjørdi stór átøk sum fíggjarmannátøkin millum annað lækkaði mann landsskattin úr tjúgu prosentini ír fimtan prosent hjá gog miðalløntum men so tók mann meira inn í tilfeingiskeldum fólkapensjinistarnir fingu munandi meira men man hækkaði inngjaldið í samhaldsfastan og hyggja vit eftir sjúkrahúsverkinum so fingu tey ein vøkstur sum lá ímillum fimm og seks prosent í miðal tey fýra árini men alíkavæl so samlaði vøksturin trý koma fimm prosent tað vil sigat onkur annar fekk minni men higartil teir fyrstu fimtan mánaðarni so hava øll fingið meira eingin hevu fingið minni um mann hevur minkað inntøkunar við meira enn hundrað milliónum krónum uttan at taka nakrar inntøkur akrar aðrastaðnis tí er mann farin frá einum yvirskoti til eitt undirskot vit kundu øll ynskja at gera tað betri fyri øll møgulig at gera lættar á inntøku síðuni at gera raðfestingar á útreiðslur síðuni men vism han ikki hevur fyri eyga at hann má hanga saman fíggjarliga so kemur rokningin fyr tað sógu vit eina rokning send á samgongun seinastu viku tað var at hækka heilsutrygtargjaldið sum allir føroyingar vanligan verkafólk pensjonistar og onnur skulu betala lísindi morð til heilsutrygd annars er samdur við bæði pilisinusar vinnialdi o magnus rasmussen og búskaparráðið at vit kulu ansa eftir ikki høgga prensurnar í tá ið støðan er sum er vir korona og tað ger samgongan ikki men hvat er at føra nakað víðari sut mnhyggur eftir útróðsurvøkstrinum í mun til seinasta fíggjarlóg so vksar vaksur raksturin fimm prosent og tað er væl óvarft ímiðal har siga vit og tað er seog hvus inna háfoss sum sum andstøða eg haldi ruttavang ruttvang er eisini nøkum lundir har atútrerðsvóksurin skuldi ligað á leið trý komma fimm prosent so var tað ganska myndligir útreiðsluvøkstur sum ikki ávirkar búskapin hvørki positivt ella negativt eg skal nevna onkrum av onkrari av teimum raðfestingunum sum vit í andstøðuni mæla til øh tað eri vit hava so skorið eg haldi at samgongan hevur skorið sirka fýraogtretivu fimmogtretu miliónir ofta er tað kanska eisini tilmæli frá landstýri num tontar ber ber til hart vit so hava tikið sirka einogtretivu milliónir av tí við í okkara ía skerjingum og so hava vit øktíløgurnar við við góðum tíggju milliónum og raksturin við smáu tíggju millivðsmáum tjúgu milliónum men tað vil siga tað er alt dekkað øhvið teimum sparingum sum eisini verða gjørdar kemur til til til íløgur samæla vit millum annað til at man setir fýra milliónir av til strandferðsluna her í tvey túsund og einogtjúgu soleiðis at mann kann prosjektera eitt nýtt øskip til standferðsluna vit fingu eitt skip nú fyrr í mánaðinum sum kanska fekk eina óhepna byrjan men tað er neyðugt at fara undir at endurnýggja ella flotan hjá strandferðsluni tí hann er gamal so mæla vit eisini til at mann setir lýs meir pengar av til dalstunnilin nú verður ein stórur partur játtan ár flutt til næsta ár tað skal man bora døgnir árið runt so skal játtanin liggja ímillum átjanogtjúgu milliónir sambært landsverk og so mæla vit til at tá túsund og tveyogtjúgu so játta mann tað eitt annað ikki nakvar stór mál soavst seta lýsir av pengum av til at asfaltera vegin ímillum kirkju og hattarvík tað er ein vegur sum sum kom íáv haldið hann komin íj hn seksogfýrs mann ikki asfolterað vur síðani tá og tað er ikki altíð mær kann leggja at í hattarvík ofta kanneg legja at í kirkju og visti mnn afalterar tann vegin soer tað hvusu hein fín farleiði at koyra tá mann kkisleppur at íð tann ritan ikkisleppur at so mæla vit eisini til at seta meira pengar av til umhvørvið umhvørvisátøk har er ein játtan dag upp á up á upp á fýra milliónir vit mæla til at hækka upp á seks komma fimm milliónir tí tað er eingin ivi um at tað er neyðugt at gera nógv umhvørvisátøk g her hugsi ikki bara um grøna orku tað er sjávandi fimtinra miklið partur av tí men tað er eisini at vit gera alt tað sum it kunnu fyri at fara væl viðokkar umhvørvi og halda ta roynt í so stóran mun sum tað evirhøvur ber til og har kunnu fólk sum søkja pengar og á tann hátt sum hava góðar verkætlanir um hvussu mann kann betra um okkara umhvørvi fáa pengar frá ig mav loysið til at hækka játtaninrtilmus ikkskúlan soleiðis har langir bíðilistar hevur løgtingið finkið at vita við eina komma rim milliónum hækka játtanin til ísf fyri eina millión tí at tað er neyðugt sambært ísf tí ter hava munandi minni pengar at arbeiði við nú enn teir hava havt orsakað av ella fáa færri pengar frá kipskjenhesi og so eisini heta her við havnir sum fleiri onnur vnnjav vit vita at fleiri kommunur eru komnar stórar trupulleikar við ati at havnarløðin er farin millum annað í hvalba og dali og aðrastaðnis har hava sett ein lítla upphædd av og so hava somu viðmerkinar nøkulunda sum samgonguumboðini at landsstýrið arbeiðir við at gera ein grunn saman við kommununum eitt annað sum eg haldi e rættastan týdning tað r hevuvur tað sett eina millión av til neyðhjálp meira neyðhjálpin í føroyum frá landinum ikki frá privatfólki og fyritøkum men frá landinum hevur verið syndarliga láokususitað soleiðis men undanfarna samgonga hækkaði hann so úr trimum milliónum upp á níggju komma tvær milliónir tíverri svaldi hendan samgongan á lækkaná niður aftur seinasta til seinasta fíggjarlóg við við tvey hundrað túsund niðurn níggju milliónir men eg haldi at vit sklu eiga at halda á at hækka ta játtanina sum hava vit sett eina millión av afturat soleiðis at at tað ikki bara er privat húsarhald og fyritøkur sum eru ófør at stuðla og veita neyðhjálp men á landið eisini gongur áddað takk fyri harra formaður
ja so er tað nakrar viðmerkingar hegin mortensen fyrst gersuvæl takk fyri harra formaður e i lítil viðmerking til aksel johannesen ein fín røða og góðu tjøgnumgongd meneg kundi hugsa mær at spurt aksel ve johannesen um hann metir at henda fíggjarætlan sum fyriliggur er rættvís tá eg sigi rættvísi er fordeildi rímiliga væl runt alt landið ella laðarum dykkin tá ið mann hyggur eftir líkasum eeum íløgum og teimum har sum hannn hækkar raksturin serliga tí a verður fíggjarnevndini so virkar tað sum eina fíggjarætlan hon er altso frá eysturoynni og norðureftir og so er restin null allastaða og tað undrar meg ótrúligt nú nevndi aksel vet johannesen nevliga kommunurnar at tað vór illa fyri poggrunda av av tí sum var hent á havninum at av brimi og mitt í tí heila so fær mann fimm milliónir krónir til til at gera havnina í svínoy og pluss tað nú skal mann eisini gera eitt bátasavn í svínoy mitt í tí heila allar aðrastaðnis um klandið eingin fær nakað har tað kann ikki var rætt sjúkrahúsið í klaksvík taðfar tekniskar skúlufar glorir klaksvík heimleysi heimleysi er eisini her í miðøkinum
frá til hannar er kompliðið at nevnt niðureftir og tað undrar meg øgiliga nógv er tað rættvíst hendan fíggjarætlan ja so er tingfundurin settur aftur og fyri loyvingarsyni fær loyving til at svara upp á viðmerkingar gjaldsøkja hann sín ja tað endaði okkurt eina við viðevnum spurningi frá heri morsen at hann spurdi um hann ikki bara í avís og øki í landinum játtaði pening sjálvans

kan man fegnast um at at har pengar verða játtaðir men men eg haldi a mnn kundi eftirlýst milum annað efta her við havnir har tað eru fleiri kommunur su kunnu rætastak illa fyri bæði sandoynni og í suðuroynni orsakað av at havnarløgini hava fingið ógvusligar skaðar í stormi tað hevði saknað at mann eisini játtaðien
pengar og kanska hugsa okkum gera nakað og sjálvandi suluvit fegnast um tað geri eg sjálvur og tað veit at vit øll javnaðarflokkin gera at fjøruvepurin kemur í í runavík nú men innkominveðurin í havn haldi eg eisini má koma tí skal ferðsluni glíða so má tað vera som má tað vera sum a má loysa ferðslutrupulleikarn báa báðumegna við tunnilsmunnan ja takk so er næsu viðmerkjar tegl kristian andreasen ger so væl takkfyri hara formaður akselve johannesen gjørdi nógv burturúr at greiða frá fíggjarlógini fyri tvey tsun og nítjan hvar ið hann hevði lagt eina fíggjarlóg fram sum gav ýrahundað miliónum yvirskotið í dag síggi eg í álitinum hjá akseve johannesen at hann í dag skjútu upp á eina fíggjarlóg sum er hetta eitt yvirskot up á fýra milliónir talil siga vit tað e einmunur upp á fýra hundrað milliónir
so akstavir handelsen er lagdur samd við mær við tí at umstøðurnar eru broyttar munandi í dag í mun til hvat teir vóru tá
og tí skilli egki orligani at mann tosar um at tøma landskassan og sovíðari eg kundi esini afa hgsaðmær at spurt altso hvrjari hvørjar hvørjari hvørjar útvarpuri skulu skuldu vekk og og og hvussu skav man ga sig upp til pluss fýra milliónir á fíggjardegini takkfyrar formaður ja takk ger sovæl akseljohannesen ja takk fyri øh alto meg man bara lurta eftir búskaparráðnum so vita vit vit høvdu fýra hundrað og sjeyogtretivu milliónir í yvirskotið í tvey túsund og nítjan og at undirskotið sambært búskaparráðnum hevði verið tvey hundrað miliónir uttan korona við korona fimmhundrað miliónir so samgongan hevur klárað at eg ei eg sen siga oysla tað yvirskotið burtur tað er hvussu í hvørvið øh og hendan fíggjarlógin byggir sjálvandi herðanna undanfarna fíggjarlóg har mann longu hevur
tað er farið frá yvirskot til undirskotin og so mást viðhalda hvat um hvat skal
sigur andstøðan hvær skulu vit spara altso áðrennmann ger raðfestingar so mum at gera tað klárt ókey su vit skuldu hava pláss við es raðfestikneppeint so mugu minka útreðsluna okrar aðrastaðnis eg vísti bara at undanfarna samgongan kláraði øll fýra árini at halda útreiðsluvøkstuin niður á trý komma fimm prosent og tá ið vit gjørdu átøk bæði útreiðslur síðuni og inntøku síni so fingu vit tey fíggjaðu á stóru átøksum kostaði nógvar pengar pp á tann mátanhn kláraði landskassan at hava yvirskot øll fýra árini og eisini stór yvirskot ja takk er tabjarni hammer fena viðmerking gersuvæfyri harra formaður sum aksel johannesen ber fram so hekk tað saman seinasta samgongu tá mann gjørdi nakrar tá mann gav nakað lættar jam so tók mann eisini nakrar inntøkur so tað heksk saman men spurningurin til aksel johannesen tað er at kanst tú líka einaferðsær at endurtaka tí eg haldi ikki øll fingið gjørdur við hvussu stórk bleiv yvirskotið hjá undanfarnu samgon
samans og hvussu stórt er so undirskotið higartil gjøgnum níggju takk fyri
hjaha formaður gæ johanesenja akk yvirskotið hjá undanfarnu samgongu altso í tey fýra árini tilsamans var eina komma fimm milliard tað sær út til at eg undirskotið í ár verður fimmhundrað miliónir í næstu ár tveyhundrað miliónir sambært fíggjarlógini men har sum sn lurtari búskaparan so er hann stórur partur av undirskotunum orsakað av avav korona men hevði tú ikki havkoronarætt samfelagið so sigur búskaparáið undirskotið á ár vyrði tveyhunrað miliónir so tað kanska verður null í næsta ár okur svorðið egvet ikki
ja
takk so e ta biljustinessen eina vimerking ger so vælja takkfyrihra formaður ja aksel gjørdi nógv burturúr at samanbera undanfarnu fýra árini við hesa tíðina hendan samgongan siti og tað er sjálvandi sera trupult at samanbera gulltíðirnar sum vóru tey fýra árini meðan aksel o hannesen sæt sum løgmaður og so hesar tíðirna hvar vit hava upplivað

tað eru nógv ting sum ikki eru søgd tá ið akstovarhandilin sær nevnd millum annað tað her at mann hevur flutt nakrar útreiðslur inn í hetta her tíðarskeið sum mann ikki tók við í undanfarni samgongu og pluss nógvar rokningar sum eru komnar undan kavi síðan hendan samgongan tók við sum mann onkursvegna ignoreraði undir einastu samgongu vit hava bæði hoyrt um glasir og vit hava hoyrt um landstjókrahúsið so er tað sjúkrarøktarsháttmálin sum hækkaði svøvuliga nógv og so víðari so at tá ið mann fer at ikki samdur við bilju stinussen og tað nógv føran tann lítið dryggjum sum bæði bara stein nielsen og jøk nielsen fór fram at at sprokningar fossá úr skápinum tað er ikki rætt tað er altíð okkurt sum vísir eykajóttandi hvørt ár tann kemur til hátbygningin so er tað rætt at hátbygningur bleiv dýrari tað visti mann partvíst áðrenn valið tá ið sær alman frammi men hann bleiv enn dýrari enn tað men tað er ikki øðrvísi enn hann var sum præt til tvey sekstan
longu tá tað fór tekat verka á arbeiðs
plássinumvar komin til glasir vit máttu játta yvir hundrað miliónir meira aftær glasir men vit tóku hædt fyri tí vit høvdu ábyrgdina ikki av tí at tekur verk farar av tann sáttmáln varðin gjørdur áðrenn vit komu til men vit sótu í valdið so vit minkaðu aðrar íløgur fyri at halda okkum inni í einum einum einum forsvarligum fíggjarlógaruppskotitað heur henda samgongan bara ikki gjørt hon bara koyrt alt møguligt omanája takk næstur at røða verður jákup mikkelsen ger so væl harra formaður vit hava lagt eina eitt álit fram í fíggjarnevndini meirilutin og minnilutin og tað sum er komið burtur úr viðgerðini í fíggjarnevndini er at vit íð koma
u ári fara at koma á útvinnuhallur upp á góðar tvey hundrað milliónir umleið tvey hundrað og tólv milliónir krónur
tí rokni seg ikki hvat man taka við at vit gera íløgur fyri fýra hundrað og seksogfýrs milliónir vit fara at útbyggja okkara land framhaldandi og hyggja vit eftir hvat útreiðslurnar vóru í tvey túsund og tjúgu í hesum árinum tað er ikki ordilia liðugt enn men so fer tað at liggja um fimm komma tríggjar milliónir

fimm komma tríggjar milliardir meðan útreiðslurnar í tvey túsund og einogtjúgu í uppskotinum verða fimm komma fimm milliardir altso ein útreiðsluøking upp á trý komma átta sjey prosent tá eru koronatølini ikki við hvørki í tjúgugtjúgu ella komandi ár vistmannhav tikið koronatølini við sum higartil hava kostað trý hundrað og seksogtjúgu milliónir ja so høvdu vit faktiskt havt eina lækking í prosentum og í krónum so mann kann siga tað at hóast vit eru í tí støðu at vit í hesum innverandi ári koma út við einum stórum halli harav korona útreiðslurnar eru væl oman fyri trý hundrað milliónir so haldi eg at vit kunnu vera ógvuliga væl nøgd visu vit hugsa um at tað sum tað snýr seg um er at royna at stýra okkum ígjøgnum hesa truplu tíðina sum vit eru farin ígjøgnum sum samfelag og veruleikin er tann at inntøkurnar hjá landskassanum komandi ár eru rættiliga líkar ta teimum inntøkunum sum eru í í hesum árunum í tjúgutjúgu og útreiðsurnar eru nøkulunda tað sama komandi ár sum tær eru í ár og visti mann tekur tað fram sum allir búskaparfrøðingar hava mælt okkum til so havi eg gjørt júst eftir teirra tilmælum eg veit ikki um tað er altíð mest fornuftiga men í øllum førum eru serligar umstøður her og tað sum vit vóru ávarað ímóti tað er slakka ikki av og spið tað ikki upp og eg haldi at í øllum førum kunnu vit siga at tað stóra hallið sum er í tvey túsund og tjúgu tað verður munandi minkað komandi ár tí er tað eitt sindur harmiligt at andstøðan koyrir so hart á og brúkar so stór orð men tað er ikki fremmandi tá vit sótu í andstøðu seinastu fýra árini so gjørdu vit eisini tann

má siga akkurát smær at at tá ið mann hoyrir eina debatt um eina fíggjarlóg har ið andstøða og samgonga fara í krovi okkvum øðrum so halda vit gloyma eitt lítið sindur tað at vit eiga eitt fantastiskt samfelag vit eiga eitt ógvuliga ríkt samfelag kanska eitt av teimum ríkastu samfeløgunum í heiminum vit hava eina hægri liviðstandard enn danir og átta okkara brototjúgu rtøka hevur serliga síðan makrelurin koma inn í okkara búskap

eg hugsi um hesi árini sum eg havi verið í politikki harra formaður hvussu nógv er hent hvussu nógv frambrotið í gjári vit fingu vágatunnilin vit fingu norðoyartunnilin nítjanda opnar eysturoyartunlil ein fantastisk møguleiki hjá í miðstaðarøkinum at koma skjóta fram og fer eisini at stytta túrin hjá øðrum vit byggja samdstundin hann verður skjótt borðaður ígjøgnum vit seta pengar av til ein suðuroyar vit hava gjørt tunnilin í hovi vit hava gjørt tunnil hvalba viðareiðstunnilin vit hava útbygt landssjúkrahúsið kanska hesi seinast árini fyri eina milliard vit hava bygt glasir fyri kanska eini átta hundrað milliónir ella har á leið vit hava gjørt eina bygdan skúla í kambsdalur vit hava gjørt eina teknisk útbygt tekniska skúla í klaksvík vit hava gjørt útbygt vága floghavn vit hava gjøgnumført sosialar skipanir vit fingu als ein fantastisk skipan sum koma okkum til góðar nú og samhaldssæsti sum javnaðarflokkurin fólkalokkurin gjøgnum førdi vit hava nýggjar nógvar útbúgvingar í okkara samfelag og so eitt afturat sum eg haldi vert at at siga hvørja ferð í landskassin fær ein hundraðkrónuseðil inn í skattum o avgjøldum ein hundraðkrónuseðil so fara fýrs krónur í øllum førum fýrs krónur til heilsuverki til almannaverkið og til undirvísingaraverki og mentan g eg má siga akkurát sum ær at tað er ómetaliga gott at vita hjá føroya fólki at sjálvt um vit kunnu kanska vera samdur um hetta ella hatta so eru vit rímiliga samd um at okkara vælferðarsamfelag vit skulu hava útbúgvingar til okkara ungu vit skulu geva fólki heilsubót sum eru vorðin sjúk og vit skulu taka okkum av teimum sum hava serligar avbjóðingar og teimum gomlu soleiðis at tey fáa eitt virðiligt lív í

tað eru nakrar íløgur sum vit hava gjørt altso ein av teimum sum stendur fremst her í í okkara áliti tað er hesar fimm milliónirnar sum sum vit avseta til forkanningar til suðuroyartunnil tað veit eg at suðuroyingar er egla glaðirfyri t ikki steðgar vit síggja at musikkskúlin farið eina millión meir lesi skrivvoyk vør eina millión ætlanirnar at fyrireika ein avloga tekniska skúla fær eina játtan vit seta pengar av móti rúsdrekka misnýtslu og vit hava játtað meir til ílegusavnið eisini og so eru nógvar aðrar konturir harra formaður sum sum vit hava sett pening av til og eg ivist ikki í at vit fara at síggja framhaldandi vøkstur framhaldandi útvikling í okkara samfelag og tey økini og tey tær játtanirnar sum mann kundi hugsað sær verið við her í ár tað er ikki alt sum kemur við í einari fíggjarlóg tey mugu royna at fáa við í komandi ár men tað er eingin ivi um at sumdi verið frammi og sum vit skriva eisini í álitinum at landsstýrismaðurin vit áleggja landsstýrismanninum at gjøgnumføra saman við kommununum hendan grunnin sum skal taka sær av kommununi sum taðe ikki komið óførar fíggjarliga um vit fáa gjørt nakað nú tað tað fer tíðina at vísa men øllum førurum visti man hygur frameftir so eigur mann at leggja tað í einari trygga vegu tað vónaði at landstýrismaðurin fer at gera meni eg má siga sum er harra formaður at at tað er okkara samfelag er er blivið so væl útbygt at at vit hava ráð bæði at taka okkum av teimum veiku og teimum sjúku og teimum ungu samtíðis sum vit eisini hava ráð at gera íløgur í imfrakervi tað er ja vit vita næstan ikki hvussu væl fyri vit er sum samfelag takk fyri ja takk so er tað nakrar viðmerkingar fyrstur er heðin bortensen ger so væl takk fyri harra formaður ein lítla viðmerking til jakud mikkelsen alt gott at mær byggja hetta samfelagið út tað haldi g vit øllu vilja vera samd um men tá i man hygur eftir fíggjarætlanini og eg kundi hugsað mær at spurt jakun mikkelsen um tað hevur nógv at siga um ta hevur nógv at siga hvør situr í fíggjarnevndini
og eisini hvar í landinum mann kemur frá tí tað haldi eg tað markera henda fíggjarætlanin
er at tað allar allarmesta við teimum íleguvætlanini sum fyriliggja upp á fýra hundrað og seksogfýrs milliónir krónur teir fella ikki serliga væl yvir alt landið tað er frá eysturoynni og so norðureftir og har liggja teir allar allarmestar millum annað veit eg allar kommunur í landinum eru seraelafyri serliga har sum havnarløgini eru farin og tað er fleiri fíggjarætlanin hjá teimum smáur kommunurnar koma fyri ser men ní pluss sleigst síggja vit fimm milliónir el ein íleguætlanin í svínoy uttan nakað eingin trupulleiki e veit eg skilji ikkihví o setti ikki ja takk ger so væl jøgvur miklosen formaður eg rokni við at hevði orsen set ær stóran prís upp á at undanfarna samgongur bæði har javnaðarflokkurin er verið við húsfólkaflokkurin sambandsflokkurna ðar flokkar-tjóðveldið hvvið til at játta milliardarbløp í miðsoyarøki og tí e fyri kemur tað mær eitt eitt sindur løgið at tá ið talan
er um útoyggjar tað eru tíggju milliónir av
avsettar til at taka sær av teimum trupulleikunum og havnarløgum sum eru útoyggjum har fimm milliónir eru markaðar til sínoynna fyri at gera og skapa tann møguleikan at eitt nú erla kongsdóttir kann leggja at har har er eitt vinnuvirkj har úti sum hevur stórt behov fyri at sleppa bæði at fáa fatur á vørum men eisini sleppa av við fiskin og tí er tað faktiskt avgerandi mann fær gjørt í tingini og veruleikin tann at at viðurskiftini á útoyggjum generelt treingja alvorliga til at fáa eina meiriáttan vónandi ferð heðin mortensen at stuðla tí eisini ja takk so tøgnir højt dal sum henni við mær syng gjørt so vælja formaður eg eri samd við jøkup mikkelsen í at vit eru eitt ónað eina standandi ríkt land sum í veruleikanum hava ráð til at útbyggja okkara samfelag til allar borgarar og at standa egnu beinum og uttan at fara niður í lutirnar í fíggjarlóginum tá ið vit koma aftur til so fari eg bara at spyrja johan mikkelsen um tá vit viða eina fíggjarlóg hvat í hesari fíggjarlógini
peika frameftir ímóti
dir einum sjálvstøðgum føroyum einum sjálvberandi búskapi áh einum altso ein tjóðskaparlig hós kann miklosen greiða mær frá tí og um tað evirhøvur hevur verið hesi árin tá ið fólkaflokkurin og sambandsflokkurin hava sitið við ræði eftir mínum tykki ganga vit fullkomin ligu hinvegin nú tá ty sita eisini aftil sótu seinast so er nakað sum peika tjóðskaparli vegirnir usambandsflokkurinsaman við øðrumflokkurin sótu í samgongu aftan áðrenn undanfarna samgongu tá fóru vit frá einum lisum lá um seks hundrað milliónir og vit fingu komið upp á javnt síðani forsetat ganga væl dir undir undanfarna samgongu ja
sum tit hava sagt fleiri ferðirnar tit høvdu eitt yvirskot pá einan at koma
fimm milliard men hvussu nógv brúkt mann av eina komma fimm milliard til at minka blokkin ikki eina krónu var nakað uppskot frá tjóðveldi um at minka blokkin í fýra ardarsóduvaldinum ikki eitt uppskot vit viðurkenna at í einum politiskum samstarvi fært tú ikki alt og vit vita tað at tá ið vit arbeiðs við við við sambansflokkinum so er akkurát tann parturin parkeraður men eg má siga at eg hevði ynskt persónliga at vit fingu lækkað blokkin men tíverri hevur tað ikki verið nógv hjálp frá tjóðveldsflokkinum tá ið tey komu til tað tíverri ja takk so er tað branders sandurso ena viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður eg eri samdur við jagun mikkalsen um at vit eru eitt øgiliga rínt ríkt land og tað sum vit hava mugu syrgja fyri tað er at at syrgja soleiðis fyri ati at ágáðanir í landinum verða so javnt deildir runt landinum sum gjørligt álitið frá meirilutanm o fíggjarnevndini e ger akkurát øvugt tað er soleiðis at

uppprioriterar eysturøki og norðurøki við tjúgu milliónum og uppprioriteraðar suðurøki við tveimum milliónum tveimum komma tveim milliónm tað er ein ójavni sum vil nakað tá ið ið vit hava tikið burtur teir tunlarnar sum eru í í í gerð tað er ein ójavna sum vil nakað og eg ætlaði bara at spyrja um rationalið aftan fyri hetta her at vit skulu brúka fimmhundrað túsund til dømis til at múlavegin tvær milliónir til selatriðar vegin men til dømis farleiðin gjøgnum bergi eystur í eysturtil eysturbygdirna í sandoynni skulu vit einki brúka uppá null krónur ja takkgersovæl jargum mikkesen harra formaðurí fíggjarlógaruppskotinum kom niðan varð ikki nakað sett av til sandslíð men í næsta ár verður tað ár eftir menvitáttu at hugt eftir um ein møguleiki var fyri at gjørt einar broytingar tá ið brandur sandoy tosar um hvussu ójavnt býtt tað er
soleiðis fer tað nokk altíð at vera og so situr tað nokk altíð verið fara vit aftur
segði til ta tíðina tá ið fólkaflokkurin sat í samgongu bjarni djurhólsen var samferðslumálaráðhari eg veit ikum tí minnast ta men tá gjørdu vit íløgur fyri eina milliard í suðuroynni kabbatanga og vit gjørdu tunlar vit gjørdu alt møglut og eg má siga tað var ein fantastiskt tí og tað var góðar avgerði vit hava hesi síðstu fýra árini gjørt íløgur í fyri milliardir í høvuðsaðarøkjinum fantastiskt at mann kann fáa ein á miðnámsskúla í havnini og fáa i landssjúkrahúsi útbygd og so víðari veruleikin er tann at seinastu fýra árini kom næstan ikki ein klinkur til norðurøki og tí haldi eg at vit áttu ikki at farið so haiðliga við hvørjum øðrum tað verður ongantíð akkurát men tað er ein munur á fíggjarlógaruppskotinum hjá okkum í ár í mun til annað tað er tað at íløgurnar eru hóast alt rímiliga væl fordeildar runt um landinum tað erikki ja takk so er tað aneli poulsen sum fær orði eftil viðmerkin gersu væltakvi harra formaður eg eri samdur viðjákud mikkelssen at okur liva í einum góðum landi og tað stendur nokk so væl til í landinum men so eru tað partar av landinum har tað ikki stendur so væl til eins um okur hava í korona tíni hjálpt fólki burtur úr toy neyð í korona sum er komið uttanífra so er tað eisini fólkur komið neyð av
av illveðri sum eg komi í æntluddi komi omanífrá at lærastaðni tað ska el eg sú ikki úttal var meg ump men má
velur at hjálpa nøkrum og ikki nøkrum ikki tí at andstøðan hevur brúkt nógva tíð nú at fortalt um serligu umhendara havnirnar tey hava so sett av fimm hundrað túsund tað ger so ongan mun slett ongan mun so tað er kanska bara tí at tað er ein nevn máti tá teimum vinnur uppá men serlákum mikkasen ikki tað at her er eitt stórur trupulle her eru partar av landinum sum hórarinni á knøunum tey klára ikki at reisa á høvdið uppsilla fyrrgerðini og allíkavæl so velur mann púra elegant at skoyta tá ið og hevur sæð hannmann kann siga at eg samd við formann í fíggjanevndini magnus rasmussen at hann segði at hetta er eitt so stórt mál at hetta er ein oyður og mál loysast út á tinganesi at at eitt sovorðið mál sum hetta har ið tað kanska er ein seks sjey
kommunur sum hava
eina sað kann mann siga at vit loysa tað í fíggjarnevndini uppá ta tað tað haldi eg er tað er rímiligari at landsstýrið saman vi kommununim loysir hanna trupulleikan men eg má siga at eg joaneli harra formaður hevur gjørt eitt fantastiskt arbeiði á tingi hesa tíðina hann er ymponera okkum øll og hann hevur virkuliga sligið eitt slag fyri hvalba í hesum málnum her so eg vóni at tað avtodnar so fær okkurt at spyrjast burturúr takk fyri harra formaður ja takk eg vil líka siga tað at tá tingmenn verða nevndur frá tí hesu røðrarpalli so er tað við fornavni og eftirnavn so er tað helgi abrabsen sum lansmaðursin fær orðið ger so væl ja harra formaður sjo varta fíggjarlógin sum kom til aðru viðgerð avi hug at byrja við einari lítlari søgu tað var fyri nógvum árum síðani
í einari føroyskari bygd har sótu teir ungir menn sum kundu hugsað sær havt okkurt at drekka eitt høgtrís kvøld men teir áttu einki so teir bleivu samdir um at teir skuldu royna at drekka lampisbritt sum varð nevnt at fáa fatur á tá í tíðinimen
theldur at hetta mátti reinsast væl áðrenn at drakta so teir skóru báðar skálkarnar av einum franskbræyði og so síðlaðu teir alt sprittu ígjøgnum franskbræðið so drukku teir tað sum koma út í hinum endanum tá hildu hetta riggaði fínt men tá teir var lignir at drekka tá hildu teir allíka hetta var í minna lagi so tað endari við eitter ótu franskbreyði eisini og hendan søgan so minnis eitlítið sindur um hett her við fíggjarlógini at tað byrjar við at mann hevur nakað mann hevur eitt stórt tal og men har nógvur piís mann kundi hugsað sær fingið burturúr tí at hetta krevur at reinsast eitt sindur og so fær mann við hesum franskbreyðinum og mann sýlar hetta væl og virðiliga og fær tey tølini burturúr sum sum helst ikki skulu vera við fyri at fáa talið á botnlinjuni at síggja fr hjótt út men tað e liðugt her so halda øll at tey hava fingið í minna lagi so bisginna fjølmellur at fortelja at nú er onkur fingið for lítið og nú má onkur sigast upp og so framvegis og so bjinna vit so smátt at eta hetta framskbræði og tað er væl tað at vit gera løtuni vit vit sita og eta alt tað fyltrið sum vit skuldu brúka hatil at solda tey tølini frá sum sum ikki vóru so góð at hava og men alt hevur sín prís og sjálvandi vit kunnu blíva við at salda frá og koyra nýtt inn aftur men eg haldi at hetta er sjávandi ein ein partur av tí demokratisku prosessuni at øll skul var loyvi til at gera broytingar men einaferð so kemur mann har til e má g siga hetta var tað øhog nú hevur so nevndin sett síni fingramerkir á og á tí økinum sum eg umsiti har var ikki so nógvar raðfestingar har vóru faktiskt bara tvær líktar raðfestingar men fíggjarnevndin hevur so broytt nøkur tøl tað fyrsta sum eg leggi í merktil ta er at játtanin til stuðul til seyðakjøt er hækkað og tað undrar meg lítsindur eg veit ikkihvat tað komi frá trý hundrað og hálvtrýss túsund krónur og ta eg so hugsi meg um so verða umleið hálvfjerðs túsund seyðir slaktaðir í føroyum so tað blívur nokk fimm krónur g fari men sjálandi tað verðu ikki alt selt men men men eg roknaði ikki nógv í part men tað er nokk ein ein ela onnur forkláring uppá aftanfyri hví man játta hasar pengarnar tð eg kenni ikki tí støðuna men tað undrar meg lítið sindur men tá tað kemur til sparingar tá tað er soleiðinar t tá ið mann tá mann landsstýrið setir tøl á eina kontu so er tað tøl sum mann veruliga metir at mann hevur brúk fyri tað er ikki nøkur tøl mann bara koyrir uppá og tí undrar tað meg it sindir at fíggjarnevndin skrivar ateg fanst av tí sama í fjør at knappliga so allar játtanir rakstrarjáttanir ella til hesar ymisku stovnarnar har sigur mann tað at játtaninir lækkaðu so ogso nógv tí meirilutin metir at játtanin kann lækka as tað er ikki ordliga nakað argument at mann sigur tað at at nú e lækkaru bara tí at vit meta tað kann lækka at tað tað burdi verið eindandi forklárin uppá hvat mann leggur í tað og til dømis verið nevnt heilsufrøðlagastarvsstovan hon lækkar eitt sindur og tað kann mann gott men taðn stóra s tað stóra útvreiðslana hjá heilsu frøli starvsstovuni er væl tað at atallir okkara útflutningur skal hava eitt el annað stempul á frá teimum og hvat ger mann vist tann játtanin ikki til staðar skulu vit bara steðga við at útflyta so nógv ella skulu vit senda meira eina størri rokning til vinnuna tað er soisinar við hilsu við starvsstovuna at har nógv sum er í vinnufíggjað

tæ gjaldið og eg ivist ikki í at ger mann tað so skal mannokk eisini fáa okkurt mótmæt ímóti tí men man skal bara viðtað hvat mann ger altso tað ber væl til at lækka hatta játtanina men so krevur tað tað at mann hækkar tænastugjaldið øh umhvørvisstovan hon verður eisini lækkað og har var tað soleiðsnar at tað var ein av teimum ineitt av teimum tingunum sum bleiv raðfest í mínum øki í sambandi við at sjókortini bleiv yvirtikið og tað arbeiðið var ikki liðugt eg bað um eykajáttan í heyst og tá fekk eg ja tað tað tað løgnavar tað tey sum høvdu atkvøtt fyri yvirtøkuna tey atkvøddu ímóti tí játtanini og nú er tað bæði samgongan og andstøðan í fíggjarnevndini sum sum skjótur upp at tlækka játtanina tilumhvørvisstovuna og tað kann so hava tí avleiðingina at at tað arbeiði samband við við ta føroysku skortini verður útsett men tað er soleiðsnar tað er nakað mann bara skaat vita áðrenn áðrenn mann ger tað so tað blei væl til at útseta tað men so veit mann tað áðrenn heg fekk ein ítøkiligan spurning eina viðmerking frá una rasmusse a spurdi hetta her um seyðaskinn um stuðulin til tað hað var tað soleiðinar at í fjør bleiv ikki tikin ímóti skinnum og tí hevði eg ein fund við tey sum plagar at plagdu at taka móti skinnum og sum søgdu at tey ætlað at byrja aftur í ár og tey vildu ikki hava nakra stuðul tað var faktiskt greiðað boðini frá teimum men eg helt sjálvur at tað var eitt sindur órímiligt tí at tey skulu gjalda til djóralækna sum skal góðkenna hesi skinnini og tey skuldu eisini gjalda fyri flutningin og tí helt eg at tað var nokk so rímiligt at at at vit góvu teimum eina eina eina hjálpandi hond við tí um stuðulin kanska skuldi verið eit sindur øðrvísi plásseraður enn vit hava gjørt sum uni rasmussen nevndi tað tað skal eg ikki siga at tey ikki kundi verið men vit valdu at gera up á hendan mátan líkasum fyri at hjálpa teim eitt sindur ávegis tí at tí at hetta er eit arbeiði sum er hevur stóran týdning ikki minst umhvørvisliga og eisini ta er at tað keðiliga tankar við ut mann mann brennir skinnini tað er ttí helt eg tað ver øgiliga að hevur stóran týdning at fáa at arbeiði í gjørt sjálvt um teir ikki eru nakar nakað sum kastað nógvar pengar av sær so tað var mítt svar til tann spurningin eg haldi at eg havi ikki meira a siga um hetta takk

ja takk so era viðmerkingar fyrstur er bjørt samulsen ger so væl takk fyri øheg ætlað iti spyrja landsstýrismannin ja eg hvakk við tá eg sá at bæði heilsurástarvsstovan verður serd og eisini umhvørvisstovan nú nevndi landsstýrismaðurin tað fer at ganga út yvir hetta her við kortmyndugleika men eg hugsaði hvat landsstýrismaðurin kann siga umhvussu tað fer at ganga út yvir
verður tað at hava ráð til at umsita eina náttúrumargfeldislóg sum landsstýrismaðurin kemur við
kundi kanska gott hugsað mær at landsstýrismaðurin lovaði okkum at hann til triðju viðgerð fer at gera sín ávirkan galdandi og fortelja fólkið hvussu álvarsamt tað er at mann skerjir bæði umhvørvsstovnum og heimsuveostarvsstovnum eg haldi ikki heilsu vera starvsstovnr er uppiborið tað aftaná at hava bjargað okkum ígjøgnumella verið ein liður í at ta hevur gingið so væl við at fyribyrgja korona og hitt tað beskimra meg álvorligt at mann skerjir umhvørvsstovuna eg haldi sera sera óheppi um hann hevir ikki sett nakran pott av pengum av til nakað annað líknandi grøna umsiting so hevði landsstýrismaðrin kanskaja takk so er tað landstýrsmaðuin sum fær orðið afur ger su væl harra formaður ja altso hetthar við við náttúrumargfeldislógini eg veit ikki hvat talman skað seta á har tí at hon er ikki liðugt gjørd enn og vit vita ikki ordiliga hvat kum standa í henni ogso tað er øgiliga ringt at seta nakað tal á so tí dugi eg ikki at siga akkurát hvat hvat tað kem at merkja fyri akkurát tað tað uppskotið verður arbeidd við í løtuni og vóni at fáa tað lagt fram nú í vár
men sum sagt eg kenni ikki talið hvat hvat tað skal kosta av ein fyrisiting
og og tað bleivr sjávandi eisini spurningur nær hon verður sett í gildi altso hu vevr seti gildi beinanvegin ella mann bíðar eitt sindur tað veit eg ikki tað eg dugi ikkiat svara upp á tað akkurat nú eg anars púra samdur tí at eg haldi at tað er óheppi at mann mann mann skerjir umhvørvsstovuna og og heilsu starvsstovuna tað eri ikki ósamd í tí at har eru nøkur arbeiði sum skulu gerast og og og sum sagt mann kann ikk gera alt men altíð sín prís takk fyri ja takk so er ta høgni hoydal sum fær ena viðmerking ger su væl ja haformaður landsrsmaðrin nevndi júst hetta við at skerja umhvørvisstovuna eg eri samdur við tað er eg eg haldi g síggi bæði meirilutan o minniluti hava tað við ogtað hevr nakað sum eg sum e haldiog mug fáa broytt til kortmyndugleika men eisini hels frá starvsstovan er harmiligt at skerja ikki bara orsakað av teimum orsøkunum sum landssmaðurin nevnir men eg haldi eisini at takið nú átti at veri styrkt heilmsug

tilbúgving til komandi farsóttir og annað tað havi tað hvi vit nevnt í í koronáorðaskifti sum hegu verið men annars fari eg bara at siga við landstýrsmannin hats henda søgan har sum menninar drukkur bæði spritti og ótu franskbreyði so má eg siga henda samgongan minnir meg øla nógv heldur um tann therer eingi kós at um teir menninar sum sum í staðin fyri at sigla eftir kumpastini tømdi kumpa um kumpastin fyri spritt og drukk u srittin tað haldi eg kanska í meira sigandi fyri samgongunaja so fær landsrsmaður orð eftir ger so vælja harra formaður ja eg havi verið við í hesum politiska arbeiðinum í nógv ár og eg haldi at tað eru rættiliga nógvar samgongur sim má eti í franskbreyð fyri at taka tímyndina eg haldi ikki tað er nakrar serstakt við hesa samgonguna og ikki minst har sum høgni hoydal sjálvur eru partur av tæir hava eisini dúgliga etið ísi eg eri alnars púra samdur tí sum høgni hoydal sigur um um
astovuna og hóttføðisstarvsstovuna eg haldi at har eru nakrar uppgávur sum liggja sum sum mítt
absolutt eiga at hugsa um áðrenn vit lækka játtanina til teir stovnarnar takk fyri ja takk so er næsta røðari tað verður biljustinussen miðflokki gerso væl biljustinussen takk fyri harraformaður ja vit sita við einari fíggjarlóg summi gevur eitt
hall upp á tvey hundrað og tólv milliónir tá alt er íroknað tað er ongantíð at fyritrekkja at ein fíggjarlóg gevur hall nú havi eg sitið í fíggjarnevndini síðani tvey túsund og átta út í eitt tað havi siga í
tólv ár hvussu er og tað eru upp um niðurgangstíðir men eg haldi at tann føroyska fíggjarlógin hon er ein rættiliga týðandi leikari í føroyska búskapinum at at hava ein stabilan búskap og tí er tað frálíkt haldi eg at vit í góðum tíðum hava góð yvirskot men at vit so eisini kunnu loyva okkum tá ið vit koma inn í brotasjógvar sum vit hava verið í hetta seinasta árið at vit so tola at hava undirskot og hava ein javnan rakstur í samfelagnum at vit ikki reka fólk til hús úr størvum sum tey hava sum sítt livibreyð og grundarlag undir sínum trivnaði men at vit kunnu hava ein javnan rakstur í almenna goyranum og kunnu eisini vera við til at hava rakstur og arbeiði inn í tann privata sektorin við teimum almennu íløgunum sum verða gjørdar tað haldi eg er frálíkt og eg haldi at føroyska landshúsarhaldið verður rikið sera skilagott vist vit taka yvir eitt langt tíðarskeið eg haldi at tað er bæði vísdómur og skil og og gjøgnumskygni og gløgskygni og sovíðari sum liggur aftanfyri og tað er fyri sovítt galdandi fyri bæði tey sum sótu áðrenn tey sum sita nú og tey sum sótu áðrenn tey sum sótu áðrenn gjøgnumgangandi haldi vit hava eina sera væl brynjaða fyrisiting sum dugir at lata okkara stjørn í til at arbeiða í okkara samfelag og til at stýra og altso vit vit síggja tað á nógvum ymiskum parametrum okkara samfelag hóast vit hava møtt hesum brotasjógvum sum vit hava verið í nú so er føroyar kannska tann tann størsta sølskins søgan av øllum londum hvar ið vit hava fá smittað eingin er deyður av korona í føroyum tað er næstan einki annað land sum hevur slík tøl vit hava framvegis lágt arbeiðsloysi og vit hava við skilagóðum sterkum skipanum og góðum avgerðum klára at hildið fólk til arbeiðsmarknaðin eisini meðan lítið var at gera og vit eru eisini brynjaðir til at møta framtíðini altso gjøgnumgangandi haldi eg at vit mugu vera sera sera fegin um ta góða gongd sum vit síggja nú og sum vit hava sæð í nógv nógv ár aftureftir eisini tað er eit sindur harmiligt at hoyra millum annað borgarstjóran komandi í havnini fílast á at nakrar fáar milliónir detta niður í øki sum eru uttan fyri havnina altso tað kann mann ikki taka seriøst havnin okkara høvuðsstaður er og verður tað staðið í føroyum sum fær so nógv mest bæði av íløgum og rakstrarpengum eingin annar kann yvirhøvur koma upp í hálvan skógv á teimum bæði íløgu og rakstrarjáttan sum fella niður á okkara høvuðsstaði og ja nú hoyrdi eg millum annað brandur sandoy segði at tað var ein ójavni í hvussu íløgurnar fullu sæð sæð út frá meirilutanm fíggjarnevndini tað eri ikki samdur í eg haldi hann nevndi at tjúgu milliónir av tí sum meirilutin hevur játtað fellur í norðurøkinum meðan bara tvær í suðuroykinum tey tølini eru helst ikki røtt men visi mann visi mann ganga tað upp í fólkatalinum so fer tað sikkurt at passa fínt vit tað búgva kanska tíggju ferðirnar so nógv fólk í norðurokinum sum tai búgva í suðuroykinum so tað fer sikkurt at passa rímiliga væl øh men vistu vit hyggja eftir íløgum til dømis

til dømis landssjúkrahúsið og glasir eru farin avstað við hálvari aðrur milliard bara hesi seinastu fáu árini í íløgum tað er einki annað stað í føroyum sum altso bara kemur upp á skinnabeini av slíkum íløgum og vit sú tosa um rakstur so fer bara landssjúkrahúsið hvørt einasta ár avstað átta yvir átta hundrað millióaltso eitt rakstrarstað fer avstað við næstan einari milliard sum er størsta arbeiðspláss í landinum sum liggur her mitt í havnini sum ger tað at fólk búseta seg í havnini at tey brúka sínar pengar í havnini so eg fati einki av tí eg haldi at hendan samgongan er samd um at tað finst eisini ein verð uttan fyri havnina meðan undanfarna samgonga tíverri ikki ordiliga fann útava tá fanst ein verða uttan fyri havnina vit royna at javna eitt sindur upp og tað kann gott vera at okkurt økið burdi fingið eitt sindur meir og tað trúgvi eg at eingin í samgonguni er ímóti tað er sjálvandi altíð ringt at raka hundrað prosent rætt men eg haldi at vit hava í hvussusover gjørt nakrar ella eru samd um nakrar íløgur í hesari samgonguni sum eru neyðugar at gera millum annað tunlarnorð í fjall nú haldi eg at túrurin var komin til fólkið etstað múla og um tað so var onkur heilt aðrastaðni í landinum tá tann støðan var uppstaðin so hevði mann gjørt tað ja hvalbiartunnilin er akkurát liðugur hann er gjørdur og fámjinstunnilin verður gjørdur í hesum valskeiðnum altso tí at er tørvur á tí og dalstunnilin stendur á fíggjarlógini nú við níggju milliónum kanska skuldi hann fingið upp aftur meir sands líð stendur á fíggjarlógini fyri tvey túsund og tveyogtjúgu við einari stórari upphædd altso tað eru ítøkiligar ætlanir fyri at syrgja fyri at okkara land fungerar eisini uttan fyri havnina vit hava millum tað fyrsta hendan samgongan gjørdi var at keypa eina ferju til skopunarleiðina tí at mann dugdi at síggja tað at tað tað økið hevði verið misrøkt og tað eru nógv sovorðni dømi nakað sum vit hava gjørt í fíggjarnevndini tað vitin eru farin ígjøgnum fyri sovorðin alla fíggjarlógina og hava tikið eitt lítið sindur av luft úr frá øllum landsstýrisfólkunum og og sjálvandi veit eg tað at tað er ómetaliga keðiligt at vera landsstýrisfólk og og fáa eina so ein eina ei ein sovorðna kaldan vøtt frá fíggjarnevndini sum helgi helgi abramsen var inni á at fíggjarnevndin metir men aftan á tey góðu árini sum vit hava havt nú so so er tað ikki óvanligt at tað er eitt sindur av luft í onkustaðni og tað er eisini ein uppgáva sum fíggjarnevndin hevur at hjálpa eitt sindur til við at halda útreiðslunum í skák og tað hava vit roynt at gjørt vit hava eisini nú síggið tað at andstøðan hon hon fer eitt sindur harðliga til verkaog sigur at vit tøma landskassan eg haldi landskassin er ikki so illa fyri at hann er tømdur enn men

eg havi hug at spyrja andstøðuna hvar hon hevur hug at spara pengar altso vit høvdu eitt uppskot um at spara pengar eitt sindur innan fyri tillagaði størv og vit stóðu her allan fyrra dagin tað var bál og brandur frá andstøðuni tí at vit royndu at spara nakrar krónur og tað royna vit so at rætt uppaftur uppá tí at uppimbært so er ikki so stór stór gleði um at mann fer í holt við tað vit royndu eisini at spara nakrar krónur innan fyri innan fyri heilsutrygd og og stuðul til heilivág tað var eisini bál og brandir frá andstøðuni so tað var heldur ikki har íð andstøða meinari vit skuldu spara tað kundi veri interssant at fingið at vita hvar andstøðan meinar at vit eiga at taka og halda aftur tí vit hava so í hvussu sverð eri komið við nøkrum boðum men tað eur ikki víst seg at vera serliga stór undirtøka fyri tí og og nøkur av teimum nønøkur av teimum ætlanum sum vit hava havt hær hava vit slept so kann mann spyrja um tað ikki nóg nógvar ryggur í samgonguni til at fremja slíkt tað er so tað er so tað tað er vit hava gjørt í fíggjarnevndini hava vit loyvt okkum at flutt upp á nøkur fá tøl millum annað hava vit haldað vit teg neyðugt og tað eigur millum annað ein eini politikari sum brandur sanday stóra ær og av at varpa ljós á rúsevnatrupulleikarnar og tí hava vt eisini eftir beinleiðis áheitan frá brandi sandoy hava vit sett hálvar millión av til rúevnaeftirlit hjá taks øvit hava eisini sett pengar av bæði til til øll hava góð til rættiligt góð barnaár hjá bláakrossi sum er eini verkætlan sum sum eisini virkar eftir sama loysni at hjálpa familjum við trupulleikum av rúsdrekka og vit hava eisini sett pengar av til blákrossheimið soleiðisnar at tey á sama hátt sum paralelt við heilbrigdi kunnu hava opið um tann einan mánaðin um summarið har sum tað ikki hevur verið møguligt frammanundan vit hava eisini sett pengar av til musikkskúlar tí vit halda at tað hevur sera stóran týdning at okkara ungu fáa møguleika til at sleppa framat tí fantastisku skipanm sum tað er

so er tíðin farin so er jagun mikkelsen fyri fyrsta fyrstu viðmerking ger so væl harra formaður eg eri rættiliga samdur við øllum tí sum biljiustinussen er fór fram tað hevr verið ein fragd at hava starvas saman við bil justinussen og magnusrassen í fíggjarnevndini og krist mikkelsen sum er útgerð í meirilutan
ta vera egla konstruktivkostaðr samstarv tað sum tað sum eg hugsi um tað er tær fólk hava verið í londum sum eru øgiliga fátøk
og hava sæð hvussu nógv fólk í heiminum milliónir omaná milliónir hava tað tá mann so kemur allir føroyar so siga fólk vit hava ikki loyvi til at vera ónøgd og eg hugsi eitt sindur um tað sum eg verði komin fram her í dag hvussu fantastiska væl fyri okkara samfelag er altso eg kundi tí hugsað mær at spurt biljustinussen hava vit yvirhøvur loyvi til at vera misnøgd ja takk ger so væl biljustinussen ja gjøgnumgangandi haldi eg tað at vit hava eitt eitt sera gott samfelag og væl rikið tó so tað eru altíð menniskjur sum ikki fáa lut í tí og sum av ymsum orsøkum vit sóu millum annað eitt kvøldi í sjónvarpinum eina mammu sum onga bústað hevur hon tveir mánaðir tð eru tað eru syrgiligar søgur sum eisini er ena ábyrgd hjá okkum sum er í politikki at
royna at syrgja fyri at skipan
verða settar upp so at eingin kemur í ta støðuna og vit hava í dag vist vit taka fíggjarlógina so hava vit í dag trý trý rakstrarstøðafíggjarlógini sum eita stuðul til heimleys tað er sjálvandi ikki til ætla til heimleysar familjur sum so men tað eru kanska fólk sum hava hava sálarligar trupulleikar og aðrar trupulleikar meni altso tað er ein uppgáva sum vit hava og eg haldi at vit altso alt øll tann politiska skipanin er øgiliga ansin fyri at at at røkja ta uppgávuna at ansa eftir at at øll í einum okkara samfelaga hava tað gott og vit hava sera sterkar góðar sosialar skipanir men so hendir tað onkuntíð at tað ikki megnar at at lofta og so má mann rætta upp á tatak so fær ymorsen ena viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður líti viðmerking til bilju synssen ú brúkti a eitt sindur av talutíðindi hjá sær formaður uppá miðøki og eg nevndi nemliga ta í árinum eisini at tað fóru íløgurnar fóru aðrastaðni enn í miðøkinum tað var ikki tað ið eg var ósamdur við eg havi einki ímóti at einki kemur e í miðøki
kin tað yki tar ta draga stegi um eg sigi tær aðrar smáar kommunur runt um landið sum yvirhøvur ikki verða hoyrdar sum eg havi brúk fyri eina
góðum stuðla tað er tað sum eg meinti við men tað sum bill jensen nevndi millum annað bæði landssjúkrahúsið og glasið hetta er landsstovnar hetta er landsstovnar fyri alt landið hetta er ikki bara fyri miðøkið men tað er áhugavert beint nú at hoyra bæði jaco mikkelsen og bill jensen bæði at klappa hvørðum øðrum sum báði tveir sita í fíggjarnevntini og teir hava fingið posusekk tað er bara at hyggja eftir landakortinum og hyggja eftir fíggjarætlanini so sama tað takk fyri mær ja takk so eg veit ikki um eg verði noyddur til at vegleiða tí garvaða politikarinínoy er eisini ein atkomulig hjá øllum eisini havnafólkum hon er ikki bara til svínoyingar altso tað er til øll akkurát sama sum landssjúkrahúsið er til øll altso alt tað sum vit játta á eini fíggjarlóg
te til allar føroyingar tað er ikki bara til nøkur útvald
fjørur verðurin í runavík hann er ikki bara til runavíkingar hann verður minst líka nógv brúktur av havnarfólki hopi eg hvussu ferð tá iðhann einaferðnar verður liðugur og av klakkingum altso hetta er jú alt landsíløgur so tað ger ongan mun men tá ið vit tosa um hvar ið krónurnar fella so fella meginpartin av íløgurkrónunum her í høvuðsstaðnum og eg havi tikið undir við tí eg haldi at tað er skilagott at vit hava ein sterkan góðan høvuðsstað og og men tað merkir ikki tað at at vit skulu púra síggja burtur frá at teir búgva trýss prosent av fólkinum uttan fyri havnina ja takk so er tað brandursandusan viðmerking ger su væl ja takk fyri harra formaður tað er soleiðis ati tað er soleiðis at havnini á útoyggj hava sína egnu kontu tær hava eina eitt nummar sum eitur trý áttaogtretivu eitt fjúrtan og har velur jørgun niclasen at upprioritera ta játtanina frá tveimum komma tveimum milliónum til fimm milliónir í ár

inali er aftan fyri hetta her við at játta fimm milliónir tir svínoy eftir statbek eingin sum eg komin ag sagt løgtinginum hvat mann ætlar at brúka tað til har eru tvær havnir har hvat ætlar mann at brúkasa pengarnar til fimm milliónir eg skal garantera tæð fyri bilji stinensen at visse í fimm milliónir høvdu verið játtaðar til tær kommunurnar sum í dag hava sínar trupulleikar av tí at grótkostini og annað fóru so høvdutað vuru ovurfegnað og vit høvdu havt politiskan frið eisini takk fyri ja takksorda biljistinusen ger su væl takk fyri harar formaður eg veit ikki annað enn at vit hava politiskan frið nú veit iki um tað er politskar ófriðir nakrastaðni játtanin til havnir vita við hvat hon hevi brúkt til frammanundan altso hon er farin alla møguligastaðnis uttan vit í løgtinginum vita tað men vit í fíggjarnevndini vita í hvussu er hvør ætlanin er við játtanini til til havna í svínoynni svínoyggin
er ein oyggj sum er á veg fram og sum hevur møguleikan
a fyri at blíva partur av kunnu vit siga høvuðsøkinum í norðoyggjum hvussu vit tora at satsa upp á tað oynna hon er einari serstøðu í so máta at hon hevur eitt uppland sum eingin onnur av hinum útoyggjunum hevur og sum er ein oyggj sum tað ber til at satsa uppá tá ið vit tosa um framtíðina íløgum møguleikar og tað er eisini ein oyggj sum hevur vinnumøguleikar og hvar er vinnulív er við at fóta sær sær ogí haldi eg at vit skulu ansa eftir ikki at koldøma svínoynna bara tí at jókku mikkelsen situr í fíggjarnevnd altso tað er nógv annað sum liggur aftanfyri enn bara tað takk fyri so er tað ruthvangt at hava nokk so nógvan ampa av hesum íløgunum sum er gjørdar í havnini eg havi hug at minna á tær umstøður sum miðnámsnæmingar eitt nú í hoydølum høvdu áðrenn glasið varð gjørt ongastaðni á føroya landi hava miðnámsnæmingar húsast í so vánalig
umstøðum sum í hoydølum eg havi hug at minna á føðideildina har hvør einasti
føroyingur kemur í verðina ongastaðni trúgvi eg í danskai ríkinum at føðandi kvinnur hava høviðurskiftir sum á landssjúkrahúsinum framvegis er tað soleiðis at teir stovnar har okkara veikastu búgva teir í suðursreymi eru í munandi verri standi enn ú restina av landinum og tað passar tað er dýrt tá mann ger íløgur í havnina tí her skulu nógv fólk húsæst men vit síggja eitt minstir at tað skulu vera munandi elger so væl jar formaður eg haldi tað er púra misskilt viðse rutvang heldur at vit hava nakran ampa av teimum íløgunum altso egsat sjálvur í tí samgonguni sum setti ferð á at fáa glas ær bygd tá ið bjøgn kalsoy var landstýrismaður mentamálum vit settu eisini ferð á at fáa bygd miðnámsskúlan á kambsdali tá ið rútvang siga at ongastaðni í landinum um sínar
haða verið so vánaligar so vil eg minna rut vang á at á kambsdali stóð
eisini illa til og tað var sera sera trongt á kambsdali tí tað vóru meiri enn dupult so nógvir næmingar á skúlanum enn hann varð ætlaður til viðvíkjandi føðideildini so undrar tað meg at umstøðurnarar so vánaligar her tá ið mann hevur flutt føðideildina mann hevur niðurlagt føðideildina bæði klaksvík og suðuri og sagt at nú skulu øll vera í havn tá ið tað er so vánaligt í havn tað hongur ikki ordiliga saman og viðvítjandi stovnim so er eg púra samdur og tí hava vit eisini sett pengar av til at byggja stovnar í havnini og tað verða níggir stovnar sum verða bygdir og ikki gomul sethú sum verða keypt tað er ein ætlan sum fer av bakkastokki beinanvegin so tað kunnu vit su frøðast um jatahhoydal viðmerkinggersovælja harra formaður eg haldi biljustinussen hevurfyr ikk av leiklutunumog tað hald a han dugir væl at vera tann sum verjir hesara her eg royndi at halda saman upp á up á samgongulimir ø men tá ið hann sigur at undanfarna samgonga bara gjørdi íløg
miðstaðarøki so er tað bara púra skeivt altso eg havi verið í mongum samgongum eg kann u
búsa biljustinussen g hjópar at rokna út up á tað tá fyrst samgongnga í tað gjørdi vit á fingu vit suðuroynna up up uppaftur við smyrli og hóstunli og miðnámsskúla og krambatanga og í síðstu samgonguni játta við kvalbiartunlinum framvegis men tað sær út sum at nú um ann lagt ein ein múri millum ígjøgnum skopunarfjørð har har mann slettisk játtar játtarar til til suðuroynn íg sandoynni yvirhøvur og og miðnámsskúulin glasið bara eisini samtykkja biljustinusa gsegði sær segði hann sjálvur so hatta har ein anda myndina av at at undan farna samgongan ikki gjørdi tað er púra skeiv ja takk ger sovæl biljustinussen takk fyrihara formaður undanfarna samgonga var ein havnarsamgonga hon fór út um havnina eftir og tók tók alt alt for nógvar pengar inn serliga í fyrsta liðið frá frá vinnuni og tók faktiskt luftina undan vinnuni í ein ávísan mun men tíbetur hava vit verið hava vit havt gull ár eisini vinnuliga og tí bar tað til
ja tað tað er
alarhelst nakað um tað tá høgni hoydal hevur verið við til at hjátta pengar til suðureftir og tað er at fegnast um og tað er okkara simpla uppgáva altso eg eg haldi at at tað sum mann sá í seinastu samgongu var tað at mann gloymdi at at føroyar var meiri enn bara havnin og og at mann brúkti for lítla orku upp á at til dømis vit kundu taka fjøruvegin sum eitt dømi altso mann visti tað at hesin tunnilin skuldi koma men har hendi einki har hendi einki og nú fara bilarnir at koyra og har er einki hent gjøgnum fýra ár hvar ið undanfarna samgonga hevur reypað av hundraðtals milliónum yvirskoti tað saman við dalstunlinum mann setti lorta níggju milliónir av mann hevði fýra fimm seks hundrað milliónir yvirskot men mann vildi ikki brúka pengarnar til at teir skuldu í búskapargrunnumteir skuldu goymast teir skuldu ikki brúkast staðin fyri at plasera pengarnar í framgongd og vøkstur takk fyri tað er ein viðmerking afturat tað er kristina háfuss sum hevur eina viðmerking handan táttin eisini við at vit ikki í undanfarna samgongun gjørdu íløgur kring landið er jú grundleggjandi skeivt lógin um hvalbiartunnlilbleið sett í verk pengar settur av vit løvdu eisini verklagslógir viðvíkjandi bæði innkoyringar
hrá vegnum til tórshavn og fjøruvegnum í februar tvey túsund og nítjan vit settu pengar av távarandi teir sum nú seta stjørn sita í andstøðu vildu ikki koyra málini ígjøgnum tá vit settu pengar av til kambsdal til nýggj
tøli sjóvindsstýri vesturvágunum ferðavinnuskúli í vestmanna eftirskúla tvøroyri í vági bara fyri at nevna nøkur dømi eisini húsahaldsskúlan í klaksvík so tað er ikki rætt at alt ikki kemur á mál í einum samgonguskeiði tí at tað tekur tíð at fáa fremt framt verkætlanir anaskipi og nýttj skip til samdferasskipi landsins eisini fer at nevna aðrar íløgur so tað er ikki heilt rætt tað sum eg ætlaði mær líka hoyra tað er ællar bendisinsr at taka undir við at seta pengar av til at fáa endurnýggja flotan hjá sandfarasskip landsins tí meirilutin hevr ikki hata ein krónu av og vit mæla til at vit mugu fáa gongd á attakk fyri ger so væl biljustinssen takk fyriharra formaður undanfarna samgonga ja setti pengar av tá ið hon hevði mist sín meiriluta einki hendi við sjóvensstýrinum einki hendi við kambsdali einki hendi við húsahaldsskúlanum einki hendi við fámjistunlinum einki hendi við dalstunlinum tað vóru bara ætlanir sum onkur hevði sagt ætlanarsamgongan og tað ber væl til at hava slíkar ætlanir men mon mást seta
verk aftan fyri orðini jú rætt hvalbiartunnilin
tá hann bleiv gjørdur tað skal tað undanfarna samgonga ella tað hevur so verið ein ætlan sum hevur verið í gongd leingi viðvíkjandi strandferðsluni so var tað eitt tað fyrsta undanfarna samgonga gjørdi tað var at annolera ætlaði ferguna til nólsoyar og tað haldi eg var ikki ein skilagóð avgerð so sum tað sær út í dag takk fyri so er tað ruth vang sum hevur orðið ger so væl takk fyri ja sum partur av fíggjarnevndini havi eg valt at gera mítt egna álit umboðandi framsókn ikki tí eg eri samd við restina av minnilutanum í teirra niðurstøðum um fíggjarstýringina her í landinum eg fari at lesa lutvíst
burtur úr álitinum sum eg havi skrivað sum heild
finna samgonga og andstøða at vera samd um støði á føroysku vælferðartænastunum og eisini at hesar skulu framhaldandi mennast og eg kundi lagt afturat menning og viðlíkahald av samferðslukervinum fortreytin fyri at vit framhaldandi kunnu varðveita og menna vælferðina er ein haldførur og skynsamur fíggjarpolitikkur búskaparfrøðingar hava í nógv ár víst á at um vit ynskja at varðveita verandi vælferðartænastur mugu aðrar útreiðslur minka og ella inntøkur landskassans vaksa undanfarna samgonga tók hetta til eftirtektar og hevði avlop øll fýra árini tilsamans eitt avlop á hálva aðru milliard umframt at neyðugar nýskipanir vóru framdar tí er tað sera óheppið fyri okkara land at sitandi samgonga velur at fara øvutan veg búskaparráðið hevur víst á at hetta er ikki løtan hvørki at stimbra ella at halda aftur í búskapinum um hesum eru vit í framsókn samdí men sjálvt tá vit síggja burtur frá óvæntaðu útreiðslunum í sambandi við koronu hava vit síðani samgongan tók við havt ógvusligan rakstrarvøkstur og landskassin hevur hall í tvey túsund og tjúgu tá ið koronaútreiðslurnar eru hildnar við síðuna av raðfestingarnar eru ófíggjaðar inntøkurnar eru skerdar uttan at aðrar koma í staðin framsókn átalar hetta ábyrgdarloysi ásannandi at søguliga hava búskaparkreppur rakt okkum hart í føroyum við ógvusligari fólkafráflyting leggja vit í framsókn stóran dent á skynsaman fíggjarpolitikk í hesum sambandi vilja vit nevna fimm átøk sum vit meta tæna hesum endamáli tað sum vit hava valt í framsókn er í staðinfyri at fara inn á ítøkiligar posteringar og flyta pengar og hendan vegin handan vegin so hava vit valt at koma við fýra tingum ella átøkum sum vit halda høvdu givið okkum ein munandi skynsamari fíggjarpolitikk fyri tað fyrsta so halda vit at vit eiga at fáa langtíðar íløgukarmar tað at vit hava ein javnan íløgukarm uttan tey stóru sveiggini tað hevði tænt bæði búskapinum og ikki minst vinnuni vit síggja at vit hava innflutt arbeiðsmegi serliga til byggivinnuna seinnu árini og nú sær út til kanska ta komandi tíðina at virksemið innán byggivinnuna til dømis minkað munandi tað hevði gagnað búskapinum og vinnuni nógv betur at vit høvdu eitt meir ein meira javnan íløgukarm og at vit eisini høvdu evnaðu at gera breiðar løgukarmar sum ikki blivu kollveltu hvørja ferðe nýggj samgonga kom til so halda vit eisini at tað verðuð neyðugt at fáa ein fíggingarloyst fyri viðlíkahald og menning av samferðslukervinum trýstið á politiska skipanina um at fáa avtikið tunnilskjøldini saman við tørvinum á stóru ílegunum í samferðslukervi vísa sera týðiliga tørvin á at vit finna ein fíggingarloyst fyri bæði viðlíkahald av verandi kervi og framtíðarílegum eitt nú verður tað neyðugt um vit skulu gera okkum nakrar tankar um at fáa ein suðuroyar tunnil eitt tilfeingisgjald tað trúgvi eg a tey flestu eru samd um og har arbeiðir samgongan jú við einum leisli og eg vóni eg farið heita á løgmann um at syrgja so fyri at eisini andstøðan verður ein partur av tí arbeiðinum tí visti mann vil liva upp til málið um at geva vinnuni trygga karmar so er neyðugt eisini at fáa breiða semju um eitt tilfeingisgjald so er tað ttað her sum vit hava kallað fyri áseting av fíggjarligum rásarúmi og tað skal eg viðganga er eitt sindur kopierað úr úr tí donska skipanini har sum mann tosar um økonomisk rotirum tað vísir seg politiskt at tað loysir seg ikki altíð at fremja skynsaman fíggjarpolitikk skilt soleiðis at tað gjarna eru fleiri atkvøður í at brúka pening heldur enn at spara avleiðingin kann vera at nýtslan veksur ógvusligu góðum tíðum so leingi peningur er tøkur meðan tað verður neyðugt at tátta ógvusliga í tá tíðirnar broytast hetta er óheppið fyri búskapin framsókn legði fyri nøkrum árum síðani uppskot fram um konjukturlóg sum skuldi tryggja at landsins nýtsla stuðlar á einum jøvnum búskapi heldur enn at økja um sveiggini vit halda framhaldandi at tørvur eru amboðum sum tryggja eina felags fatan tvørturum floksmørk og samgongu og andstøðumørk um hvat ið gagnar føroyska búskapinum og til seinast so halda vit eisini at tíðin er komin til at fremja í størri mun eitt fíggjarligt sjálvbjargni allir flokkar uttan mun til hugsjón um tilknýtið til danmark siga seg vilja hava fíggjarligt sjálvbjargni grundarlag eigur tí at vera fyri eini stigvísari avtøku av rísisveitingini í framsókn eru vit sannførd um at fíggjarligt sjálvbjargni eisini fer at føra til fíggjarligt skynsemivit

valt at hava nøkur yvirskipaðir átøk heldur enn at fara inn í í posteringar henda veð og handaveg sum sum eg nevndi at byrja við og tað er tí at vit síggja nakrar yvirskipaðar avbjóðingar í mun til fíggjarleiðsluna her í i har á landi og vit halda at í veruleikanum er tað tað sum skal til fyri at fáa okkum á rætta kós eg havi ikki so nógv at leggja afturat og fari at takka fyri hesum umfari takk fyri so er eg viðmerking kristina hafoss ger so væl ter havi nakar góðar viðmerkingar sum framsókn hevur í sínum áliti til fíggjarlógina bæði viðvíkjandi tørvin á meiri konjukturstýring langtíðarílegum og eisini hesi breiðu semjuni um eitt tilfeingisgjald sum vit mugu røkka mál vin í alt annað kann sær si góðtakast eitt annað sum verður nevnt tað er hetta við einum sjálvbjargnum føroyskum búskapi vit eru jú
millum tey ríkastu londini heiminum vit hava eina hægri inntøkur per íbúgva lægri
skuld par íbúgva enn danmark og framhaldandi velja vit at taka hesa ríkisveitingina inn á fíggjarlógnum hvørjum ári hevði tað ikki verið ein møguleiki at mann kundi funnið ein felags leisn til dømis tann sum vit hava skudi upp í okkara áliti frá tjóðveldi at mann brúkar helvtina av inntøkuvøkstrinum á hvørjum ári til at lækka ríkisveitingina á tann hátt kemur ein partur av inntøkuvøkstrinum inn á fíggjarlógina samstundis sum mann spakuliga lagar ríkisveitingina eftir nøkrum áðrenn út á fíggjarlógini hevði tað verið ein máti sum til dømis framsókn kanska kundi tikið undirvtakk fyri ger sovæl ruttvang takk fyri avgjørt haldi eg at tað hevði verið ein leistur sum vit høvdu kunna tikið undir við eg haldi at tað er viktigt at mann bara fær seitt hol á tað at mann setir sær eitt mál stigvíst at fáa avtikið øblokkin tað sum eg íðkemur við í dag er at so leingi sum vit hava tann búskaparvøkstur vit hava so merkir tað jú at virðið av ríkis
ini veksur fyri hvønn dag so sjálvt um vit ikki
ítøkiliga lækka upphæddina so gongur tað rætta vegin men tað gongur bara alt alt ov seint og mann kann vera bangin fyri at eitt nú sambandsfólk at tað passar teimum fínt at vit við jøvnum millumbilum skulu til danmarkar á byddara ferð tí at tað bindur føroyar og danmark saman og tað kann mann næstan hava mistanka um at tað er endamálið við tí fíggjarliga leiðslu sum vit síggja í løtuni takk fyri takk fyri so er tað kristin mikkelsen sum hevur orðið erharra formaður ja sum sagt so er tað onnur viðgerð av av av landsinsffíggjarættan ið okur viðgera sum landsstýrismaðurin í fíggjarmálum jørgumniclasen legði fram tretivunda septembur
og av fyrsta viðgerð sett oktobur síðani beint í fíggjarnevndina ein meirilutií

mena og so leingi sum tað er ein hvalbiar vegur so gangur hann kanska ann kanska men hann gangur so
o slett ikki annað tá tað verður ein partur av suðuroyarvegnum tað sigar kristin mikkelsen er púra æftir men kvalbiarmeginum hatta er ein dresfella men tað sær út firá hesar fíggjarlógin sum mann e ætlar seppa av og hvaldbengar ná annars er ta játtan til smyrðul har eri eisini púra samdur við kristin mikkelsen at játtan til smyril áti at vera øtt so mikið at mann fær sett meiri starvsfólk í øllum førum soleiðisnar at man kann klára at halda ferðaætlanina tí hana klárar man slekki at halda heldur tí mann for lítið av starvsfólki soleiðsær at fólkue angað vakt tí hetta varí hvílutíð um okur vilja teg ella ikki so eta lógarásettir man hevur altjóða lógur í dag at fólk hvílatakk fyri ger so væl ckristina mikkelsen ra formaður takk fyri spurninginli poulsen visti okur fyrst taka veginnar endarnir tað fara fleiri túsund tons av avflutningi tá vit siga fiskur og pakningur fara til hvalbiar og tað kemur uppaftur og tað skal alt eftir hesum smala vegnum bæði hvalb og í trongsvági
sum sjálvandi skuldi vera liður í hesun her

á suðuroyaleiðini tí hevði eg væntað mær at sæð á broytingaruppskotinum frá meirilutanum
nú ú kristin mikkelsen sjálv er við í í tí at mann hevði upprioriterað hesa farleiðina p á ein elannan máta eg veit ikki hvat skal til men tað veit kristin mikkelsen allarhelst hvat skal til øtað skal í øllum førum ikki standa á mínum vilja til at játta meira pengar til tað sum skal til fyri at fáa hesa farleiðina upp at koyra soleiðis at suðuroyingar kunnu líta á hetta og so at teir sleppa rímiliga skjótt til frá frá miðstaðarøkjinum vit síggja tað tað tekur upp í einir fýra tímar sum er at koma átakk fyri tað er eit sindur ófriðarligt salinum eg haldi vistmann skal tosa saman ella hava fundarið úumhar er góð plássger so væl christin mikkelsenarrar formaður ja takk fyri brand sandur og tað vísi seg ikki at skorta í vilja frá heldur fráberandrao samdí men eg vil fyrst prøva teir ovastu harrarnir sum sita á róki
ini um teir kunnu fara niður í systemið men tað eru ikki tey sum sita fremsta bonkin sum avgera hvat ið samtykt verður men sjálvari er tað tað besta hvussu tað kemur hanum frá og niður tí tað

okur hekkaði túrartalið tá ið vit tóku við og tað eigur at verða hekkað nógv meir og tað er eisini brúk fyri at
fyri at hava túrar kanska onkuntíðum náttina tí tað er nógvir farmur so vónandi kunna øll á løgtingi standa saman um tað eg haldi tey flestu eiga at hava innsett at tað kann ikki ganga soleiðis sum støðan er takk fyri takk fyri ger so væl kristin mikkesen takk fyri harra formaður takk fyri sigur stenberg nei tað eru ikki so ølia nógvar túrar at mangla í tað eru tríggjar túrur nógvar dagar og mann kann siga at tað er hálvur triðju túrur afturat so hevur tú tríggjar men so kunnu teir planleggja siglingina soleiðis at tað verður regolomessisk sigling so nú er stendur fólk sum skal suðureftir illa skal norðureftir tey sleppa slekkin við bilar standa eftir og fósku
klnodurettur so ætri

eg má siga at at eg havi orsøk til at taka fíggjarnevnd
meni fyri bæði andstøðu og samgongu fyri nógv gott ov nógv sum tey eru samd um so tað er tað er gott nógva tíð sum andstøðan hevur sett á ereg somu tøl sum sum sasamgonga ella nøkur tað er flott men tað er kanska skeiv máti at byrja uppá men men eg má fara og taka nøkur ting fram sum eg ikki kann takka fyri men eg skal nokk koma aftur til hini klokkan vísir einkiólagi ella mann siga tað jaókey so kal man ikki fylgja við men neg var meint øh eg hugsaði mær etta her at mann legst eftir uttanríkis og mentamálaráðnum eg haldi eg kann hóma at mann hevur sætt hundrað og hálvtrýss túsund sum líka sum mann prikar holar á øll ráðini hundrað g hávtrýss

og í uttanvíkis mentamálaráðnum liggur undirvísingarstýrið tað skal spara tvey udrað og hálvtrýss túsund nám sum millum annað ger skúlabøkur sama øki skal spara hundrað og álvtrýss túsund so komu til fróðskaparsetrið fýra hundrað og so lestrarstuðl hann skal minkast við trimum komma eina fimm null milliónir og har er andstøðan og samgongan púra samd og farið frá upp aftir hægriup so er tað granskingarskráin har eisini andstøðan og samgongan púra samd tað skal spara tríggjar komma níggju fimm null milliónir ikki fýra milliónir ella tríggjar komm ínígur men tríggjar komma níggju fimm null

og líka fyri kanska at at enda við einum øðrum spariátaki sum eg ikki skilji men sum eg uttaniva fái svar uppá tað er at frælsi hesin her fantastikisk stovnurin á eiði skal spara við spara trý hundrað túsund áhugavert áhugavert tøl men eg fari at biðja um eina frágreiðing tíverri eg fari til suðuroyar klokkan níggju í fimmoghálvfems ára føðingardag hjá pápa mínum men eg vóni at eg kann fáa eitt svar upp á upp hesar spurningarnar tí eg skilji teir ikki og eg haldi ikki at teir eru rættvísir øh er tað tað at uttanríksmentamálaráðið hevur avlop í ár á kontoðini so er eingi eingin trygd fyri at tað verða avlopið í næsta ár tí okur vita tað at nettupp uttanríkisráðið røkir sáttmálar alheimssáttmálar har eru nógvar útreiðslur av av av ferðing starvsfólkini ferðast nógv plagdu at ferðast nógv men í ár hevur korona sum gjørt tað at tað ikki verið tað stóra so tað kemur at at mangla og undirvísingarstýrið tey sum taka sær av skúlum hjá okum hví tey knappligani skulu hava møguleikar fyri at spara tvey komma tvey undrað oghálvtrýss túsund og tey sum gera bøkurnar og sovíðari hundrað og hálvtrýss túsund tað er eingin frágreiðing í tí eg veit ikki hví so tað er frágreiðing eftirlýsi fróðskaparsetrið bara uttan víðari fýra hundrað túsund og eingin frágreiðing ikki gott absolutt ikki serliga hesum døgum har viku royna at fáa fróðskaparsetrið bøtt um fróðskaparsetrið soleiðis at tað kemur at verða kompatibult samanberaligt við við onnur fróðskaparsetri runt um í heiminum og lestrarstuðulin skal eg garantera fíggjarnevndini fyri eg veit ikki hví ið mandstøðu og samgongu hava akkurát trý komma eitt fimm null sum skal sparast men eg kann garitera bæði andstøðu og samgongu at so koma tvær millum tvær tríggjar milliónir at mangla komandi ár hav eru eingi grundgeving men eg kann so grundgeva fyri at at at okur høvdu spart í okra uppskoti og tær koma nýggjar útbúgvingar afturat bara fara at nevna námsfrøðilhjálparútbúgvingina til dømis so er tað es granskingarskráin her eru samráðingar við es um eina skipan nýggja skipan men tær samráðingarnar verða so ikki lidnar fer einaferð í heyst eg veit at tær verða kaos á økinum okur hava betalt meir enn burdu havt men hvussu so er tað sum mann hevur havt av granskingarsamstarvi við es hevur sett gongd í gransking í føroyum og tað er øgiliga gott hví mann nú knappligani skal seta hol á har og og forstýra tað andstøða og samgonga tað skilji eg ikki tað verður ein nýggj skipan sum ikki kemur at kosta men okur vita tað sum tann gamla hevur kostað men okur vita ikki hvussu hon kemur at síggja út ogu far samráðast um tað eg elsi ikki ein ein gagliður sjálv vi at siga hvast som kemur at síggja út og so tað eisini í føroyum okur hava gjørt eina nýggja lóg um gransking menning og nýskapan hon kemur at kosta hon bleiv samtykt og kemur í gildi fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu og har skulu kur seta eitt ráð fyri gransking menninsg ug nýskapan ein ráð sum skal ráðgeva politikaranum sovíðari tað kemur at kosta ookur koma ikki at hava pengarnar til tað og umframt tað so havi okur eisini roynt at fáa samstarv við es um aðra gransking á mentanarøkinum og tí tí kreativa økinum tað sum eitur írasmus og kreativ yuropa so eg vóni eg vóni enn einaferð at fáa eina góða grundgeving fyri at lesa sparingina eisini viðvíkjandi frælsinum ái sum ger eitt megnararbeiði men annars takk fyri at felagið fyri lesi og skriviveik fyr eina hægri játtan ja at vitjað har tey gera megnararbeiði ósjálvsøkið arbeiði musikkskúlarnir sum okur øllr góð við har har bæði um og vónaði at fáa trý hundrað kanska fimm hundrað túsund í hækking og tað skal fíggjarnevndin eiga allar aðru fyri at tað er fantastiski eg síggi eisini andstøðan ikki bara samgongan fígjarnendin eisini annstøðan gevur eina góða hækking eina komma tvær milliónir frá samgonguni tað er gott gooltransleyt mangaði hundrað túsund erat arbeiði sum er gjørt og sum kemur at flyta okkum nógv fram føroyska málið málráðið eisini hundrað túsund afturat og mann hevur sett manngarður um tjóðleikhúsið og listasavn føroya og hevur játtað ávíkarvist eina komma tvær fimm milliónir og eina komma fýra til tey arbeiðini tjóðleikhúsið tað er í gongd at finna ta røttu staðsetingina tað er bjóðað út ein kapping um staðseting og tað næsta tað verður tei taðe komu upp á pláss so fara arkitektarnir at koma við uppskotið um hvussu tað skal síggja út takk fyri at fíggjarnevndin hevur funnið útav at har var skilagott at játta fleiri pengar soleiðis at mann kann fara til arbeiðis eisini aftan á tær kappingarnir eru lidnar so hugsaði eg og siga nøkur orð um tekniska skúla í klaksvík har hevur mann biðinm tvær komma fimm milliónir til ein aula og tað eri glaður fyri men har er eitt ivamál sum sum beint nú er komið fram og tað er tað at har er at kavos í í í tekini nýggjara bygninginum sum kanska skilagott hevði verið at gjørt nakað við áðrenn kanska kundi okur fingið eitt prát við fíggjarnevndina um tað um tað var skilabetri kanska at tikið og og loyst tann trupulleikan kanska onkur kundi sum hevur hevorðið serliga tað tann skúlan á hjartað kundi kundi fara ag kannað tað eisini settsi inn í tað tí tað hevði verið skilagott kanska at at funnið út av um mann fiskt kuldi tikið ta um byggingina áðrenn tann natúrliga umbyggingin til av eini ela bygging av enni aula eisini bleiv gjørt so har er ikki so einfalt og listasavnið tað ereftir øllum at døma er er viðurskiftini við tekini harúti truplari enn okur hildið tí beint nú hevur stýrið havt ein ein teimaut kalla mar tað væl har tey hava tosað um hvat ið eigur at verða gjørt á listasavninum men har hevur hevur fíggjarnevnd soð set ein koma fýra milliónir afturat bartura afturat takk fyri tað vit fara a enda við at takka fyri at mann hevur givið kris fimm hundrað túsund afturat umsorganaheiminum gloriði trý hundrað túsund afturat og mann hevur játtað bláarkrossið fimm hundrað túsund afturat ótrúliga flott tí hetta eru øll trý støð sum gera eitt har ið eldsálur gera ósjálvsøkið arbeiði menniskjum til til frama sum so sanniliga hava brúk fyri hjálp líka enda við at eg haldi tað var um tað var aksel johannesen ella kristina háfoss sum tosaði um neyðhjálp tey hava uppskot at hækka hana við einari millión eg vóni at tað verður eitt átak sum okur kunnu gera til næstu fíggjarlóg tað er hvussu mítt mál og ítróttarsambandið tað farið eina hálva millión frá afturat frá samgonguni andstøðan sigur eina millión men tað er tað er gott at báðir partar eru samdir um at fara gongd við tað takk takk fyri so er tað viðmerking fyrst er ta johannes joensen gersuvæl ja takk fyri ha formaður tað ljóðar sum landstýrismaðurin og fíggjarnevndin ikki hava samskifti rættiliga um hesar skerjingarnar sum eru hvussu er framdar men eg hugsi sum skal halda u bolonia sáttmálan hjá setrinum so má noyd til at fáa eina hægru játtan ikki lækkað játtanina atlað bar at spyrja landstýrsmann um um tað sum eitur lærarútbúgvingin
skuldi endurskogast ella eftirmetast saman við fleiri øðrum útihósanum úti á
sestrinum tað kemur væl at kosta eitsindur av pengum hvar liggur í tað málið ella er tað við í fíggjarætlanini takk fyri takk fyri ger so væl jenesarana øtakk fyri nei eg haldi ikki nú havi eg verið eg havi faktiskt verið eg haldi íg fimmogtjúgu l seksogtjúgu ár á tingi og hetta er nøkulunda tað sama at at fíggjarnevndin hon tekur til síðst og sker gjøgnum so tað er ofta iriterað tað landsstýrisfólkini nógv í hesum førunum
irriterar tað meg tí at eg haldi at tað gangur øgiliga nógv út yvir
mentamál tað tað tað haldi eg v fyrisitingina í skúlamentamálaráðnum øhviðvíkjandi endurútbúgvingini av lærarum og hetta at fáa fróðskaparsetrið at atá samanv wøg sum onnur setir eftir bolonjusáttmálanum so koyrir ttað arbeiðið gott okur havi ein unga mann sum situr á arbeiði nettupp við bolonju og øðrum sáttmálum og roynir at fáa skil á tíð tí tað hevur staðið faktiskt eg haldi í seinastu tíggju árini eer einki hent á økinum men okur eru farin í gongd í arbeiði og oku skulu nokk koma á mál lærarútbúgvingin tað er ein kanning sum verður gjørd og okur eru í gongd við nú at finna tey røttu fólkini at sita í í tí sita fyri tí arbeiðinum og tað eru fólk uttanfrá altso uttan fyri føroyar sum skuldu eg spurdi nemiliga í gjár eftir hvussu tað gekst tað manna ta nevndina og lyftið bar at eg skuldi fáa svar upp á ta nevndina í hesi vikuni takk fyri so er tað aksel væ johannesen sum hevur eina viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður ømá lanstursmaðurn umbera mær vissu eg hoyrdi skeivt helt meghoydi atlandsursmaðin segði at mann hevui skorað í játtanám bæði samgongu og andstøðuumboðini andstøðu umboðin hava faktikt hækkað v li hækkað játtan par eina millión til undirvísingartilfar til undirvísingartilfari halda vit øll eru samd um at vit kuluhava meira føroyskt undirvísingartilfar bæði fólkaskúlan og miðnám skal mann gera tað so er o neyðugt at hækka v játtanina
tí at tað tað kostar pengar ø annars kom næstumaðri inn á ter við es granskingarskrá øhikki viðurgjøra
frð nøkrum øðrum skylduna men hat talið hava vit fingið frá samgonguumboðnum við tí andstøðuni men tað vir ljóðað at tað kemur eina nýggj skipan sum fer at gera tað bíligari enn tað sum hevur verið higartil landstýrsmankann ætta meg men eg misttað ikki tí mistaki meg í tí men er upphæddur tá skeivast so vilja vit javnafar sjálvandi játta tað røttu upphæddina takk fyri ger so væl jensarana nei eg haldi ikki eg segði tað at andstøðan og samgongan vóru samd um hetta her at skerja ná tað haldi eg ikki men tað var lestarastuðulin og og granskingarsamstarvið við euf og tað verður bíligari tað vita okur men okur vita ikki okur ána ikki hvuss nógv tað vóru bíligari og okur ána heldur ikki nnær tann sáttmáli verður um
skriva millum eu og føroyar men
kemur skil á tað vita okur um tað verður í heyst ella a tað verður og nær heyst um árið ferð tað vita okur ikki men tað verður ikki sama skipanin sum okur meta at eg haldi tey flestu heru tingini eisini forfordeildi føroyar har okur betaltu meira inn og fingu minni út men tað verður en nýggj skipan men es skal fyrst finnaú av hvussu hon sær út og so skuldi samrøðast við es og tað finnur okur av takk fyri so er tað siri stenberg ger so væl takk fyri harra formaður ja eg haldi eisini tað er óheppið at gera skerjingar innan fyri skúlaøki tað fór heilt sikkurt at raka okkum aftur upp á onkran máta so eg hopi at tað kemur upp á pláss og so hevði ein spurning um eisini ítróttarháskúlan í vági har hevur verið umbært eitt samskifti við mentamálaráðið um eina játtan til at gera skúla
og eg havi havt tað frammi onkuntíð fyrr og tá var tað
sagt at mann bíðaði eftir onkrum tilfari hvar er tað málið í í systeminum kundi rokna við at tað er nakað sum kann koma upp á millum aðru triðju viðgerð ella hvussu langt er tað komið tað arbeiðið at fáa greiði á tí sum eg havi hvussu skilt á teimum sum arbeiði við tí so meta tey seg hvussu hava gjørt tað sum tey skuldu atakk fyri takk fyri ger so væl jensaræna eg má siga at at har er nógv for nógv ógreitt í tí málinum til at eg tori at fara í í holt við at gera nakað eg seta nógv verk siga tað soleiðis har nógv for nógvir træðrir sum muga útgreinast áðrenn okur kunn fara at
eta tað á eina fíggjarætlan
men tað arbeiðið er okur úr gongd við og tað skulu okur nokk finna útav eisinitakk fyri so er tað edva jacobsen ger so væl ein partur av av sum er á fíggjarlógini tað er at fara undir næsta byggistig á miðnáma kambsdali og so var tað eisini rásin at fáa sett tað í eina eina trygga legu aftur so mann fær ta útbyggingina á skrá sum faktiskt hevur bíða rættiliga ja va líkasum steðga upp
kinmiðnámar kanstaðu var eisini líka sum komu stíður í og tað er fantastiskt at tað eg komi aftur á
maskinnarin soleiðis tað kann blíva gjøgnumført hvussu er við nú hoyrdu vit í sambandi við øktstarvsfólk og nánsfrøðingar til dømis at atað kemur onkur kanning í februar mánað tað er er tað møguligt at fáa arbeitt víðari við tí eftir teimum nýggju tølunum sum sum eru við á fíggjarlógini soleiðis at at mann fær gjøgnumført ta kanningina sum vísir tað at tað skal koma ein kanska ein klassi afturat illa tí tað er tað er eitt øki sum er øgiliga mann sigur strongt fyri at fyri at fáa víðkaðtakk fyri ger so væl ja fari at taka tað seinasta fyrsta er ein kanning sum búskaparráðið ger fyri uttanrítsu mentamálaráðið og okur vænta svara í februar mars og tað er ein kanning sum skal vísa hvussu tørvurin er á útbúðnum innan fyri røktarøkið innan fyri heilsuøki og barnagarðsøki og sovíðari hvussu
tørvið fer at verða tegnini alt næstu tíggju árini tað skulu vit brúka sum eitt grundarlag
fyri at skipa arbeiðið hin spurningurar góðir tí at hann samsvarar spurningin hjá siristenberg í fjør vór okur í somu støðu við útbyggingini á kambsdali og rásinni sum okur eru í dag viðvíkjandi útbyggingini av ítróttaralskúlanum í vági har var nógv for nógv ógreitt okur kundu ikki fara í gongd við tað men okur hava arbeitt við tí og eg eri komin í ta fantastisku støðua at okur nú kunna seta ja seta ferð á bæði í kambsdali og í tí fantastiska arbeiðinum sum hevur gjørt á á á á rasini í í í runavík so tað tey bæði koma í gongd nú og og so taka okur líka greiðar tráðirnir viðvíkjandi ítróttafráskúlanum vági áðrenn okur kunnu fara í gongd við tað takk fyri so er tað jørgun niclasen landsstýrismaður sum v orðið ger so væl harra formaður ja fíggjarnevndin er komin við sínum áliti og sjálvandi sum vanligt so eru flytingar gjørdar av tølum
og nú tað er nokk ikki bara hendan fíggjarnevndin men mann kann kanska seta nøvn á summi av tølunum men
men lat tað fara tit sum so ikki nakað nýtt øh men tað sum eg má siga nú havi eg hoyrt samgongu andstøðu keglast um hvussu fantastiskt vit eru og hvussu ræðulig hini eru og g so sjálvandi eisini umvent men tá eg hyggi eftir hesum álitinum nú valdur ruttvang sum fíggjarnevndarlimur ikki at koma við einum uppskoti men tað gjørdi javnaðar og javnaðarflokkurin í tjóðveldi so má eg siga at tað er ikki stórur munur á tí veruliga uppskotinum og tá hugsi eg um fíggjarpolitikk hesin munurin er ógvuliga lítil hso okkurt sigur mær at retorikkurin um hvussu ræðuligi hini eru hvussu góð vit eru hann er kanska yvirspældur tá ið eg lesi hetta fíggjarlógaruppskotið við teimum broytingum fíggjarnevndin mælir til lat okkum fyrst hyggja eftir rakstrar sparingum har hevur mann samgongan í í fíggjarnevndini hevur á øllum stjórnarráðunum og á eini røð á almennum stovnum skorið niður upp á rakstrin altso mann sigur at fyrisitingaumsiting skal hava minni pengar enn tað sum var sett á tað sigur samgongan og tað sigur andstøðan eisini so eg má bara fegnast um at her er alt løgtingið samt um at fyrisiting ogumsiting skal koyrast niður her skal sparast tað eru greiðu boðini frá øllum løgtinginum og verður tað hetta her sum verður samtykt tað má tað væl vera tá ið øll fíggjarnevndini mælir til tað mso er boðskapurin púra greiður til okkum sum sum fyrisita at her verður minni til umsiting ogfyrisiting her má so er mann farin inn bæði andstøðusamgonga við at minka upp á lógarbundnar játtanir og í summum førum er ta metingar frá ráðum men í øðrum førum er tað fíggjarnevndin sjálv sum hevur gjørt metingar um at lógarbundið fer at brúka minni tað er ikki óvanligt at tann fíggjarnevndin ger tað tað er bara eitt sindur óheppið at mann ger tað htí tá ið landsstýrið er komið við sínum metingum upp á lógarbundi so er tað við teir teimum teir tí fakkunnleikar sum landsstýrið hevur og at mann so í fíggjarnevndini setir seg at broyta tølini løtu mann landsstýrismannin her sum nevndur lestrarstuðul altso hví er mann funnið upp á at skera tað niður tað eru eisini onnur ting so men tað sum kanska verri er tað er tað at hesar minkingarnar á lógarbonninum tað kann væl vera at hatta vera tað sum mann setir í her men uttan mun til hvussu nógv mann minka tað talið í hes fíggjarlógini so vilja lógarbundinu útreiðslurnar vera tað sum er brúkt tá árið komandi er liðugt um tað so verður meir ella minni enn hetta talið tað sum kanska eitt sindur óheppið í hesum tað er at mann so tekur lógarbundið yvir og brúka tað til rakstrar hækkingar tað eri eg eitt sindur armurum og har má eg so siga at har er andstøðan rdhondá sum sum samgongulimir í fíggjarnevndini har í samgongamælir til økja raksturin við níggju milliónum meðan andstøðan mælir til við nítjan milliónum og tað er bara har eg royni at siga altso ein rakstur sum mann setir upp hann skal mann ikki ganga út frá at hann fer niður aftur í morgin ein rakstur hevur tað fyri at ferðan jamen so fer hann ofta uppeftur heldur enn niðurligt øso tá eg nú siga at at at munurin ikki er so stórur sovóru sparið í uppskoti í tinginum sum eru slept tað var innan heilsutrygd millum annað tað var eisini innan sjúkradagpengar og har hevur so samgongan sagt jamen løgtingið hevur felt uppskotini og tí má mann so seta játtanina á sum sparingin annars skuldi vera men har hevur andstøðan sæð burtur frá tí altso andstøðan var var var púra vill um at at tær sparingarnir ikki máttu gerast men í sínum uppskoti so seti mann ikki tað á eg má bara vóna at tit tí tey ikki hava ordiliga havt tíð til til at sett tey á tí at eg ivist iki í at at tað burdi verið t lla ella ella eg tað jú ver li óserjøst og og andstøðan er ikki serjøs sjálv formaður

so kemur landsstýrið hevur so biðið um nakað av peningi og tað sum landsstýrið hevur biðið um er serliga tá tað kemur til raksturin og tað er til at koronakanningar halda fram

fíggjarlógin sum var løgd fram hevði einki korona við men tað er so við í uppskotinum frá samgonguni í fíggjarnevndini landsstýrið hevi biðið um pening til tað men har hevur andstøðan valt ikki at taka tað við heldur altso so so so eftir fíggjarlógaruppskotinum sum andstøðan skjótur uppi hav so skal ongar koronakanningar vera tað tað tað haldi eg meg vita at tað meina tey ikki

so kemur tað til løgur og har mælir so fíggjarnevndin til og har er samgongan dupult so góð sum andstøða nú vendir tað við altso raksturin tá er tað vinstravendu flokkarnir sum vildu økja raksturin dupult so nógv sum samgonga borgarliga samgonga men tá tað kemur til løgur so bítur um nú er tað samgongan sum vil økja løgurnar meira ja dupult so nógv sum sum andstøðan ger um tað er eitt tekin um um høgra vinstra politikk men munurin er ikki eksplosivt stórur

so hevur landsstýrið eisini ynskt nakrar flytingar og og har hevur andstøðan eisini gloymt tær altso eitt er ja nú vit hava strandferðsluskipini altso seinastu dagarnar at hava fimm av skipum sum hava røkið oyggjarleiðirnar liðið altso terna hon liggur í sínum lag og ritan er eisini til neyðuga klassing og erla kongsdóttir fekk ein trupulleika og so varð hasfhjord sendur inn og fekk eisini ein trupulleika og so líka sum smyrðil eisini so t hetta má vera hendingaríkt ríkt vikuskifti men tíbetur hashjord og smyril siglað enn og vit gera hvat vit kunnu royna at fáa loyst hetta tí at er sera sera avbjóðandi men ternan vita vit øll eg nógv meira tard enn fyrr hildið og tí segði við fíggjarnevndina at tann má peningur setast av fyri at fáa gjørt tærnuna í tann stand sum skal til fyri at fáa eina góðkenda og og tað vil siga vissi mann vissu uppskoti frá andstøðuni hviri samtykt jamen so má ternan takast av beting og leggjaseg í kay hon fær ikki sjúklingarloyvi og eg giti at frá andstøðuni er ettein feilur tí eg giti at eisini andstøðan vil hava færlurna gjørda aftur sum skjótast og fáa ina sigling men samgongan hevur so samtykt tað eitt annað sum heldur ikki tikið við frá landsstýrinumtað er het er við kalibrering av tí nýggja avansaknaskipinum at tað nýggja havransaknaskipið og magnuseinasu skulu síð um so í trola onkur skemtaði við at tae fyri at tann nýggja skipið skal klára at fáa allíka lítið av fiski sum magnuseinassuon plagdi at fáa men men eg haldi og tað er er tað skuldi verða gjørt í ár men av sankingum so er tann kalibreringin ikki gjørd so tískil hevur landsstýrið ynskt at fáa játtanina setta á fyri næsta ár men tað er altso spardi pengar í ár taðer teir somu pengarnir og tað haldi eg eisini at andstøðan hevur gloymt øh so skal eg taka hetað alt samalt sum hetta er so má eg siga at her er ikki serliga stórur munur á samgonguandstøðu tað er nakran í ansir meðan vinstravenduflokkarnir vilja hava meira rakstur og minni til løgur og og samgonguborgarligu samgonguflokkarnir ynskja meira til løgur heldur enn og su minni til rakstur men tølini eru ikki so stór at at at at atað er eyðsýniligt so her er altso ikki stórur munur á hesin her og hevði andstøðan havt tey ting við sum eg havi víst á her sum eg gangi út frá tí t hava gloymt so hevði munurin verið verið heilt lítil men sum sagt vit hava her eina fíggjarlóg sum fer upp á góðar tvey hundrað milliónir krónur í halli og so kann mann siga er tað ikki forvánaligt jú men um tingini normalisera seg aftur bara fyri at taka at um um skrásetingargjaldið á bilum og um partafelagsskattur og um vinningsbýtiskattur hevði verið aftur verið tað at tað var í tvey túsund og nítjan so varð avlop á hesi fíggjarlógini so tað er ikki verri enn so tá korona e vekk so vildi henda fíggjarlógin víst eitt avlop uttan at vit broyttu nakað takk formaðu takk fyri so er tað johannes joensen sum hevur eina viðmerking ger sovæl har formaður eg onkuntíð tosa nókk so nógv um hetta her við busskoyring til smáar veit at tað hevur verið akrar umrokeringar vera ella hava verið men eg havi ikki sæð nakað enn her í fíggjaleimunum sum bendir á hvat mann ætlar at gera eg ætlaði bara at spyrja landsstýrsmannin umhvussu eg vil koyring til smábygdirnar
til dømis bø og gásadals hafaf fynni takk fyri
eg kann bara siga har at eysturoyartunnilin opnar og í tí sambandinum so verða sjálvandi umleikingar gjørdar á samferðsuni og tað sum liggur fyrst fyri tað er at fáa tær leiðirnar norðanífrá tá tær nú koma ígjøgnum tunnilin men samstundis sum klaksvíksbussurin ikki fer at koyra ígjøgnum sundaleiðis
so blívur jú eitt hol
og har og tað vil siga at nú er funnin ein loysn fyri hvussu ið mann fær hasi økini samskipari hvat pláss so verður fyri meir dugi eg ikki at siga teinurin blívur styttri at koyra hjá bussinum men bumdgjaldið er ógvuliga høgt fyri bussarnar so tann sparingin vit fáa við minni koyring verður eftir øllum at døma og kanska gott varð tað etin upp av tunlinum so so vit hava avbjóðingar her og og tað sum liggur fyrst fyri tað er nú í eysturoyartunnilin opnar at fáa tær rutirnar at kunna samla fólkini og koyra tey til arbeiðis og heim takk fyri so er tað kristian andreasen sía viðmerking ger so væl ja h takfyri hara formaður eg ætliat líka at spyrja jørgunniclasen o fíggjarmálaráðara hvat er status viðvítjandi innkomumvegnum til havn til havnar tað er soleisnar at tað er gjørdi ein semja fyri nøkrum árium síðani sumø sum skuldu kosta í landskassanum nakað oman fyri hundrað milliónir krónur eg síggi atí fíggjarlógini eru avsettar góðar tíggjumiliónir komandi ár til vegin eg veit eisini at tunnilsfelaga
skal gera ein part sum verður umframt at landsstýrið skal koma við og tí fari egt
spyrja hvat er inglandi status við at fáa ta málið avklára á sama hátt sum át nú klára innkomuvegin lei fjøru vegin í runavík og síðari tað er áhugavert at fáa vita frálandsvíkis monninum takk fyri har formaður takk fyri ger seg vælja ja greit so ofta frá tí at tað sum vit hava sett pengar av til er fyrst og fremst at fáa villingardalsvegin bunnan í rundkoyringina til eysturoyartunnilin og har í teir sívna kommuna og vit hava gjørt av teilmum um at tórhavnar kommuna ger íbindingarnar og so sjálvan vegin ger landið tað er ein kostnaður upp á einar trýogfjøruti milliónir
tunnilsfelagið skal gera sín part
muman igja um eina sjeyogtjúgu milliónir men harafturat var upprunaligu prosjektinum frárundkoyringini frá eysturoyartunlinum og oman í kaldbaksvegin ø og tað tann parturin er landsins uppgáva at taka sær av men fyribils hava vit valt at bíða við tí lat okkum síggja hvussu ferðslan fer at koyra altso fólk sum koma út eftir kaldbaks fyri behøvast ta ein eyka veg at fara niðaná beinanvegin verur ferðslan meir enn so at tað kann brúkast so tað bíðar h og tað sum so er avbjóðingin tað er hvussu mann bindir villingardals vegin í í oyggjarvegin har hevur jú landsverk havt upprunaliga ein veg og tað vildi mann mett sum eina landsuppgávu men eg veit at í tórshavnar kommunu haldi eg veit ikki meghvat torar siga øll ynskja heldur eina tunnilsloysn so tað sum verðið og hugt upp á við tí tað er ja men kom man við einari milliónaupphædd frá landinum til dømis tað sum ein vegarloysn hevði kostað og so kann tórshavnar kommuna annars sjálv avgera um hon ger tunnil h tey tingini eru sum so ikki komin upp á pláss men hini haldi eg tori at siga er avtala at kommunan ger tað er bara ikki undirskrivað og komin fyri tingi men tað er sum sagt á gáttuni takk fyri so er tað siri stenberg viðmerking ger so væl takf fyri har formaður g vi havi tveir spurningar tann eini er hetta her við at endurnýggja strandfaraflotan hvussu mann ætlar at at grýpa ta prosessuna ann tíe hvussur alt sum týrir upp á at har er neyðugt at gera nakað eisini í mun til at farirnar er s gamlar so har gongur ikki nakað serligt t tan eini spurningurin

í samband við hvaldbiartunnilin so tá vegirnar boðu hana við sum fleiri hava víst á ikki er hóskandi til til framtíðina hvørfall eru nøkur ætlan at gera nakað við tað sum eg skilti so var tað ikki endiliga ein spurningur um pengar tí at møguliga eta avsett í verkætlanini eg havi ikki oriliga svara upp á tað men tað veit landstýrismaðurin kanska at upplýsar á tinginum takk fyri ger so væl jørgun niclasen ja viðvíkjandi tí seinna kválbiartunnilin og tað sum vit hava bíðað eftir tað er at fáa endaligu uppgerðinar hvat var nú kostnaðurin av hvlbiartunlinum í mun til hvat ið eg játta vit hava hvussur havt eina grundaða vón til at tað fer at leypa so mikið av at mann fær gjørt vegarloysnina
og hvussu so er hvalbiamegin fyri tær pengarna men vit
vit hava ikki tað talið enn ber tað til innan fyri prosjektið so verður tað gjørt innan fyri innan fyri tað prosjektið tá tað kemur til strandferðsluna ja vit hava hetta seinasta árið fingið eina frakt ferju afturat sum vit ikki høvdu áriðn vit hava eisini fingið eina tvíkilju til landið nú men sum tey flestu vita av so er neyðugt at gera meira á hesum økinum bara akkurát í løtuni er tað meira at fáa ferðsluna at koyra her og nú tí tað kemur so ikki nakrað nýtt skip soleis beinanvegin tað tekur tíð so tað er neyðugt at finna langlígar loysnir her fyribils hava fingið tvey skip inn afturat og taðn eina liggur í løtuni hitt royni seg á nólsoyar leiðini sum at avloysari so men men her er er neyðugt at fáa sett ferð á ein endurnýggjan av avflótan hjá standfartakk fyri so er tað høgni hoydal som fer ei naka viðmerking ger sovæl ja harra formaður eg helt at landstýrsmaðurin brúkti rætiliga nógva sínum talutíð upp á andstøðuna tað er so í lagi og hasa niðurstøðu haldið var so kortini segði an ter eingin munur á andstøðu í samgongu so eg eit ikki vs u t búka st nóva típ á andstøðuna men tað løgni er at vissi eg havi lisið hetta rætt so er tað hvussu tann munurin at uppskotið hjá andstøðuni hevur eitt avlop upp á fýra milliónir
meðan uppskotið hjá hevur niclasen hevur eitt hall upp á tvey hundrað milliónir tað er so ein ávísur munur og so
og hjálpir tú at eitt uppskot um at minka heildarveiddikina í hundrað og einogtjúgu milliónum so mín spurningur er bara í mun til tað sum landsmaðurin segði hvør er fíggjarpolitikkurin hjá hesi samgongunija tað ger so væl jøkan niclasen ja nú segði jøkan heita at uppskotið andstøðuni gav eitt yvirskot á fíggjarlógini upp á fimm fýra fimm milliónir og tað hjá samgonguni var eitt undirskot upp á tvey hundrað altso tað er ikki tað er uppskotið eg havi her altso tað er ikki undirskotið er á báðum tveimum men tað er munur á undirskotinum
og tann munurin kemst av tí at andstøða
eg vil siga hava gloymt at sett peningin av til koronakanningarnar ella at andstøðan hevur gloymt at ternan skal gerast aftur og hevur gloymt eg sigi gloymt tí tað hopi eg atnýggja allansøknaskipið skal kalibrerast so so munurin er ógvuliga lítil tó brúkti eg eitt sindur av tíð upp á at siga at at at andstøðan vil økja raksturin dupult so nógv sum samgongan og samgongan vil økja løgurnar so dupult so nógv sum andstøðan ger tann tann lítla nú ansan er ein munin annars hava bæði tvey eitt eitt hall sum ikki er so bikvulítið men eg haldi ikki at vit skulu sláa alarm yvir fyri tí tað eru á einari slíkari stødd at tá ið tingini er normaliseraðir aftur so vil hetta automatiskt vera eitt autop takk monitakk fyri so er tað høgni hoydal sum hevur orðið ger so væl ja harra formaður eg fari at byrja við trimum viðurskiftum sum eg haldi eru góð í broytingaruppskotinum hjá bæði andstøðu og samgongu og tað fyrsta av teimum tað er veðurstøðan
tað er ótrúliga fegin um at veðurstovan verður sett á stovn tað hevur tikið sína tíð og alt fyrisøkarbevið varð gjørt og nú verður so játtan sett sum vit vona at koma at fáa sett veðurfrøðing síggja sum gjørdilin í gjárini
eg haldi eisini sera gott ati at musikskúlarnir fáa eina eykajáttan andstøðan hevur eitt sidur meira av pengum menn men samgongan hevur eisini sett pengar av til musikskúlarnar tað haldi er sera gott og eisini at nakað peningi settur av til hetta við googultansleyt og okkurt annað á á tí mentanarligu økinum øh men tá ið tað er sagt harra formaður so hugsað egat siga bara heilt stutt við teiri tíð sum nakað um støðana sum e halda sum er í fíggjarpolitikkinum tí tað tað hasum eg haldi tingið eigur at viðgera og har er støðan tann harra formaður at vit kunnu viðgera fíggjarlógina við ógvuliga ymiskum brillum og eg haldi t vit viðgera haina við sera ymiskum brillum bæði nú og í í árunum sum fari er og tað er kanska ikki sov løgið tí eftir mínum tykki so er tað hent í føroyskum politikki og føroyskum stjórnmálum og kanska er tð helt hent um allan heim við at tað er ilt at síggja yvirhøvur nakra politiskar kós nakra hugsjón aftan fyri tað sum gjørt verður nøkur virðir tað vil siga at tað verður mest av øllum ein spurningur um hvør rakar brandin at sínari køku og tað síggja vit so serliga her eisini tá ið fíggjarlógin hevur verið til aðru viðgerð at tað eru mest áhugamál tr kuna veð lokal tær kunu vera samfelagsbólkar tey kunnu vera kapitalógarmál tí tey sum telja men tað er eingin samanhangandi kós eingin visjón og eingi hugsjón aftan fyri tann politikkin sum førdi verður og tað sum liggur mær mesta hjartað í tjóðveldinum tað er sjálvandi her er eingin tjóðskaparlig kós tað er einki mál fyri ein sjálvberandi búskap tað er eingi eingin vinnulig kós um at skapa javnar kappingartreytir hjá vinnuni og fáa harvið at fáa styrkt búskapin har heldur eingin kós um umlegging til grøna orku og umhvørvisnýtslu og heldur ikki nøkur kós um at skapa samhandsfast og rættvíst samfelag og einar føroyar har tað eru javnir møguleikar kring alt landið og tá verður úrslit sum hettar tað vil siga at tann tað gamla orðatakið um at um tú sigtar eftir ongum so ert tú vísur at raka rætt ellaskeivt tá tú fært ongantíð mett tú var ongantíð viga politikkin á nøkrum nakrari váskál og eg eri heilt heilt ómetaliga bæði stúrin og harmur um ta fíggjarpolitsku kósið sum er sett at vit frá einum ári eru farin frá einum avlopi upp á meir enn hálvan milliard til eitt hall í hesum árinum altso í tvey túsund og tjúgu upp á eisini hálvar milliard og so kanska nakað minni hall næsta ár tað er eina ófatilig broyting og tað láðir meg eisini til alt tað sum vit hava strýst fyri so nógv ár fyri at byggja upp øtjóðskaparligu í føroyum vit hava nú havt koronutíðina tað hevu ikki kostað vit eru komin rímiliga væl ígjøgnum tí tað hvu kki kostað ræðia nagvar pengar á landskassanum men bara hetta árið er altso fíggjarpolitikkurin farin eina milliard skeiv á vegin og hugsa tykkum nú hvørja ferð vit skjóta upp at skerja bloksstuðulin lat meg siat vit skópu allan bloksstuðulin burtur tá veit eg nógvir føroyigar siga til og so fær fólk at óttast men í veruleikanum hevði tann avgerðin og tann avgerðin verið minni enn tað sum er hent bara í samgonguni her páhálvt annað ár her mán ment eina milliard skeiva vegin hitta hevði verið seks hundrað og sekstan milliónir og eg haldi iki vit ivast i vit fara sjálvandi fara vit at megnaa tí vit hava eitt so mikið ríkt samfelagt kanska at ríkast tjóðina ríka samfelagið í heiminum sum vit megnað eisini tað so tað áti at lærta okkum eisini tá ið hin kreppa kemur inná okkum sum hesiferð í korona so ber tað væl til at megnað tað tað ber eisini væl til at megna at hava ein sjálvberandi búskap uttan lágsstuðul heldur en ta støðu vit hava nú har tað altso er hvør rakar brandina sínari køku har ið føroyski fólkatingsmenn eru farnir at føra mentanarpolitikk við donskum pengum tað vil siga í veruleikan n tka avgerðirnar um hvat ið mann satsar uppá eina ferð føroyska mentan og annað uttan at yvirhøvur havt nakra demokratiska viðgerð í føroyum og tað er okkara alalstóra avbjóðing og eg vóni at sjálvandi vit fara at gera alt fyri at fáa kósina at venda øh hin avleiðingin avheim politikkinum er tann at vit eru vald eftir okkara tykki til at tæna allar tjóðini til at vera góð við landskassan til at hava ein sterkan búskap sum vit megna at at standa ímóti tá i tá ið tað gongur ímóti men í løtuni eru mann í ferð við at tøma allar kassar og allar grundnar og eg fari at siga harra formaður at eg havi sett mær fyri eg fari ongantíð at vera við til enn einaferð at koyra føroyar út móti eggini og tað fari eg halda fast við øh men við hesum politikki nú verður førdir so eru vit á veg til tað sum vit hava sæð so oftani at tá ið hesir flokkarnir koma til valdið so verða kassan er tømdir tað verður givið til tey sum hava allarmest og tað eina pargatil tey sum hava allarminst og tað ger tað harra formaður ella frú forkvinna at úrslitið verður tað at sambandsflokkun kann prógva at vit ikki lára at standa egnum beinum og fólkaflokkurn prógva at vtikki hava ráð til vælferðina og tað er tann ringasta kombinatiónin vit kunnu hava yvirhøvur so frú forkvinna eg fari at mæla staðiliga til at ætlan og kós og mál koma inn aftur í fíggjarpolitikkin annars eru vit í veruleikanum á veg móti tí heilt skeivvið gongdin har upp á eitt ár er farin longur burtur frá tí sjálvberðandi búskapinum enn ja enn eg haldi eg havi upplivað í mínar forkk fyri ein viðmerking frá christiandreasen gersovæltakk fyri frú forkvinna eg gangi út frá tí at tann fíggjarpolitikkurin sum tjóðveldið ælsær førara avspegla seg við tí uppskotinum sum fyriliggur í verandi fíggjarlógaruppskoti nevninian at vit skulu hava eitt nei it kuluha eit eitt avlop á fíggjarlógini uppá fýra milliónir krónur tað stendur í hvussu her á trýogtjúgu samstundis skjýtir sjóvenldi upp at skelja ríkisvoytingina við hundrað og
einogtjúgu milióni krónur tað vil siga at tjóðveldið skýtur upp at vit skulu hava eitt hall
upp á hundrað og sekstan milliónir krónur áv fíggjardagti og eg fari at spyrja tá ið man hevur tosað uær eina milliard sum ti et farið skeivan vegin vist tað nú væl sleiðisum høgni hoydal f forfínar sigur hví við meg verður tað so ikki upprætt aftur í einum uppskoti egein mótuppskoti sum gevuð teimumliardina í avlopið hví kemur han ið ein uppskot fara fýra iliónir krónur og eygnjani eini hætlligupa undir sekstan millóni krónur er tað forsvarliga høvatag el ger so væl ja frá forsakanum tað er fullkomnar forsvarligu fíggjarpolitikkur vórðu vit sinkr andreast hevði fylgt við í føroyskum politikki so era a eisini sæð at tá ið vit tóku avgerðina mátti trýsta á fólkaflokkin tað var einda tinglonkúgum gróti tá til at minka bloksstuðulið tá sum var við einum triðingi reelt faktst ið henni við nvið helvtini er tað blivið til nógv meir tað gjøgnum árini tá segði søgdu øll at tað fór ikki at ganga tað er ikkifyri en vit taka avgerðin um at vit skulu hava ein
sjálvberand búskap vil eisini fáa ein fíggjarpolitikk sum
avspegla tað sum vit eru eisini reiðar at taka eitt hall á fíggjarlógini í eina tíð til tess at fáa ein sjálvberandi búskap tí harvið fáa vit eisini ta desiplinuna og ábyrgdarkenslu inn aftur har mann ikki bara futtar alt av sum ein sum ein annar brennivargur hvørja ferð kassanir eru fullir og tað er tíverri tað sum við henda her og so mugu onnur rudda upp aftur e øll tay árinni eg havi veri í samgongu vegna tjóðveltsfokkinum hava vit havt yvirskot á fíggjarlógin hvørt er við einasta ár tá fólkaflokurin sita á fíggjarmálinum ongantíð yvirskot tað kemur bara ikki fyri og tað kann kristian andreasen bara kekka við at hyggja eftir teimum søguligu hagtølunum takk fyri fru forkvina takk fyri bjarni hammer ger sovælj takk fyri frú forkvinna ja tað passar tað hevur ongantíð verið yvirskot á fíggjarlógini í teimum førunum men lat tað fara jørgunniclasen bar jørgun niclasen bar fram í áni at vísti hann kundi ikki skilja hvat andstøðan snakkaði um tí at eftir hesari fíggjarlógini so vórðu bæði altso dir ta uppskotið hjá samgonguni og andstøðuni næstan líka tá mann snakkar um hvat undirskotið verður men tað er tað sum er trupullek
er fíggimálaráðurin hann kann ikki halda seg til veruleikan
tí pengarnir vórðu langt síðani brúktir undirskotið varð longu skapað áðrenn henda fíggjarlógn kom niðan í tingi at blíva viðgjørd og so snakka um at hat snakkar mann um tað er líka sært ndirskot pengarn ver langt síðani brúktir áðrenn hetta hever lógaruppskotið kom til viðgerðar frú forkvinatakkfyritakk fyri høgni hoydal ger sovæl ja frú forkvina har eg ere samdur við bjarna hammer og ja tverri eg tosai um gongdina sum er í føroyskum stjótmáli tað er vereikanum allan heima einki verður eftirkannað longur tú kanst siga hvat sum helst í politikki og serliga tá ið landstýrsfólk gera tað tá tað heldur bara alt uppat eitt landsfra hvat hvat siga rætt og siga satt men alt er bara blivið ein ein glandstursleikur ha men vist tú taka tíðina tá ið tá ið undanfarna samgonga sat
hvssu nógv regnaði tyg íyvir hana tá
hvussunóg blev sagt frá fólkaflokkinum tá umrtann politikkin í veruleikanum trúgvi eg øll síggja í dag at tey fýra árini vóru tey bestu árini eisini fyri ta føroysku fiskivinnuna og fyri tað føroyska vinnulívið sum vit nakrantíð hava havt í føroyum og tað var sjávandi ikki bara orsakað av samgonguni men tað var stóran mun sil samgongan kláraði at halda efir mínum tykki ein ein politikk og tvey hundrað milliónir av hesum her nú veit geri kansa bjarni hammer ikki hilt samdur um tað men tvey hundrað milliónir skeiva vegin tað er millum annað eisini tí at fólkaflokkurn tað fyrsta hevur givið øll virðini út til fýra fimm reiðarí í føroyum sum sjálvandi sulu vera við til at fíggja vælferðina í føroyum tað eru tað eutað fyrtu tve hundrað mlliónirnar so so einfaldi g tað akk fyri siri stenberg ger so væl takk fyri harra formaður ja gingið skjótt á venteinum yvirskotið til eitt undirskot tað tók ikki nógvar dagar allíkavæl so eru tað nøkur ting sum mann saknar í fíggjarógaruppskotinum til til dømisítróttahráskúlan í vági sum burdi verið at tað er gott eitað ereitt liga stórt ting men í pengum øgiliga lítið ella ta handlar um at fáa skúla bygning ella ella stuðul til tað tvær tríggjar milliónir tað er ikki tikið
við men so er tað tann eina risaavbjóðingin sum eg haldi
frá samfelagnum og tað eru samferðsluviðurskiftini hjá øllum teimum sum sigla tað er heldur ikki lagt upp til nakrar ábøtur á tí økinum og eg haldi at at mann skal ikki hava fylt nógv við teir seinastu dagarnar fyri at síggja hvussu átrokandi tað er at fáa gjørt nakað við so her er nógv sum manglar takk fyri høgnum høvdóðið gjørt so væl ja frá fólkum eg nevndi hetta við at tá tú ikki hevur nakað kós og tú heldur ikki hea ætlan um at skapa javnaðar móttøkar kring landið so verður tað bara so her um bardagin har tann sterkasti vinnur og hvør rakar sínari køpu og tað síggja vit so týðiligu í hesum broytingaruppskotinum mann hansara sær persónarnir fíggjararnir fyri sær sum hava vunnið meðan teir sum ikki hava fingið nakað eg veit ikki hvat er hent har
tátangi tín nótatavnog ta mardagin skal vera men sær
serliga tað í t gjøgnum skopunar fjørð sær út til at vera farin ein ósjónligur múrur tá tað kemur til íløgur og eisinitá tað kemur til strandferðsluna bæði íløgur o nýggjan standfersluflota til til til útoyggjarnar men eisini til samferðsluna hjá serliga suðuroyingum og sandoyngum s leingi sum teir sum sum teir skuldu hava sjóvegis farleiðir so er einki átak og tað undrar meg tað fyrsta vit gjørdu í undanfarna samgongu bara at hækka á túrartalið tað undrar meg at tað at tað ikk hevur gjørt her tí at tað hevur tað heur verið so eyðsýniliga ávíst og prógvað eisini við einum fundi suðuri í suðuroy heilt nýligani hvussu støðan er og øll merkja tað hvønn dag sum ferðast sum suðuroyarfjørð at at at støðan er stðan er heilt burtur uurburtur vón um vit í mun til restina av landinumtakk fyri tann næsti at røða verður brandur sandoy ger so væl ja takk fyri frú forkvina ja so koma fíggjarlógin aftur úr úr nevnd og tað er sum sum ikki eina ferði so er tað buksi upp í minnilutan um meiriluti meirilutin sum er samgongu
umboðini tey hava so tey hava so lagt eina eitt
álit fram sum betíðir at vit komandi ár koma at hava eitt undirskot samla undirskot eitt hall upp á tvey hundrað og tólvm komma níggju milliónir krónur tað ið sær sjálvum sæv í ljósinum av hesa tíðinum sum vit eru í meti eg í øllum førnum sjálvur er ikki allarmerandi eg skal ikki siga tað gott men eg haldi at visti mann hyggur eftir hvussu tað gongur í øðrumøkoomiðjum runt okum millum annað er í danmark so so sær tað út til at vera munandi verri aðrastaðni innta interher

øsum ikki einaferð so eri tá ið ein meiriluti situr og og og býtur út ja men so fellir nokk so nógv niður har sum har sum teir limirnir í meirilutanum eru staðsettir og tað sær tað eisini út til at gera í hesum í hesum førinum eg havi gjørt eina lítla upptaljing vissi mann tekur tunlarnar norður fjall út og tekur janijáttanina til suðuroyartunlin út so fella til suðurokið altso sunnanfyri kopnafjørð tvær komma tvær milliónir meðan til norðuroyki og og eysturoynna fella tjúgu milliónir tvær milliónir og tjúgu milliónir tá ið billiustinussen so sigur at at tað passar øgiliga væl eftir fólkatalinum so vil eg siga at tað búgva seksogeitt hálvt túsund fólk sunnarfyri skopuná fjørð og mær vitandi búgva ikki fimmogtrýss túsund fólk nornornorðurøkinum og eysturøkinum so tað tað haldi er ikki ordiliga í tráðu í veruleikanm og tí havi eg mín ampa av hesum meiriluta á álitinum tí at eg haldi at hetta hetta vísir hetta er ikki hetta e ikk í ordan altso hetta er for nógv ati at geva rundan um har sum mann sjálvur er er staðsettur tað kundi verið nógvir játtanir eg kundi farið inná millum annað hetta her at mann ikki vil játta pengar til ø árnar skaðar sum mann hevur gjørt fyrr millm annað til hvalba og til skálavíkar men mann nú av prinsipiellum orsøkum heitir á landsstýri at koma við einum løðrum sum skal bjarga hesin her hava vit einki karanti fyri taðvsi at vit hava einki um helst karanti fyri at hesar her bygdirnar sum eru í raktar av árnaveðrinum í februar fáa eitt att einasta oyra til at hygja skaðarnar aftur og tað klári eg ikki at liva vi tað fái eg iki t lva at við eg ta tað má ein ella onnur avtala gerast

sum sigur at vit fara ati taka okkum av hesum her spurningurin er so hvussu taka okurm av tí tað havi eg ikki loysninaá men men ein grunnur við nøkrum tíggju talsmilliónum frá landinum kundi verið ein møguleiki sum so kommunurnar eisini skulu gjalda inn til

tá ið tað so kemur til til vegi so so játtar mann fimm milliónir til funningsfjarð á vegin mann játtar fimm hundrað túsund til múlavegin har býr eingin á múla men mann játtar allíkavæl fimm hundrað túsund til múlavegin mann játtar tvær milliónir til selatriðjar vegin har búgva trossa altíð nøkur fólk men hetta eru vegir sum eru eftir sløttum og vit hava vit vita at vit hava til dømis eitt eitt berg í á sandi sum vit koyra ígjøgnum øll skúlabeinini eystan fyri líðarenda koyra hvønn tann einasta dag eftir hesum skúlavegnum ella í són hesum vegnum í skúla og aftur har sum sum hongur simpulten leysari luft og tað vildi mann ikki játta pengar til eg havi roynt at ávirka fíggjarnevndina soleiðis at vit kanska settu einir tvær milliónir til at fyrireika at fara í gongd komandi ár tað standa pengar á gott nokk tvey tvey túsund og tveyogtjúgu trýogtjúgu men soleiðis at vat fingu prosekterað tað ta verkætlanina soleiðis at hat fingu bjóða hana út so er tað klárt at fara í gongd við næsta ár tað er tað heldur ikki eydnast og tað klári eg heldur ikki at liva við eg klári ikki at liva við prioriteringunum har sum mann uppprioriterar øll onnur øki rundan um har sum mann sjálvur býr og so hjá inum tá ið tá ið tað kemur til landið í í síni heild so so setir man nonga pengar av og tað klári eg ikki at liva við sum her nú eg havi einanstaðmu her í løgtinginum eg havi bara eina øh eg ætli mær at vera tann sum um so er at eg ikki fái eitt lyfti um at at hesi tingini verða nøkulunda broytt nøkur ting so komi eg ikki at taka undir við nøkrum av hsum prioriteringunum sum meirilutin fíggjarnevndini hevur gjørt tað tað er tað er tað einkla svarið her frá mær á tingsins røðarpálli og har eru nakrar aðrar játtanir eisini sum eg undrist ótrúliga nógv um tað er øgiliga gott at mann hevur sett meiri av til taks til rúsevnar eftirlit fimmhundrað túsund nevndi nú nevndi billjustinussen ati atiat at tað var upp á grund av av mínum míni prioritering ella mínum mínari áheitan til fíggjarnevndina tað tað skal eg siga takk fyri men at mann so samstundis tekur og skerjir pengarnar til frælsi eiði sum sum skal viðgera hesi ungu sum fáa fáa hesar rúsennartrupulleikarnar að tað tað dugi eg ikki at síggja hongu saman tíverri takk fyrieg erivbjóðin ið at eg haldi at røðararnir síggja ikki klokkuna sum tel niðurso men tingmaðurin fekk ríkislag av eyka tíð so her eru tríggjar viðmerkingar tann fyrsta frá kristini mikkelsen ger so væl takk fyri nú sigur brandi sndoy at iki men fleri ferð hetta er ikki nakað eg kann liva við so sum seytjandi maður sa broyting
verður í millum annað hevur hann koyrt føroyagáttið í í í í í nakrar partar hvar ið sundavágur skotanarfjørður fær tvey komma tvey milliónir og hin partur fær tjúgu milliónir og hvar hann siga meirilutu hevur fingi býtt

vitvanligvís hava givið tað er tørvur á eini størri heildarjáttan at mann tekur hetta veruliga tekur hetta málið undir hond og viðger tað og loysir tað tað ivist ikki í at hendan samgongan fer at klára tað yviskt onga løtu í men eg haldi at tað er tað er er øgiliga lítið umhugsað at mann bara skrivar seg burturúr tí í í fíggjarnevndini vit mugu fáa okkurt sum er meiri kjøt á fyri at kunna vera við til at samtykkja hesa her hesa fíggjarlógina takk fyrifyrijrnihammer gesvælara formaður eg eri samdur brandi samdur í tí at tað eru kanska skeivt prooiterað men tað er tað sjálvandi individelt hvussu tað er men tað er eingin ivi um at millum anað hesar ódnarskaðarnar harsum ógvar kommunar eru veruliga harðspardar hesar lýsina í farleiðirnar sum mann snakkar um og so kunn okur fara víðari aftur til bara tað sum okara farleigi til suðuroynni eisini hvussu illa eitlanað stað okur eru í tí har roynir mann eisini at fáa nøkrar
ar sum ein áheitan til brandið sandoy er
t hann at royn tú og fáa sæ her nakrar játtanir inn nøkur uppskot inn millum æi er triði so trigur tey stóru undirtøka fyri tí øllum føroyum her nógv suðuroyingarøllum førum eisini á andstovuni tað eru eisini nakrur í í í samgonguni sum uttan iva burdu kunnað lagt eitt sindur av pressa tí eg eri samdur í hasum raðfestiikuum við branna sandag a eg veit ikki um tey fór kert lat hvat tað er men taðei øll førima virkar órættvíst takfrmaðurtakk fyri brandur g sada ger so væl takk fyri fráðir formaður tað skal ikki skilja soleiðis at eg eri ímóti at játta pengar til havnina í svntil funningsjarðaveg ella til múlaveg ella til sælatraða veg ella hvat sum mann annars hevur hevur sett út í kortið frá frá fíggjarnevndini ja men eg eri ímóti tí at mann ger ein stóran ójavna í hvar í landafrøðiligu

eg gjørdi mær tann ómakka at hyggja á álitið sum varð lagt fram til síðstu fíggjarlóg viðvíkjandi sandoynni har var ikki eitt eitt einasta oyra nú eru trý hundrað túsund til eina høll sum skal gerast lidna men tá var ikki eitt eitt einasta oyra eg meini so við eitt ella annað stað mugu vit og hava við skyldu til at hava øll við alt landið við og øll tingfólk við og tí haldi eg sjálvur at mann burdi umhugsað at gjørt hetta her øðrvísi mann hetta so gjørt nú eg havi bara eina stemmu so hon skal brúkast her í dag takk fyri takk fyri jóneli poulsen gjørt so væl takk fyri frá fólkum eg takki at brandi sandoy fyri eina góða rúðu og eg skal bara viðsaka brandi sandoy um hann sæntir ikki einsamalltíðir frá støðuni eg eri í somu støðu sum brandi sandoy og eg bakki brandi sandoy fult upp í hesum málunum at vit ikki okkurt kunnu fáa okkurt okur báðir tveir vera á plássum sum er komið illa fyri at mann kann ikki ganga so blind loyalur aftaná at mann er
bið til at kappa beinið undan sær sjálvum bíða hann handan kann bara vita
tað at hansara háttan hon er líka væl mín háttan at hendan fíggjarlógin fer ikki ígjøgnum mínari slemmju uttan so at eg fái eina vissu takk fyri brandur sandoy ger so væl takk fyri frí fólkyni ja vit eru tað er nokk ikki bara eg í hesum samgongu sum er ein lítið sindur frostreraður beint til oynni men eg haldi tað er av givnum á givnnum grundum og eg haldi at at sum samgonga hevur mann skyldu til at at taka øll við og hava øll við og og tað skal ikki
øh tað skal ikki
fæ tað sum ein háttan men tað skal uppfætast sum at mann hevur nøkur ynskir sum mann gjarna vil hava tað er ikki stór ynskir í í ið vit sita við fyri at hava øll við má mann royna at hyggja runt um landið og og royna at fordeila tær teir tann posan av pengum sum nú einaferð skal fordeilast rímiliga líka millum millum øll landsins horn takk fyri tað næsti at røða verður jóhann dahl ger so væl ja takk fyri frá gonguna tað eri fíggjulógin tvey túsund og einogtjúgu sum okur viðgera og sum so nógv hava endurtikið her í dag so er eitt hall upp á tvey hundrað og
krónur á fíggjarlógini og tað er ikki ongantíð nýttandi at hava eitt hall í hesum her tíðinum hóast mann havt korona men tað er so støðan
fasavnina og suðuroyna at gera og tað er fyri tað fyrsta haldi eg tað ati tað er gleðiligt at man hevu fingið ein ein ein eystatunnil sum er komin un til land tað er eisini gleðiligt at mann er blivin samdur um ati gera ein áeiein eina frákoyring sum gongur ígjøgnum mølina í í runavík fyri at kunna lætta um um trafikkin har men tað er ikki nøktandi at mann ikki hevur fingið innkomusvegin til havnina við í tí sama pakkanum av av semji sum mann hevur gjørt í í tí høpinum her tí vil eg mæla til at mann áðrenn triðja viðgerð kemur ígjøgnum til viðgerðar set keg niður og fer tey tingini afturat inn á fíggjarlógina sum tørvur á at fáa eina loysn á sum eg komi at nevna her í mínari røðu og tað er sum sagt tann fyrsta eg innkom vegin til havnina har meina okur skul a syrgja fyri at fáa yvir eitt eitt tvey ára skeið ella kanska tíðaraskeið tað sum er tørvur er á tí sett pengar av soleiðis at tórshavna kommunan og landið saman kunna finna út av hvussu mann kann fáa tann vegin gjørdan skjótast møguliga soleis at ikki tað verðu r ei kaos at tei fikkið inn í høvuðsharøki aftaná tunnilin er tikin brúk hitt sum eisini hevur løgur at gera tað er hvalbiartunnilin tí tann vegastubpan boð ma við tunlilnin har hevu man eina vertanslóg sum var upp á góðar trý hundrað milliónir so vistu eg minnist og har vildi eg mett t at tað mátti vera gjørligt at mann fann út av eini upphædd sum kundi gjørt tað at mann fekk gjørt vegin bumina við fartíðar og og og breiðka tað solei sum sum tæir eiga at verða hóskandi til tann tørvin sum sum mann koyrir eftir í dag

sjálvandi landsins har haldi eg virkuligani atlandsstýrið og samgongan eigur at seta seg niður og finna eina loysn upp á teir akuttu trupulleikarnir sum eri her mann má finna eina eina eina eina loysn uppá tað skip sum eftir hondini er yvir fjøruti ára gomul og liggja g siglað og ogog atja ty sma man kan kalla tay sigla tí tey liggja tey mesta tíðini men mann má finna eina loysn upp á hvussu mann kann fáa tey økini dekkaði inn hundrað prosent soessum hn ikki alla tíðina hevur ein trupulleika við at at fáa nøkta rutirnar soleis sum sum tú eigur taið røktar so kuni g hugsa mær eisini at nevnt eitt afturat í sambandi við játtanir tað í vági har eru smábløpur sum okur snakka um til duna ta lra biða um at fáa áta hundrað túsund krónur og havt fingið fimm hundrað eg haldi at tað er eitt sindur býtt at klípa av trý udrað túýsun krónur í einum játtan sum sum kanska kundi egjørt øila góðan mun tá ið mann letur upp har suðuri og so er tað tann sonevndi ítróttarskúlin sum er tan stór su siga í vági sum eg sletti tríggjar fíggjarlógini vóni at jens a rana sum varar av økinum kann hyggja upp á tann partin eisini sum hevur ð ítrótsskúlan at gera so at mann finnur eina loysn upp á ítróttaskúlan við pengum eisini eg havi hoyst hat tar mangla eina tríggjar milliónir fyri atun at fáa tey tingini at fungera og tað vóni eg eisini at mann finnur eina loysn uppá so havi eg ein eitt jartasar upp og tað er sambandi vi inntøkupartin eg vóni tað at okur innan fyri fáar dagar fáa veiðugjaldslógina í tingi soleiðis at mann hevur hana her í byrjani á komandi ári ta lógina sum skal vera við til at tryggja tað at landskassan eisini fær sín góða part av teimum tilfeingisgjøldum inn sum skulja koma inn fyri at lata landið kann hava tey neyðug viðinntøkurnar og kann vera við til atog og tað kann vra við til at fíggja eisini ein partur av okra av okra okra vælferð ikki siga tykum tí eri alivinan og fiskivinnan sum sum í mesta mun bereta samfelagi og eisini hesta gott av tí tilfeingi sum skimur rutan um okum og sum teimum fiðunu sum okur hava og tí mein eg eisin ata vitigt at mann har fær lagt te tingini í fasta karmar sum vinnaeiktin við at gera og landið veit hvat tað kann vænta at fáa inn tá itaðergóðar tíðir og og eisini tað í verri so eg vóni tað at hesi tingini fara at verða tikin hundum tað saman við fámjistunninum at mann tryggja tað at mann fer eina verlastóvu tingi í vár soleir at vegagerðin kann beginna boðinar við hvussu er og mann kann bjóða tað út áðrenn summarið kemur soleis at man kan fara í gongd við við tað arbeiði eisini tað er tað sum eg ránti meg at at okkara samgongan má syrgja fyri at fáa strýðr upp á áðrenn okur fáa málið til triðju viðgerð ea ella millum aðru triðu takk fyri frú forkvinna siri stenberg ein viðmerking ger sovæltakk fyri harra formaður ja eg haldi teru leiri sum eftirlýsa eitt sindur hvat veiðgjaldslógin blívur av g eisini hvar í systeminum hon er okur hatna nokk so leingi ella s egr púra samd við jóhandal um duna eg haldi nokk sum gleða seg til at tað kemur nú suður og visti trý hundrað túsund sum manglar í til at tey kundu hava egveit ikkumtað r opið dagliga ella hvat erso
haldi e at tað er nakað sum mann eigur at fáa e gjørt millum aðru triðju viðgerð
og eisini tað at vissi johandal kann prøva inni í samgonguni at trýsta eitt sindur á fyri at fáa pengarnar á til ítróttaháskúlan eg dugi ikki ordliga at skilja hví at tann íløga í játtanin blívur við at draga út tí sum eg skilji á lagnum so er tað latið tað inn til mentamálaráðið sum teir hava brúk fyri av upplýsingum og og tað handlar um kanska millum tvær tríggjar milliónir so tað er ikki tað er ikki tað er so ikki dýrastu skúla í verðini tað má mann sigatakk fyri johandal ger sovæltakk fyri frú forkvina nei eg eg haldi tað at nú hevur mann bíðað í fjúrtan mánaðir eftir at fáa veiðitarslógina í tingi og eg haldi tað epá tíðina at nú mann kemur til tað taka kongurlatión at hetta er tað sum mann skal a hava hava framt og eg havi skilt landstýrsmanninum ati at gera trappunir efta r líka vig at vera har og eg vóni te at okur lopi av av at janamánaðar kunna fáa
og tað málig av kreidt soleiðis at man fram
mentur hevur púra greiðar og tryggar skipan fyri hvussu hvussu tað verður gjørt frameftir við veiðisjúltum tá tað kemur til útrólpsskúlan í vági ja eg haldi at taðer eia socersøga og tað valdi vri øilia stór spell haldi eg vissi hon skuldi verið tarnað av at okur frá landssíðu landsmynduleikasíðu ikki viðvirkað til at tag skal blíva áhaldandi ein góð søga fyri suðuroynna tí tað haldi eg at suðuroyslans hevur brúk fyri honhevr brúk fyri at mann fær ung fólk til økið og honhevur brúk fyri at mann hevur nakað annað enn bara fiskivinnu og tað haldi hetta her er eitt gotti dømi uppá attað ber til takk fyri fru forkina k fyri ckristin mikkelsen ger suvætakk fyri nú sigur jóhan dal at hann fegnast um at innkomverðin í runavík komi up á pláss men hann er ikki so fegin um at eg ikki komp á pláss í hinum nevndanum tasigur havnini men samstundis vísir hann á til og og frákoyringar frá hvalbiartunlinum sum skal verða liður í einum komandi suðuroyartunlinum
sum pengar skuldu verið til í vesturslógini

upp um at mann fer seg málini upp á
so soleiðis at atveruliga vega keypar til hvalbiar kemur at fungera soleiðs tað skal og at okur fáa ena loysn up á sanferslan soleiðis at t hon kemur at fungera frameftir takk fyri so vóru ikki fleir viðmerkingar í hesum umfarinum tann næsta røða verður siri stenberg ger so væltakk fyri harra formaður ella frú forkvinna tað er altíð spennandi at síggja hvat verður í broytingaruppskotinum hjá samgongu
og tað eru sjálvandi altíð nøkur ting sum hann heldur eru góð og tað eru altíð nøkur ting sum hann hevði ynskt at gjørt øðrvísi og broytingaruppskotið er akkurát sum fíggjarlógin sjálv tá sigur hvørja kós mann ynskir samfelagið skal fara
hvat man ynskir at at fremja men tá kemur eisini ofta nokk so týðiliga fram hvør ikki sloptipp í part tað haldi okur hava akkurát hoyrt nøkur dømir um tað sum eg haldi stendur eitt sindur eftir tað er tað ati okur eru farin frá at hava yvirskot á fíggjarlógini í nøkur ár á rað til at fara til eitt stórt undirskot og tað er eisini nógvastaðni víst á at tað er ikki nakað sum bara hevur við korona at gera okur vita at raksturin er farin ótrúliga nógv upp og ati mann ikki hevur verið so viljað til at taka inntøkur inn eg havi hug at taka nøkur fá viðurskifti fram stutt tíð mann hevur valt at raðfesta heilsuverkið tað haldi g er gott men eg eri nokk so stúrin um hvat fer at henda komandi árið innan fyri heilsuverkið tí okur vita at tað eru so leingi bíðilistar tí at tað eru so nógv fólk sum ikki hava fingið sína viðgerð meðan korona hevur verið og og nú er tað kanska bluss uppaftur og nú kunna bílistarnir bíiva uppaftur longri í summar vórðu darnir uppi á seks túsund seks túsund viðgerðir sum vórðu útsettar sum koma niður á trý túsund einaferð aftar summarferðina ig eg veit ikki akvrat hvat status er í løtuni so har er hvørfall eitt stórt hvussu ein stórur bíilisti at fáa avviklaður nógv fólk sum bíða at tað e siri stenberg sum er orðið tað gongur fyri seg fundur inni í tingsalinum har fólk tosa øiliga hart og mann hoyrir ikki hvat siristenberg sigur so tí fari eg at biðja tingmennin um at tosa úti í gongini við teir ikki hava hug at lurta ger so væl sigur stemberg takk fyri frú forkvinna so kenna okur heldur ikki koronustøðuna okur kenna heldur ikki støðuna viðvíkjandi kopping og heldur ikki viðvíkjandi hvussu leingi ein koronadeild skal til at
verða opin men tað er so nøkur ting sum mann heilt sikkur frá taka upp aftur í vár eitt sum eg hevði ynskt av sætt at mann raðfesti víðari tað er barnasikatrain sum faktist hevur fingið eina stóra raðfesting árini frammanundan og mann fingið gjørt eina deild har dugi ikki at síggja mann hevur raðfest tað víðari tá ið tað kemur til sjúkrahúsini so eru tey øll raðfest tó so at suðurðarsjúkrahúsið raðfest minni enn hini eitt sum undrar meg tað er tað mann hevur tikið pengar av gygni sum eru heilsufrøðingarnar sum arbeiða við fyribyrging og sum arbeiða við trivnaði og heilsuð hjá børnum tað dugi eg ikki ordilia at skilja tí okur vita at mann hevur samtykt nýggjar lógir sum økir um tað virksemið sum gignin skal fáast við og okur vita at tær stórar avbjóðingar við mistrivnaði hjá ungum við rúsevnum millum ung við trupulleikum á sálarheilsu og sovíðari so tað hongur ikki ordiliga saman við tí ítróttarháskúlin í vági er ikki tikin við í broytingaruppskoti tað hevi vónaði gjørdi nú snakki eg um íløgupengarnar er bygt eitt næmingaheim sum verður tikið nýtslu nú fyrst í januar har áttaogfjøruti næmingar kunna búgva og sjálvi skúlin hevur verið í ein søga g er ein sólskynssøga og tað er púra óskiljandi at mann ikki leggur upp fyri at hølusviðurskiftini rundanum skúlan eisini verða nøktandi og eg havi spurt um tað fleiri ferð gjøgnum fleiri mánaðar og blívi við at fáa sama svar og tað er at einki er klárt til at kunna fara at gera ein skúla og tað er ikki akkurát tað sama svarið sum eg hoyri tá eg eri har suðuri so er tað sannferðsluviðurskiftini hjá teimum sum sigla sum eg haldi eru út av lagi eitt er so tað at tað kunnu henda óhapp og veðrið kann vera vera trupult tað kan man ikki gerast nógv við men hetta er eisini teknað up á eina manglandi raðfesting tað má gerast ein endurnýggjan av strandfara skipinum og mann má beginna upp á tað her og nú eg haldi okur síggja tað fyri hvønn einasta dag tað kann støðan kann ikki blíva við at ganga eg fegnist sjálvandi um tað at bæði samgongu og andstøðu hava sett pengar av til at fara undir forkanningar til ein suðuroyartunnil tað er tað sum er framtíðin men beint her og nú eru okur í heilt av kuttum trupulleikum og tað má eisini ein hægri játtan til strandferðsluna sjálva og til at smyrji kann sigla fleiri túrar og allarhelst eisini til nakrar áv teimum ferjunum sum sigla til onnur støð ø støðan er slett ikki nøktandi soleiðis sum hon eg nú og eg veit ikki um nakar annar hevði livað við tí sum er tú kanst fara frá húsum og tú kann kanska ganga báðir tveirir tríggir dagar áðrenn tú veit hvørem tú sleppur heim afturvið um tú sleppur heim aftur og eg haldi eisini tað blívur meira týðiligt nú eysturoyartunnilin við opna og sandoyartunnilin er kanska komin hálvan veg so er kjatkið slett ikki hvussu mann røkir tær siglingarleiðirnar sum eru eftir men kjakir heldur hvussu mann kann tryggja tað at tey sum koyra at kunna koyra ókeypis og tay ger nakað við tey fólkini sum eru kring landið og tað følir sum um at landið kanska við at etta sundur er ein part sum hevur tað øgiliga gott og hevur øgiliga góðar umstøður og ein part sum kanska má rópa upp um bara at fáa loyvi til at vera tilorsaka tí fari no tað gekk skjótt gott her tað gert ikki við takk fyrinakrar viðmerkingar tann fyrsta er frá høgn hoydal ger sovælja frú forkvinna sirstemberg áti at fingið meira tíð mensirstemberg vísti á fleiri av hesum her viðurskiftu sm hava víst á tann ójavnan sum er millum ymsu økini í landinum øh eg eri eisini fegin um at nú verður settir pengar av til at prosentera suðuroyartunnilin at at samløgtingirn er aftanfyri tað sum vit vita at hann kemur øh men tað eru ymsar ymsar aðrar játtanir sum eisini undrar meg et
ta a háskúlin í vági altso hví veit veit ssiristenberg at siga hví tað r ikki satt á tann ætlanin var eg sett í verk und undanfarna samgongu og koyrdi sína gongd og tað hevi jú verið ein sólkinssøga burtur av viðð viðkolegeog alt til tað so er er nøkur grundgeving fyri hví slíkt er er er e skrivaðr burturtakk fyri siri stenberg ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg haldi at ójavnin ímillum økini í landinum er altso bara økist hvussur soleiðis mann upplivir tað hettaher við ítróttarháskúlan skilji ikki ordiliga at mann ikki kann koma við tí játtanini sum er upp á at halda knappar tríggjar miliónir ella umkring tríggjar miliónir til at fáa gjørt ein skúlabygning í stand eg havi spurt fleiri ferðr eitt bæði munnliga og
skrivliga og hava fingið at vita at tað snýr
seg um at tað tilfar sum eg komi frá ítróttarháskúlanum ikki verðið fullfíggjað tað er so ikki tað eg hoyri tá eg snakki við tey so her er okkurt sum ikki ordiliga samsvarar eg hopi ikki tað er manglandi politiskur vilju til at lata tað góðu í ætlanina at halda fram tað er eingin so upositivag ávirkandi hevur havt á eitt lítið lokalt samfelag at fáa fimmogfjøruti áttaogfjøruti nýggj ung fólk sum síggjast í í í bygdarmyndini hvønn einasta dag nýggj fólk sum flyta til tí tað eru lærarar og arbeiðar og tað skapar ein trivnað og kastar kastar nógv av sær sum ikki kann heldur bara gerast upp í pengum so at eg hopi at at tað er eitt av teimum tingunum sum okur fara at síggja aftur við í triðju viðgerð takk fyri takk fyri bjarni hammer ger sovæl ja takk fyri frú forkvina ja vónandi gera tað tað er lítlar upphævdur sum muna nógv men tá ið siru stenberg vísir á eisini tann kolusala munin sum er ímillum eitt øki og sum millum onnur øki í føroyum og vísir á kanska er ta manglandi politiskur vlja eg haldi øgiliga ofta nmcsanferðslukerv ikki ordiliga virkar í hesum førinum haldi at tðg er manglandi vilju frá landsstýrismannum og fíggjamálunu og tíverri eisini landsstýris

feslumál tað virkar sum um at bara fullkomiliga vendi tað blinda eygað til og lat tað bara ganga sunna gongur mann kann siga tíbetur og kanska tíverri fyri tey fólki nú var so við f strandað í vági í tveir dagar ella suðuroy í tveir dagar og hava so upplivað bara eina ferð hvussu tað er at vera suðuroyingur altso sum heild altíð kanska tey fara at banga upp á hjá løgmanni tí tað virkað sum sæð at tað er líkamikið hvan mann siga við tann sum varar at samferðslumálnum hann hann leggur sekki í takk fyri frú forkvinatakk fyri siri stenberg ger so væltakk fyri frú forkvinna ja taðn tað virkar sum um at tey sum var av økinum ikki sína tíð nóg nóg stóra virðing og kanska hevði tað hjálmpt við seg nakað sum bjarni hammer sigur visti kanska okkurt lið norðanfrá hevði ránt um tí tað virkar omumfort heldur ikki at tey sum búgva har siga nakað tí tað sama nólsingum og tá tnn sama við fólki øðrum smáplássum sum hava tað trupult eg haldi nettupp tað sum hendra sanferðsluøkinum
er útrygg fyri hvussu stórur munur tað er blíðin í okkara samfelag
felag og at hann bara økjast og tað særst so øiliga týðiliga nú tá ið mann sær at allar hinar stórir verkætlanir blíva ferdigar og tað er fínt okur taka undir við tí men okur ynskja ikki at ein partur av føroya landi skal dragna afturúr okur vilja hava øll samanbundin og okur ynskja sjálvandi eisini øll eru við til at betala tað takk fyri takk fyri gjóni nolsø joensen ger sæjatakk fyri frú forkvinna ja onkur kallar tað landnorðingsfíggjarlógin kallað tað verðurta kallað nú hevði onkur orðið meni nú nevnis siristenberg tað ati í sínari røðu hetta her við at eg við at tað eru ymiskt í økinum men eitt annað sum sum mann kann hefta seg við í hesi fíggjarlógini er eisini tað ati hendan serliga kontuin sum er til stuðul til feløg
har sær mannin
nú er tað avmarkað hvussu nógvmann fær t viðgjørt líkasum alla fíggjarlógina men tað er hvussu eitt punkt sum eg havi lagt merki til at tað er øgiliga stórur munur á eisini teir taksir sum verða givnir til tey feløgini alt frá eina hálvar millión og niður í í hundrað túsund og og og so onkur felgtsum slett einki fáa hvat heldur siru stenberg um tað takk fyri frú forkvina takk fyri siri stenberg ger so væl takk fyri frú forkvinna ja feløgini eru øgiliga ymisk stuðlað ymiskt stuðlaði og mann fær ein sovornan varhuga av at tað kemur anna upp á hvør kennir hvønn í í fíggjarnevndini mann kann taka eitt dømi sum eitt felags sommi ella tað sum sum kvinnuhúsi til dømis tey hava einki fingið av eini hægri játtan í ár og tey hava havt fleiri
fráboðanir og tað hava
havt ónuktandi umstøður í áravís og hervurd posdóttur eisini víst á tá ið spurningum um mann veit um at hær eru trupulleikar fyri fyri kvinnur eisini sum búgva har við bornum sum hava verið fyri harðskapi ongastaðni hava farað og tað hevur mann valt einki at gera við so at tey mangla umbært onkran góðan í samgongu í fíggjarnevndini takk fyri takk fyri áðrenn næsti røða fær orði skal eg líka minna á ati vanlig tingfólk sum ikki eru framsøgufólk teð hava bara fimm minuttir tað gongur heilt øgiliga skjótt og tíverri so riggar klokkan ikki við síðuna av taliborinum har og tí royni eg kanska vissu eg sigi tíðin so er tað tí nøkvur fá sekundir eftir men so so tit eru eitt sindur upmerksam upp á ati at tíðin gongur øliri
gjør so væl ja takk fyri at fráboðnað onnur viðgerð av fíggjarlógini og nakað sum eg beit merki í tað var tað sum fyrrverandi løgmaður segði at tað er heilt ótrúligt har nýurin er broyttur bara fyri tveimum árum síðan hvussu heilt óalmindaliga ágangandi hann var í mun til tað sum hann er nú frá teimum fólkunum tá
firkasfólkini hava skift fullkomiliga ham og tað sum eg kann leggja merki til tey sum vóru so ákoyrandi eru blivin so at nú hava tey eina fíggjarlóg sum gevur lundrandi hall áðrenn var tað næstan bara hvussu kunnu kur niðurbróta og niðurbróta men tað er tað sum vísir at tíverri korona hevur sjávandi verið gjørt forstýrar eitt sindur men tað er tað sum ger haldi eg at tey hava verið at tey eru so tey eru so blíð nú at tey royna at goyma eina heilt óalmindaliga fíggjarstýring av hesum landi í dag men tá tað sum eg fari so haldi okur fara róli víðari til at her er ein fíggjarlóg latur fram løgd fram an onnur viðgerð eitt álit sum hevur nøkur øgiliga góð ting og sjálvandi tað er altíð nógvur manglar tí fólk ynskja og krevjað øgiliga nógv sum tey ikki fáa eg vil sjávandi stíla mína kós suður til mít lítla øki har suðuri og vísa nøkur góð ting sum eru har har eru nøkur øgiliga góð ting sum enn landsstýrismaðurin serligani í mentamálunum sum hevur borið fram hann hevur enn raðfest skjalasavnið hann er enn uppraðfest eftirskúlan hann hevur uppraðfest hann hevur eisini uppraðfest ella orsaka ikki hann so er tað duni frá elsebet mersetis gunleygsdóttur sum kemur og leggur og ætlar at lata ein dugna upp í suðuri fyri við fimm hundrað túsund sjúkrahúsið hevur fingið eina uppraðfesting við uppraðfesting við at fáa fáa rønkin útgerðina at rigga sum best ber til men tað sum verligan hevur fokust beint nú í løtuni tað er tann óalmindiliga ómindiliga óhepna og kanska vánaliga vánaliga samferðslu sum er serliga til

og har er tað har kann mann sum eisini gleðast um nøkur ting men millum annað kringvarpið hevði eina frásøgn her nú segði tað at nú kunna suðuroyingar gleðast tí bæði andstøðan og samgongan hevur játtað fimm milliónir til at prioritera eina prosjektering av suðuroyarleiðini men har tonkti eg at kasanum hatta er slett ikki so gott fyri suðuroyingar hatta er faktiskt ein forferdilig loysn vist ikud t hyggja eftir at tann sum varar av samferðsluøkinum tann sum varar av sanferðsluøkinum jørgun niclasen hann hevur ikki sett eina krónu av hann her ikki sett eina krónu av til til prioriteringar løgtingið varð noydd at taka yvir og seta fimm milliónir av bæði andstøða og samgonga tað vísir tað at okur hava ein ein landsstýrismann sum varar franfersluøkinum í føroyum sum onga interressu hevur í suðuroynni yvirhøvur og tað sum eg kann vísa á tað millum annað var her fyri eitt uppskot til samtyktar um at stovna partafelað suðuroyartunnilin tað hevur eisini verið eitt uppskot her um at javnseta ferðasølarprísir sum mann kundi javnsett nøkulunda teir øgiligu høgu prísirnir sum eru millum suðuroki og til dømis tunellurnar og aðrastaðni ttað var ein fundur á tvøroyri millum alt vinnulívið landsstýrismannin øll løgtingsfólk og hvat hev hvat hevur landstýrismaðurin gjørt sum varar á økinum tykur hava øll hoyrt hanna her hann hevur bara e niðurgjørt hvørt øki hvørt einasta uppskot ikki viðgjørt tað yvirhøvur men ætlanas stað bara flenta eftir tí er tað mín inniliga áheitan á løgmann um at finna ein landsstýrismann sum kann vara av samferðsluøkinum ístaðin fyri verandi landsstýrismann jørgun niclasen tí hann vísir onga áhuga fyri tí slept onga sum helst áhuga fyri tí tí so so leingi sum at økið samferðsluøkið liggur hjá hesum her landsstýrismanninum so eg ivirbísur um sum suðuroyingur at tað verðu einki gjørt tí alt tað sum bara verða borin tað síðsta árið og ár árinn hevur hann niðurgjørt niðurproveriterað og einki gjørt við millum annað vísa á øll hava gleðast um hesar fimm milliónirnar tað gleðist eg eisini um at fáa endiliga at beginna á planleggja suðuroyartunninin jørgun niclasen sum eigur økið hevur sett null krónur av null krónur av hvussu kunnu okur trýsta handlar brúka hesa milliónirnar tí hannsetkiki vild gera nakað við tað tí er tað óalmindiliga keðiligt at tað er ein landsstýrismaður sum svarar á hasum økinum í løtuni sum er so lívs neyðugt tá síggi ingur bara nú smyril avlýsir nógvar túrar bátarnir liggja stillur har pá skaðar og landsstýrismaðurn niður broterar tað so leingi sum ok ikki fáa nýggjan landstýrismann á samferðsluøkinum so kunna suðuroyingar skjóta langan píla eftir at fáa betur samband til suðuroynna tað er eingin ivur um tað og líka eitt afturat so veljir landstýrsmanum fíggjarmála at seta pengar av til ein suðuroyartunnil í tvey túsund og fýraogtjúgu hví kann eg ikki seta eitt sindur úr tvey túsund og einogtjúgu ella tveyogtjúgu men í tvey túsund og fýraogtjúgu tá ið viðkomandi veit at tá er ein nýggj samgonganku komu til tí eta hjartasuft tí tað er lísneyðugt at okur fáa betri samband og okur fáa meira pengar afsettar at til strandferðsluna so teir kunna gera eitt til annað so at suðuroyarleigin veður betri røkin tað verður hinn ikki í dag takfyrira formaður akk fyri so er tð nakrar viðmerkingar jóhannes joensen ter fyrstur ger

nú brúkti bjarni hammer nógvvnógva tí upp á suðuroyarleiðina og leiðina við smyrli oghar er vitandi um har eru onkrar avbjóðingar eisini við við kostnaði fyri tey sum ganga í skúla heilsuskúlanum í í suðuroynni eg veit at bjarni hammer veit eitt sindur um tað eg ætlaði líka fáa haldi lýsa

ja takk fyri frú forkvinna ja tað er tann sama trupulleikin sum er eisini við suðuroyingum tað r tað at okur hava ein øgiliga væl virkandi skúlar suður ein heilsuskúla og røktarskúla og tað koma nógv fólk aðrastaðni frá og tað sum er nú at tá ið tey so sigla og reisa ímillum í dag so brúka tey upp millum fimtan hundrað ogtvey túsund krónur bara í ferðaútreiðsluum um mánað og sjálvsagt nógv av teimum sum byrja skúlanum tey hava kanska s arbei
fara úr
tí arbeiðinum fyri at fáa nema sær útbúgving sum okur kulja stuðla upp undir tí er tann øgiliga eyka útreiðsla at fáa oman á tað at tey skula bara fara í skúla men men tað hav okur eisini ront at vísta á at fáa bertr ikki til at gera nakað eitlanastað fáa javnsettanum her prísin so tað er ikki líka dýrt at ganga í skúla til dømis í suðuroy sum tað eru aðrastaðni men beint nú hevur tað ikki ritið við og eg vóni at landsstýrismaðurin fer at taka tað upp men et nokk ikki so leingi sum okur hava at tann landstýrismannur hava tað akk fyri edva jacobsen ger sovæl takk fyri harra formaður ætlaði at spyrja bjarni hammer hvussu hvussu nógv minni verður latið til samferas skil landsins nú enn tað var un síðstu samgongu s nógv er lætta sko et hugsar mr at spyrja um tað ikki smakkar nok so illa hjá bjarna hammer at vita tað at fámjinstunnilin var byrjaður at borða í tvey túsund og einogtjúgu mær vitandi var tað rættiliga væl upp á tal í síðstu samgongu men tað vann ikki
ikki frama tá fallin er fyri so tað má vera eitt sindur
ur súrt at at føla tað at tað skal ein nýggj samgonga til fyri at fáa nakað veruligt átak gjørt suðuroynni men altso tað er so tað sum vit í samgongu nú fegnast um og eg hugsi bara líka at vita hvussu nógv tið minkao hvusu nógv hvussu nógv minni tøl eru til tað sum er við hesum landsstýrismannim sum tóð n verður sagt og hvat hann heldur um tað at fámjastunnurin fer at verða byrjaður á borðaður í næstu ár takk fyri frú forkvnatakk fyri bjarni hammer gersuvætakk fyri takk fyri spurningin edva jacobsen tað sum er viðeg veitikki hvussutað kann smakka mær illa at inga at fáa ein tunnli sum ter hva søkt eftir í fleiri ár at undanfarna samgonga ikki megnaði at fáa hein í gongd tað var baklæðiligt og tað haldi eg øll vóru samd um at tað helt eg eisini tað er øgiliga gotthann er kom í gongd og fimmogtjúgu milliónir er verða brúktar í ár vónandi tað kr eg glaðfyri millum annað hvalbitatunnilin har sum tit verður víst á eisini nú sum
gott nokk tað var so undanfart samunga
fekandi gjørdan gjørdan tí hopi eg at okur nú ella tykur sum sita í samgonguni nú saman við andstøðuni klára at seta restina av pengunum av til at gera vegin úr báðumegin av tí tað vóru altanum líka trý hundrað og átjan milliónar settar av til sjálvan verkætlanina og eg haldi útbjóðingin var tvey hundrað og áttaogtrýss so vónandi kann mann gera tað men tað er eingin niður við um at tað er gott at samningar fáa ein tunellum men mann letur restina av samferðskevnum ímillum meginøki og suðurøki eitt annað stað bara sigla sína egnu sjálvum takk fyri djóni nólsoy joensen ger so væl ja takk fyri forfólkvøðina sum bjarni hammer er inni á so var tað so seint sum í dag eitt gott tekin um at vit hava ein hart kordan smyril sum fær eitt blakaud og sum vísir støðuna sum sunnara øki er í og hvussu viðbrekið tað kann veraog tí kann tað eisini bara taka undir við tí sum bjarni hammer sigur í sínari røðu at mann undrast á at tað fyrst í fýraogtjúgu verður latverkt
teytsund og fýraogtjúgu verður sett pengar av til ein suðuryarn
ku hul at mann hevði væntað kanska tað at tar fór nú tey komandi árini at blíva sett eit sindur av fyri at raðfesta tað hægri øhtí at tí kann eg ikki bara taka bara púra samdur við við bjanhammer í tí at tað er kanska tekin um at núsitandi landstýrismaður ikki raðfesti suðurøki líka høgtsum sum ynski litta hevði veruð takk fyri foroyðvknum takk fyri bjarni hammer ger so væl ja takk fyri nei tað er legi vera tað sumónni til ne dise joensen lillu á at í tvey túsund og fýraogtjúgu tá eru øll tey tó eta langsoyani fer til at borð efta sandis fólkin borið toymi g fara avstað sekur borðar altíð fari á landinum eisini so tá veit mann av at tað verður at tingri taka fær gongd aftur tað veit mann av og kanska t ey segi her serfrøðingarnir sum føroyingin hinna serfrøðing sum føroyingar hava bygt upp sum
man verður við til at bora alan
tunellurnar nú í fleiri ár teir kanska farnir onnur størv kanska í norraug sveiskt hvar tað skuldi verið eg haldi tað er akkarsum tanntað sum ætlanin tann veruliga ætlanin hjá landstýrismanninum tað er at syggja sæst fyri at suðuroyartunilin verður skotin so langt út ati at tað líkamikið smum er han kemur tí er tað øgiliga viktigt at vissu samgongulimirnir ikki fóra at koyra á landstýrismannin beinanvegin so haldi eg at suðuroyingar tað verður fór leingi áðrenn fór seint áðrenn nakar mann fær í gongd í nakað suðuroyartunnilil tí tá man gerast beinanvegin tað er kanningarnir so leiðis ar borð úr temi er á staðnum tá i man skal fara í gongd takk fyri takk fyri tann næsti røða verður jóhannes joensen gersovæltakk fyri frú forkvinna ja av tí tíðin so stutt so er man noydr til at velja burtur úr hvat mann tosar um her eru rætiliga nógv góð ting eisini í fíggjarlógini fyri tvey túsund og einogtjúgu fíggjarlógin gevur gott nok eitt hall upp á tvey hundrað og tólv komma níggju milliónir krónur tað er sjálvandi ikki gott nokk haldføri er ikki í lagi tá tað er
og eg haldi tað
hjá okkum í føroyum tá ið mann so hevur hugt upp á hvussu vit brúka pengarnar so hevur mann hvussu brúkt pleniklippar á mátan við rakstrinum har mann hevdi skorið ymiskar kontíðir við smásmáum upphæddum og tað kann vera skilagott viðhvørt men eg haldi oftani tað er ein rættiliga bíligur máti at at at at spara uppá æeg hugsi at at mann skuldi verið kanska meir nágreinaður tá ið mann fór í gongd við við við hendan partin tá tú kom inn inn í á teir tingini sum er sum eru góð í hesum her so vil eg siga ati mann hevur styrkt tað atjátta pengar til kampin ímóti rúsevnum tollvaldi at geva teimum meira pengar og tað er gott tað er nakað sum er neyðugt spurningur er um menn hálv milliónur nokk men tað er vussu r ein byrjan ø tað vil eg so hvussu siga tað eisini í tí sambandinum at mann eisini hevur ætlar at styrkja um tað at atbehandla ún fólk sum koma ú í í rúsevnistrupulleikar manngevur bláakrossin meir meir pening tað er eisini gott felagið lesur eik sum eg veit gera eitt stórt arbeiði fáa ein hálvan millión meir eyka og tað er nakað sum eg taki fult undir við tað gera eitt veldugt arbeiði fyri hesin børnuni sum hava avbjóðingar í fólkaskúlanum og hjálpa til við tí so haldi g eisini er gott at mann fer at arbeiða meira við vegskerminum og fáa tað daðfest og raðfest og at eftirsleipið verður hvussu er honterað so haldi eisni er gott at mann far í gongd við at gera ymisk yymisk ting innan fyri sum vit hava snakkað um hetta við mann hjálpar musikkskúlu um mann man útbúgvar fleiri læknar sum vit hava eisini at verið inni á og ókeypis sálarfrøði og ymiskt annað sum ger tað at borgarin í samfelagnum fær eina betri tænastu og vit fáa eina betri heilsu generelt bæði vanligu heilsu og sálarheilsu tá iðeg so koma inn á nøkur ting sum sum ítøkilig ting so kann eg nevna at eg eri glaðr fyri at bygdin til sjónsstýrið verður nú bygdur vestur í vágunum ø eg vit mangla tó tekningar og prosjektering vit hava hussu fingið lovað hann verður bygdur og eg havi onkra fyrispurning um landsmannin um hvussu tað fer at fyriganga og nær tað verður men tað er gott at tað kemur í gongd eg kann fíla eit sindur á at mann ikki hevur raðfest daldstunnilil serliga høgt her men eg vóni at tað verið frægari í ramtíðini tí níggju milliónir er ikki nokk vit skulu heilt upp á átjan milliónir fyri at fáa eina nøktandi játtan so haldi eg eisiniat mn hevur gloymt tað í vágum at vit hava avbjóðingar við ferðsluni og fingið saman við kommununum sipað ferðsluviðurskiftini vágum har eru nógvar avbjóðingar og har má landið vera við og har er alt for lítið gjørt við tað og har sakni eg at mann hevur verið í diolog og fingið sett nakað á skinnara so har er nógv at gera men tíverri her r liggur einki í kortinum fyrr enn tvey túsund og tveyogtjúgu so er tað tað viðbusskoyringin sum hevur inni á fleiri ferð til smábygdir í føroyum eg veit at mann roynir at mskipa busskoyringina nú mann hevu fast samband millum skálafjørðin og og meginøki men har veit mann í norðurstremi hevrer avbjóðingar til vestmannar og miðnámsskúlan har og eg veit eisini at fleiri smábygdir millum annað til gásadals hevur tað verið ein eitt ynski í nógv ár um at fáa eitt busssamband bara at fáa eitt busssamband so har haldi eg at mann eigur at taka annað skin um bak so er tað tað at mann eisini játtað pengar til til havnar lendingar so eg hopi at allar øll ferð líka still ella hvussu er fáa møguleikan so tðikki bara vera játtað til eitt øki men at øll økir allar útoyggjar verða raðfestar tí har eru sanniliga avbjóðingar allastaðni eeg kondi t hugsað um eg spurdi landssmannin um ella vit hava prioriterað tað í okkara fíggjarætlan ela uppskot tsfíggjarætlani at neyðhjálpin verður tá mann hugsar um at vit eru eitt av heimsins ríkastu londum og við statvek er eftir bátur í at játta pengar til tjóðir sum sum hava brúk fyri pengum og og menningarlond og fátøk lond so haldi eg tað eri tað er illa av staðfari tá t eru so rík at vit ikki unna okkum at at játta ittsindur av peningi til til fólk sum eru neyð úti í heimi sjálvandi skulu vit eisini syrgja fyri okkara egnu og har roynir mann at játta til pengar eisini til heimleys í føroyum og aðrastaðni úti á bygd og og og men eg haldi tað er sanniliga eisini neyðugt at fara inn og játta peningi til onnur lond so at vitvísa samfelagsveðni eisini út í heimi núg nái ikki meir fyribils takk fyri ja so tíðin væl o vilja farin tað var djóni nolsø joensenviðmerking ger so vælja takk fyri frú forkvinna øhetta sum eg blivu nevnt í ella nú hoyrdi vit lanssýrismannin í í í mentamálinum sum var inni fyrr í dag og tosaði um útbúgvingar vtaevurverið nógv frammi í seinastuni um at tað er stórt trot á á bæði røktarstarvsfólkum útiá
á eldraøkinum og og ikki minst námsfrøðingum á dagstovnaøkinum og og í almannaverkunum generelt
og tí var tað gleðiligt hvussu at hoyra at landsstýrismaðurin ætlaði ella hevði sett pengar av til at fáa ein flokk tøktan upp á námsvísindi á deildini á setrinum men vit hoyrdu ikki nakað um um inn á røktarøkið tí kundu vit hugsað um jóhannes joensen nakrar tankar um at tað ikki bleiv raðfest kanska á hesa fíggjarlógini tað er hvussu mann hoyrir nógv um at tað verður tað verður runnið nógv og tað verður tað er eitt sperkt sperkt øki í forvegin so takk fyri for forkuna takk fyri at jóhannes joensen ger so vælja eg sjálvandi tað er gott at heilsversju og almannum skúlaversju verða raðfest á ymiskum økjum men eg haldi at mann manglar nemliga sum gjónastin joensen sigur at at hyggja tí tørvinum sum verður innan fyri tað røkt og at tað at arbeiða við menniskjum í framtíðum tað verður bæði innan skúla barnagarðsøki og eisini innan eldriki og heilsuøki har verður eina øgiliga avbjóðing
og vit verða noydd til at játta pengar til útbúgving av
starvsfólkum eg havi latið mær frætt at hann ætlar at byrja við einum ella einum námsfríðis flokki afturat men tað verður sanniliga brúkt fyri eisini sjúkraheilsurøðingum og fleiri heilsuhjálparum og heilsurøktarum í framtíðini so har noyðast at seta pening til síðis og eg vóni at vit í komandi fíggjarlóg longu síggja tað har tí her sæst ikki nógv tað má eg siga takk fyri ja so er tað jaspur van gaardgerð væl ja takk fyri formaður ja eitt orðatak sigur ger ger skálkinum gott hann lønar teir aftur við háð og spott tað kann tykjast eitt sindur soleiðis nú vit skulu viðgera fíggjarætlanina fyri komandi ár og kanska eisini so vit hyggja eitt sindur aftur
við tað árið sum er um at vera farið
eg haldi tað hevur verið í føroyum gingið heilt ótrúliga væl vit eru komin væl ígjøgnum eitt ár tjúgutjúgu og eg eri eisini vísur í at komandi ár tjúgu einogtjúgu vil eisini blíva eitt ár sum í nógvar mátar kanska mann kann siga fær fer aftur í søguna fyri kanska hvussu hvussu øgiliga væl hevur gingið vit hava fingið nógv tilmælur um hvussu vit skulu gera frá landsbankanum og frá frá øðrum ráráðgevandi oyndum at vit skuldu ikki trýsta for nógvar spitarar men mugu heldur ikki bremsa for hart og eg haldi at vistu vit líka hyggja eitt lítið sindur aftur eitt ár so kunnu vit siga tað ati tá i ið korona byrjaði fyri einum ári síðani tá var tað á leið tvey hundrað og níggjuníggjuogfýrs fólk sum var arbeiðsleys taka vit so talið soleiðis sm talið er í dag so kunnu eg staðfesta at tað er trý hundrað og einogtjúgu tað merkir at tað er á leið tveyogtretivu fleiri arbeiðsleys hyggja vit eftir grannalondunum hyggja vit eftir europa so trúgvi eg tey allarflestu uppliva at ligvur tú avstað millum fimmog tíggju prosent arbeiðsloysi so er tað gott og kanska rættiliga nógv longd liggja eisini oman fyri tíggju prosent her mugu siga at tað er gingið væl fíggjarstýringin heverið góð stýringin he verið góð og vit sum samfelag hava koyrt væl her vr eitsindu diskuterað hvussu nógv korona hevur kostað árið sum er farið og kanska eisini hvat tað kemur at kosta komandi ár fíggjarætlanini onkur sigur kanska eina hálvan milliard hvørji minni við tað verður sjálvandi minni partafelagsskatur vinningsbýtiskattur mveg hyggja vit eftir men hvat hevur tað so kostað til dømis tú hugdi áðrenn kom ið koma her í dag hvat hevu tað kosta í danmark í danmark hevur tað kostað samanborið á leið tvær milliardir í mun til ta hálvu milliardina sum vit hava brúkt taeð kostað hjá okkum hvat hevur tað kostað í norra jú í norrepta kosta sirka tvær komma átta milliardir í mun til ta hálvu milliardina sum við ta tað vil siga fýra til fimm ferðirnar so nógv í norreg og í danmark í mun til hjá okkum og í svøríki enn og meir so vit kunnu bara staðfesta tey londini sum vi samanbera okkum við hevur eingin stjórn í norðurnorðurlondum megnað at stýrt eins væl og vit óiva hevur andstøðan megnað hevði megnað tað betur vilja tey sjálvir vera við og tað kunnu vit so bara gita um men vit kunnu siga at vit hava reyða stjórnur í øðrum londum har tað ikki hevur gingið eins vali hjá okkum tað er so hvussu so er nakað vit kunnu fyrihalda okkum til skal eg so fara inn á nøkur ítøkilig tøl so haldi eg at eg eri serliga glaður fyri til dømis at øll hava rætt til barnaár tú hevur fingið eina hálva millión uppá eg vildi kanska ynskt at tað var meir men tað er hvussu so verið nakað sum allur batur bøtur og tað er ein i ein gongdleið eg haldi tað e eitt fantastiskt arbeiðið tey gera blákross heimi vit vit upplivdu tað at viðgerðastovnuin í í velbastað hann fekk fýra hundrað túsund og fjør fyri va opið um summarið nú fari so bláir blákross heimið tað eisini og tað er eisini sera gott og soleiðis sera fegin eisini um at kris hevur fingið eina hálva millión soleiðis at vit kanska upp á eittannað tíspunkt nærkast okkum einum null null loysn ella eina null øki innan fyri hetta økið eg hevði veruliga ynskt at vit koma og gera nøkur stig rætta leið eisini tá tað kemur til at verja tey børnini sum verða misbrúkt og annað korona vat korona kemur at kosta tað vita vit ikki men vit vitu hvussu so er at tað er ymiskt hvussu mann kann rokna aksele johannesen helt at hann hann vildi kalla tað kanska tað var tvey hundrað milliónir meðan magnus helt kanska tað varð magnus rasmusan helt kanska taðv nærri null og sjálvandi er tað ringt at spáa um eisini hvussu hvussu hvat kemur tað at liggja oy í fíggjarætlanini komandi ár vit eru bara vís í

eg haldi tað er viktigt at vit halda arbeiðsloysið niðri vit tryggja fólkavøkstur og har millum annað at íbúður og annað eisini hevur kostað at vit leggja eina hálva milliard inn fyri tað so eg haldi vit kunnu fegnast um støðuna í landinum og at heimurin hevur verið í undantaksstøgu takk fyri ja takk so er tað nakrar viðmerkingar jóhannes joensen fylsk gersuvæl ja takk fyri hara formaður ja nú nevndi

ja nú gloymdi eftirnavni men nú nevndi hatn tað at at tað vóru tað var avgerandi um tað var reyðar grønar ella bláar stjørnur sum varð avgerandi um mann kláraði at hontera koronuela ikki men tað haldi eg ikki mann kann mann kann konsolidera hað tí tað er
øgiliga til vildarligt men eg hugsi at tá samgongan
sparur í hesum førinum so mann hoyrt so nógvar sparingar sum raka tey veikasta bara vita hvat jaspurlandgaður heldur til tað um mann heldur rætt at mann fer er eftir og renar at spara har sum har sum tað raka tey veikasta takk fyri jaspurlandgaður takk frá formaður tað er tað er tyrigtur at eg sigi akkurát sum er at eg sigi bara eg kann bara sæðfessa hvussu tað hevur og hvussu tað er vildið tað sum eg vildi við tí er at siga at vit hava klárað tú øgiliga væl og tað hevur gingið gott og eg haldi tað er viktigt at vit eisini tora sum land og sum fólk at fegnast um tað tí tað er nakað við tað staðið samanum tá ið tað so kemur til at eg veikast tá so haldi eg at vit hava givið pensjonist
inum kanska eini túsund fimtan
tað krónur meir at liva fyri í fjør og í ár so eg haldi at vit síttaka ov tað er nógv onnur ting fyri at nevna eitt so eg haldi fyri nógv tær veikastu kanska eisini javnaðarflokkurin haldi eg gangi í úrfróðartekur í tey grundini við eigur at fegnast við saman okkum at vit veruliga hava eisini gjørt mun á tí økinum hóra formaður ja tað sum er gott tað er gott og tí skulu vit gleðast um tey góðu tingini sum eru eisini í fíggjarlógini hóast eisini eru nøkur ting sum sum halta nú vita vit at jaspin langordi brennir nógv fyri bláa kross og tí tí fyribyrgingararbeiðið sum verður gjørt har tí er tað sera gleðiligt at tað verður stuðulin til smáu feløgini verður øktur
eisini eisini til tað tað stóra arbeiðið sum verður gjørt við
teimum avvarandi bólkunum á børnum sum sum sum hava rúsdrekkað inni í teirra heimum sera gott og og tað vilja vit stuðla hundrað poysentar upprundan um í javnaðarflokkinum men tað er leittsindur ójavnir sum eg kann koma hyggigjøgnum stuðulin til feløg at til dømiskvinnuhúsið ikki fær tað sum ann kanska heði ynskt isu man hoyrir tørvin hjá teimum segdu har er ett sindur av av haldi eftir mínum tykki eitt sindur forstórur munur á hesum unn hugsar um at kanska fingið eitt sindur sett meira á tey feløguni eisini tey sum sum eru í laggr endl men annars fullur stuðult til tey sum havaa esabe ja takk fyri djóni nolso joensen ja eg eri samdur og tað er mann kann siga tá ið tú tosar um akkurát hesar hendan partin av tí virkseminum sum hendir í samfelagnum so er tað merkt av at tað er fólk sum brenna fyri einum arbeiði tað er ikki vanligt otta til fýraarbeiði tí fólk sum virkligani vit ganga inn við lív og sál og tað er eingin loyna at høvdu vit hetta verð upptil okkum so høvdu givið hesi nógv

bottur hetta er ein ein ein ein bati eg vildi eisini ynskt at til dømis nevndura yut o kvinnuhúsið og tað er eisini nógvir aðrir felagsskapir sum gera gott arbeiði sum eg haldi eisini men hin vingungum fegnast um tað sum er gjørt og halda vit skuldu standa saman um eisini at at vit klára at lyfta hesar felagsskapirnar enn betri komandi árini takk fyri hsseyfal harra formaður ja tað er eitt sindur spurningurin hvat mann skal brúka fimm minuttir til tei mann skal tosa um langt omman fyri fimm milliardir men eg haldi at eg fari at vísa á at tá ið fíggjarlógin kom so hugdi eg eftir raðfestingun á grøna økinum og var rímiligani vónbrotin tá ið so
broytingin frá fíggjarnevndini kom og sá at tey hava gjørt nakrar raðfestingar so las ið
í umhvørvismálum hann verður skorin tað var annars fyrstu ferð mann fekk navnið umhvørvið inn í í í navni á einum ráði men nú tekur mann pengar frá helga abramsen sum annars skuldu byggja upp umhvørvisøki síðan tekur mann pengar frá umhvørvisstovuni um mann setir ongar pengar av við eina serliga pulju til nøkur sum helst átøk á grøna økinum sjálvandi er nakað á fíggjarlógini men tað er ógvuliga lítið og tað er kanska kennitekni fyri hesa fíggjarlógina og nú skal eg vera eitt sindur rættvís yvir fyri samgonguni hetta er ikki ta fyrsta fíggjarlógina eg havi sæð sum er eftir mínum tykki rættiliga óideologisk størsta ideologisku munurin haldi eg millum samgongu og andstøðu er í veruleikanum uppskotið hjá tjóðveldi um at skerja blokkin heilt munandi at gera okkum fíggjarliga óheft í tí liggur ideologi og í tí sleppur mann eitt sindur tað sum eg plaði at kalla fyri køks kassamentalitetinum har mann situr og telur krónur og oyrur og skal fáa smápengarnar at passa mann ger øgiliga nógvar smáar flytingar nd vvegin men mann hugsar ekstremt lítið vissjionert hvar er vinnupolitikkurin fyri tær kreativu vinnurnar hvar er uppraðfestingarnar har hvar er uppraðfestingarnar í mun til tey í okkara samfelag sum er dag dettað niðr ímillum tá ið vit hugsa um samferðsluøkið fyri hvønn dag fyri hvønn metur sum vit borða av undirsjóvartunlum so gera vit eisini frástøðuna til tey sum ikki hava fast dagligt samband størri og tað er fulllkomiligur samanhangur ímillum at tey sum hava vánaligt ferðasamband tey hava eisini vánaligari inntøkur í meðal tað er ein ein klokkukláari samanhang og tí harra formaður tey dragna longri longru aftur út og tí væntaði nú havi eg nevnt hetta so ofta og lagt uppskot framu vegna tjóðveldið og drivið á tí eg veit at simanba tar bara lóg ofta so beginna onnur at siga tað sama strandfararflotin má skiftast út og sum tjóðveldið gjøgnum árini nógvar ferðir hevur lagt uppskot fram um sum á túratalið eisini økjast men strandfaraflotin má skiftast út tir null krónur settar av til tað fólkaflokkurin situr við fíggjarmálanum og fólkaflokkurin dyttar sær at senda høvtingar hjá sær á tingi út og skriva tað at mann hevu hildin nólsoyngar fyri gjøldur fólkaflokkurin og samgongan heldur alla oyggjarbúgvan fyri gjøldur tær eingir pengar eru settir av til endurnýggja strandfararflotanu ikki ein króna

so kann ann altíð diskutera harraformaður umi um tað var skilagott at mann mann bygdi at avloysarskip heldur enn at byggja nólsoyar ferna fyrst eg helt tá at terna var eitt gott alternativ og vónandi fór at halda í nøkur ár men eg fari enn einaferð at heita hetta høga ting hvønn einasta tinglimb inni her lat okkum taka lógvatak saman eins og vit gjørdu um tularnar sandoyartunnilin hevði ikki verið veruleiki í dag hevði mann ikki knýttan saman við eysturoyartunlinum soleiðis at tað er fíggjarliga burðardygt prosjekt tað liggur í eina verkætlanin og tað er tann verkætlanin sum fíggjarliga tryggjar at sandoyartunnilin blívur veruleiki landið fær og tann fyrsti tunniln opnar nú leygardagin landið fær tveir tunlar fyri undir eina hálva milliard tað er eitt kupp og lat okkum núgera eina semju um at gera eina sama slag semju um at endurnýggja alla sandfaraflotan innan fyri tey næstu fýra til fimm árini tað er neyðugt tað er so øgiliga nógv annað eg kundi farið inn á eg kundi hugsað mær líka eg halda u jóhannes joensen sum nevndi menningarhjálp tað er eisini nakað sum tað er ikki bara henda samgongan men hend tar borgarligu samgonguna hava verið verri enn tær vinstru halliðssamgongunar í mun til at vilja uppraðfesta taðn størn sta uppraðfestingin sum er gjørd innan fyri menningahjálp bleiv gjørd undir einari av teimum samgongunum har vinstraflokkar vóru við men mann vil ikki ordiligt og og fyri fyrstu ferð í nógv nógv ár er talið av fólki í íaltso sum liva fyri undir tveir dollarar um dagin hækka tað her annars verið niðurat gangandi tey seinastu tíggju árini tað er stór neyð í heiminum og koronakreppan hevur rakt ta allarveikastu allarharðast so takk til tingmannan tók tað fram tí tað er eingi sum ordiliga tosa serliga nógv um at raðfesta tað men tað er ein ábyrgd vit hava sum eitt av heimsins ríkastu londunum og til jaspur langoard sum vísti á at vit hóvdu so lítið arbeiðsloysi ja tí vit høvdu í veruleikanum mangli vit høvdu stóran tørv á arbeiðsmegi tá ið koronakreppan kom og tað hevur kann mann siga at bjargað okkum men harra formaður eg skal runda av við bara siga at tjóðveldi mælir til at gera okkum fíggjarliga sjálvbjargin tí vit trúgva uppá at tað skapar at tað lyftir nakrar kreftir í gongd sum ger at mann tekur ábyrgd og eg sakni ein nógv virknari vinnupolitikk takk fyri harra formaður so fær siur stenberg eina viðmerking gersuvæl takk fyri hara formaður ja tað mangla nakrar raðfestingar mann kundi eisini nevnt film tað eru fleiri somnu ting sum ikki síggjast aftur í her men eri púra samd viðtí sum bjørt samulsen sigur um tey sum sigla tey eru veruliga við skerdan lut og løgtingið hevur altíð klárað staðið saman tá ið tað kemur til at byggja umborð á tunellur og gera vegir tí at øll ynskja tað
men eg veit ikki hví tað skal vera so trupult tá tað kemur til tey sum sigla hví mann ikki sær tað beinan máta
báta upp á sama upp á sama máta sum tað at at byggja vegir tí tað er jú tað tað er og eg haldi tann støðan sum hevur verið barsíðstu vikuna átti at hat fingið øll at vaknað við soleis at mann sá at her má okkur gerast eitt er tað at fáa gjørt nakað við at fáa fleiri túrar at gera nakað við rakstrin men eisini tað at fáa nýggjan feryur tí hetta er ikki hálvbart og suðuroyartunnilin snakkar mann um um nógv ár so tað er ikki ein tað er ikki ein loysn her onú men meira upp á sigt takk fyrisamulsenfyri ja eg eg fari at í mun til film so eri jú tað gleðiliga t henta helgi abransen hevur raðfest fýra milliónir til teletro men tað komið eina eyka játtan í fjør hóast pengar skulu brúkast í ár so eg veit ikki ordiligt hví raðfestiblegar soleiðis men men eg haldi ikki man kann siga hesu ferð at mann ikki hevur uppraðfest film men har er okkara ynski sjálvandi at mann
ger eina uppraðfesting sum er varandi á
eni nógv hægri støði henda samgongan tykist meira a hava lagtað tann bógvin ati til landsstýrismaður mentamálinum sum skal avgera hvør kann fáa stuðul og ikki og kanska ikki tykur avgerðir úti frá eg veit ikki teimum vanligum treytum um hvat ertallent man eigur at stuðla men annars haldi eg ati eg sakni øgiliga nógv at mann tosar meira um at mann vil nakað miðvíst og og tá ið sovorðni ting sum samferðslan til smáu oyggjarnum dettar niðurfyri so haldi eg kanska atað er ein onnur síða av tí sum eg nevndi í áðni við at taðer for lítið í idologi tað er alt for nógv køkskasa mentalitetur mann situr og telur smápengar henda við hini takk fyri harrafoso er tað høgni hoydal harra formaður eg á fegin súm at bjørt samelsen tók fram heftar við sum eg las í bløðunum nú um at formaðuriní tingó fólkafloksins hartaði undanfarnu samgongu ella undanfarnu samgongum fyri millum annað lestrarsigling og annað millum annað við við beinum ósavnunum um at eg haldi at krsjia andreasen pástað at hjesamgongan kudi hava steðgað einum ein lestraraskipi o aina tílíkt tí tað er bara ikki rætt tað var ein avgerð tikin

fara ta óegna skip men annars hevurhenda samgongan ikki gjørt hvørki gjørt eitt ella annað fyri at bøta um tað og eigi heldur tá hasi flokkarnir sótu í valdið seinast so so so ðeg var fegin um at bjørt samelsen afturvísti tí púrasta og mæltu til at nú mugu vit veruliga gera nakað við at fáa endurnýggja strandferðsluflotan og sambandi við við útoyggjarnartakk fyri eti undanfarnu samgongu var jú ati hennikold sum var landsstýrismaður í handlini metti at tað prosjektið sum var samtyktu at tann feryan var simpulten for lítil serliga í mun til ferðavinnuvakstrin sum vere og sovíðari og terna var jú eitt gott skip hon er bara elligomul og nú er hon er nógv verri íg standi enn mann metti og tað var annarseitt fínt skipað at havið nøkur ár enn tilm mann hevði eitt nýtt og so valdi hann at raðfesta eina at
avloysarskip fyrst og vit høvdu eisini tørv at
hanan avloysara skip men eg skal ikki fara longri enn á ta søguna men tíðin er er klári nú til at vit kunnu raðfesta nýggjar fergur til til alla strandferðsluna sum tað eisini lá í kortinum fyri nøkrum árum síðan at mann skuldi byggja fýra nýggjar fergur og eg haldi at mann skal koma aftur á ta spori eg vænti ð sum mann fer at koma tá eg aflirmærat nevna tað líka inn til onkur eg komi við einum uppskoti onkur av teimum sum situ við valdi og færi gjørt nakað við tað eg fari stuðla tí á fullum huga og tað má henda tí strandfartflotun er avoldaður og tað er ikki tíðarhóskandi siglingar før vit hava í dag takk fyri billjustinusen ger sovæltað varð hendan atfinningin at einki grønt er at finna í hesi fíggjarlógini altso hálvtrýss milliónir eru settar av til eysturoyarsandoyartunlar tað er grønt tí at tú minkar ómetaliga nógv um ta langu ferðsluna av fleiri túsund bilum hvønn dag sum skuldu koyra í tveir tímar úr norðurøkinum nú fara teir bara at koyra í tjúgu minuttir kanskaella
minuttir tað er ein grønur vinningur og tað at
seta pengar av tí suðuriartunnilin man væl eisini vera grønari enn at hava eitt skipi sum dampar øgiliga olju ár út og ár inn og vit hava lagt uppskot fram um at leingja leingja frítøkuna fyri mg av hitapumpum og viðvíkjandi elbilinum so víðari so als einki grønt tað passar ikki tað er ymiskt grønt sum er í okkara politikki takk fyri nú er eysturoyartunnilin ein politisk semja sum bleiv gjørd fyri nógvum áðrenn av øllum flokkum á tingum so tað havi eg ikki tikið við men billum stynestøn hevur rætt í at tað mann fer at koyra stykkið tað er eitt grønt átak tað er nú ikki nakað sum handa samgonggongan hevur tikið avgerð um nei eg meini tað veruliga eg haldi annað av teimum uppskotunum jørður niclasen hevur lagt fram er ein typisk dømi um tá mann roynir tað sum mann kallar fyri á grønval
-larska ting altso mann ger mann leggur
uppskot fram um at gera hybrid bilar avgjaldsfríar altso tað er ikki grønt wotzówevver mann kann gott tosa um á plogg inn hebridbilarnir men nei mann steðgar einari gongd í umlegging av av av av altso vit hava sagt at vit vilja blíva hundrað prosent grøna landið og so innfør mann ting sum mann veit fer at bremsa søluna av elbilum nei eg haldi ikki at mann men tað er rætt at mann leingir avgjaldsfrítøkuna fyri hitapumpur og takk fyri tað tað er ordiliga gott men tað sum eg segði var at í broytingaruppskotnum frá fíggjarnevndini eru eingi grøna átøk eg síggi onga pulju og eg síggi at tit skorið niður í umhvørvsstovni sum skuldi havt pengar til umsita eina náttúruverndarlóg sum landsstýrismaðurin sigur seg fara at koma við takk fyrihara formajatak so er tað edva jacobsen sum fær orðið ger so væltakk fyri harra formaður bjørt samuelsen sum akkurát hevur orðiði havt orðið nú tosar um at hendan samgongan førir køkskassað mentalitet og fegnast um at andstøðan
hevur veruligar visjónir fyri hvussu mann brúkar pengar og hevur valt at lækka blokkin við hundrað og einogtjúgu milliónir
tað sum eg sum sambandskvinna kann fegnast um tað er tað at tær visjónirnar ikki koma hjá tjóðveldi fyrr ente atkomu í andstøðu tí so hava vit eitt sindur meira av pengum at gera gott við hatta var bara sor lítil byrjanarviðmerking men eg má siga at sjálv fegnist í sambandi við fíggjarlógina um nógvar góðar játtanir sum eru frá samgonguni í sambandi við fíggjarlógina til nú siti eg í mentanarnevndini og havi hugt eftir nøkrum átøkum har og har gleðist teg um at mann íløgusíðn hevur valt at at forseta við miðnámstilboðin á kambsdali og útbyggja skúlan til tað næsta prosjekti lað næsta byggistig og at mann veruliga í komandi ári fari í gongd á aftur rásina í runavík sum er í skúlatilboð til ung sum bera brek og at mann fær ta útbyggingina framda tí ver nakar sum tey hava glett seg sera nógv til í í longri tíð so eru eisini nógvar eisini tað at mann hækkar pengar til felagið fyri lesi og skrivi skriviveik fyri at styrkja umstøðurnar til tey sum hava avbjóðingar á tí økinum eitt sum eisini er við tað er at mann hækkar eina komma tvær millión musikkskúla pengar tl musikkskúlan oghar er víst seg at vera øgiliga avbjóðandi við at tað eru nógv sum standa bíðilista og tað er nógv sum ikki hava møguleika fyri at koma inn á musikkskúlan tað vil manst gera nakað við og ger eina munandi hækkan har soleiðis at mann kann fáa bíðilistarnir niður og so er tað ítróttasambandið sum fær í fimm hundrað túsund og og so er tað onnur átøk sum eisini verða gjørd at mann ger tiltøk ímóti rúsdrekka misnýtslu farið ein hálva millión og har eru virkuliga nakrar avbjóðingar sum vit hava havt og og hava millum okkara fólk so ótrúliga gleðiligt at mann setir pengar av til tað so eru pengar eisini setta av til kris og blákross og til tað at øll hava rætt til góða barnaár tað eru góð átøk sum sum muna og tey muna sjálvandi meira visti mann hevur fígging til tað tað sigur seg sjálvt eitt sum er við í teimum átøkunum sum vit skulu halda áfram við komandi ár tíð e heta er ókeypis sálarfrøði hjálp millum tey sum er fimtan fimmogtretivu tað er ein royndarætlan og tað eri sera spent upp á at hon kann verða sett í verk og hon byrjar komandi ár og so er tað endurvenjing og viðlíkahalsvenjing sum vit eisini hava sett fokus á at at hava ja at at gera nakað meir við tí at tað vísir seg ofta tá sjúkra rakar visi tað manglar so er tað sera munagott at at tað hevður arbeitt ví tí og tað hevur landsstýriskvinnuna í almannamálunum ordiliga sett á fokus á at vit skulu arbeiða við har evr mann eisini sett fokus á vit slt hava tilboð til fólk sum er yngri enn sjeyogtrýss og tað eri eg sera sera fegin um tí eitt er tað at mann hevur ætlanir men tað kemur ikki at hjálpa hjá teimum sum hava brúk fyri te uttan mann setur í gongd ætlaninr komn vera góðar men tað at seta nakað í verk er enn ov betri tá mann skal mann skal hava nakra handlingar aftan fyri ætlanini vist tað skal muna hjá fólki fyrsta januar í einogtjúgu hækka grundaupphæddin til pensjonistar tann seinni partin og nakað skattalatta verður latið eisini so at pensjonistarnir fáa enn meira pening at liva fyri til komandi ár og tað er gleðiligt so e mann sept pengar av til føroyskt sum annað mál og tað er sanniliga ein avbjóðing við og tað er nakað sum kommuna val tí at tger bara soleiðis vist mann fyri nøkur ár aftur so so var tað ikki so nógv sum sum kanska vóru høvdu fleiri vóru fleiri mælt men tað er tað blivið nógv meir av og so at tað er gott at mann setir inn har so spurdi eg eisini landstýrismannin í mentamálinm í samband við tfáa sett meira útbúgvingar til tey sum hjálparstarvsfólk og røktarstarvsfólk og har kemur so ein kanning í februarmánað sum sigur hvat tørvurin verður tynæstu árini og so ætlar mann at handla út frá tí so tað er sera gleðiligt og gott at tað kemur í gongd innan fyri tá tú kemur til tunlar so fegnist eg um at tunlar nor er fjall verða settur mann sigur á verki og at at fámjinstunnilin eisini kemur og eg vóni at mann eisini frameftir kann hava nøkur góð átøk til tey smærru plássini eisini ja nú er tíðin farin klokkan riggar ikki men tað er ikki einspetíarandi tíðin ikki gongur so at hetta var tað sum eg hevði at leggja til og tað er fimm minuttir tar ganga skjótt takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað lal nú koma ein viðmerking bandrsamdur ja takk fyri harra formaður eg nú koma ediba jacobsen inn á hetta her við at at tá ið tjóðveldið er í í tjóðveldi er í andstøðu tá koma teir altíð við at vit skulu skera blokkin og annað og og og tá ið ið teir so koma í í í samgongu so erventiholini
og tað bar aldrin til at skarva nakað av kundi kanska tingkvinnan huglagt eitt líkiðsindur meiri um um um
tað evni takk fyri ja takk fyri harra formaður tað er akkurát tað hundrað og einogtjúgu milliónir mann kallar tað fyri at nú veruliga mann sigur nú setur mann visjónir til og vit føra smann sigur køkskassa mentalitet tað kann mann so kalla men tað er bara tá i mann settir á antast á bokk so er taðeit lítið sindur for seint at snakka um við sjónir tá i tað kemur til niðurskov a blokkið eg kann sum sambandsskvinna fegnast um hetta her tí eg haldi mann kann brúka
milliónir til rættiliga nógv eisini til tey sum hava veruliga
hava brúk fyri at fáa pengar nú eg man sagt at vit hava havt líkasum hug at spart eitt lítið sindur men hetta er ikki smávegis mann ætlar at minka við hetta her hundrað og einogtjúgumili ónum so lat okkum bara fegnast fegnast um at tey sita aftast takk fyri harra formaður so er tað hegin mortensen sum er næsta røðari gersovæl ja tað ja vit hava aðru viðgerð ar fíggjarlógini hjá løgtinginum og sum vanligt er so hyggja vit eftir tølunum tað sum er og vit síggja ella kunna konstatera tað at tað eitt stórt hædl á hesari fíggjar
karelogini og tað er umleið tvey hundrað og tólv milliónir krónur onkur sigur
teð korona sum hevur alla skyldina o hasunher men tað trúgvi egnú ikki ordilig uppá men vit mugu eisini vísa á og síggja eisini at her er ov alt ov nógvir peningar brúktir meni tað er eingin ivi hjá okkum sjálvandi skulu vit verja tað í samband við korona at vit skulu eisini vera ein partur av tí sum anheild soleiðis at vit taka tær útreiðslurnar sum koma harra formaður eg hugsi um at sjálvan raksturin tað er so eitt at hann er farin sjálvandi upp men kanska ikki so nógv sum kanska íløgurnar eru íløgurnar stórar tar eru umleið heilar fýra hundrað og seksogfýrs milliónir krónur og klárar ma so serliga at hyggja eftir hesum her íløgum hvar teir fara so síggja vit at teir fella øgiliga ymisktrunt um í landinum og tað er nøkur økim sum fáa rímiliga nógv og nakar verður staðfest at her nakað sum skal gerast beinanvegin og seta onnur økir í landinum sum einki fáa hetta her so politikkurin í øllum førum hjá samgonguni sum hevur sagt at hatta vilja vit raðfesta nú ja nevnt tað fyrr tað virkar sum eftir alt anbað hvør situr fíggjarnevndini ella hvar í landinum mann kemur tað er har sum íløgurnar verða lagdar og tað er har sum tað verða framdar hvussu er sambært tað sum er framlagt her í fíggjarætlanini men vit vita eisini at kommunurnar hava stórar trupulleikar stórar avbjóðingar ikki minst teir smáu kommunurnar hvar ið havnarløg er farin í smildur vil eg siga atv teimum av tí brimi sum hevu verið nú gjøgnum veturin og nakrar hava søgt um nei løgtingið um stuðul men hevur tað ikki kunnað borðið til og mann hevur sagt at mann vil finna heildarætlan fyri alt økið og mælir til at kommunufelagið kanska vera ein partur av tí ja tað er kanska gaman í at tað er upp á handan mátan men tað hjálpi seg ikki upp á at fáa gjørt hesi havnarløgini aftur ella í brimgarðarnar aftur eg haldi sjálvur at har burdu vit sum løgting øll staðið saman serliga til ta smáu kommunurnar at hjálp teimum soleiðis at teir bátahyljar ella ella brimgarðar kundu verið gjørdir aftur sum skjótast og tað skal eingin iviveri hjá mær tað vildu havt stuðlað hundrað prosent kom tað fyri her í løgtinginum mann tosar øgiliga nógv um hvat annað skal gerast vit tosa nógv um tunlar og tað eru øgilig reyping beint nú um ymsar tunlarnar sum eru gjørdir sum blíva gjørdir kvøldbiartunilurin eitt og eysturoyartunnilin dalstunniurin norðurin fjall alt gott um allar hesar tunlarnar teir eru farnir í gongd mener tað nyttó nokk lítið hjá samgonguni at rósa sær av øllum he tunlinum tí nógvar av hesunum vórðu longu farni gongd í undanfarna samgongu men tililtil samans so eru vit sjálvandi øll saman samd um hetta skal gerast men baratunlarnornorð í fjall kann o ávirka okkum øgiliga nógv tí at tað var bara í ein handavending hvar tunnilin orð í fjall fór frá tvey hundrað og hálvtrýss milliónir longu upp á at tar var gott í fimmhundrað og hlvtrýss upp móti seks hundrað milliónir krónum tað eru øgiligir pengar og skuldu tar til james so skund tar til men tað er líkasum at so er tað aftur onnur øki sum standa bíða og bíða og millum annað kann eg nevna innkomuvegurin til tilhavnina sum ikki er komin niðan í tingienn sjálvt um tvær ella ein avtala bleiv gjørd ur sekstan tað er samtykt tríggjar ferðir í kommununi og eisini tann avtalan eg gjørdi nú at skal koma niðan við ein verktalslóg men hon kemur bara ikki fram eg havi sæð eitt útkast millum fíggjarnevndarformannin járkum niclasen og og verandi borgarstjóri í tórshavn kommunu men hann er bara ikki undirskrivaður enn um eina serliga avtalu sum skal gerast og har bíða mann líkasum eftir hvat er tað sum verður sett av nemliga til innkomun vegurin

vit gjørdu í runavík er kærkomi og tað fari undan teimum alt tað besta og eg vóni at tað kunna kunna gjøgnumfara tað soleiðis at runavíker ikki fær trupulleikar nemliga tí ferðsluni sum nú einaferð kemur men her í havnir kunn mann kann mann vænta at tá ið tunnilin kemur og ferðslan ferð at glíðað tað verður øgiliga skjótt til longur leygardagin so kann mann rokna við at at tað ferðslutrýstið verður stórt og so er bara spurningin hjá okkum hvat ger mann so so máman bara altso vel tolin og standa kø og bíða og bíða og bíða til mann eina ferð kann koma víðari og tá ar tey eg siga hetta skuldi verið gjørt fyri langari tíð síðan og á langari tíð síðan at atiat hetta skuldi vera partur av av tunnilsverkætlani takk fyri harra formaður tíðin longu er farin hjá mær ja tíðin gongur skjótt jaspur langaard ger so væl ja takk fyri hara formaður sigur morsen kanska eti vísa eitt sindur á at vit samgongan nú ikki brúkti hað nokk nokk setti nokk av pengum av til íløgur her í havnini eg hugsaði visti eg skilti hann rætt men soleiðis sum sum vissi eg hyggi bar eitt lísindur eftir fíggjarlógar upskotinum so millum annað eru hundrað og hálvfjerðs milliónir til sjúkrahúsið g vit hava brúkt sett einir fra hndrað g hálvtrýss milliónir av til eisini bygging av íbúð
eg havi brúkt longu hálvfemsunum í komandi fýra fimm árini og sjálvandi havi brúkt longu

so hatta er ikki ein
ílag sum verður gjørd í havn men væl kagnist tað er ikki har trupulleikin er men vit tosa nú um eina innkomu veg til havnar og tað er tað sum vit royna at fáa við tað kundi vera eina íløgul havna men tað er eisini ein landsverk so tað er ikki íløgur sum verður gjørd har í havn men tað er tað at allir føroyingar fáa ágóða nemliga av hesum hesar íløgum sum verða gjørdar og tað skulu vera kærkomnar men vit um bara síggja realitetirnar at vit fáa trupulleikar um vit vilja tað ikki men kunnu tær bara arbeiða síni skjótari takk fyri at formaður tað er tað brandurs handoytur frá takk fyri at formaður tað er tað er eingin loyna at fráfarandi borgarstjórin í havn annika olsen var øgiliga jalig tá ið tað kom til henda spurningin viððvíkjandi at stovna ein grund til hesar náttúruvanlukkurnar sum vit hava upplivað í fjør og sjálvandi nú hevði mortensen komandi borgarstjóri
í havn og allarhels komandi formaður í kommunufelagnum hvat sigur
kann til at mann í sama landi og kommunurnirkanska fara undir eitt lyfta hetta árnar taki tað er at saman at fáa ein grunn upp at standa sum sum kann vera við til at hjálpa teimum smærru kommununum sum koma illa fyri av hesum tingunum er etað nakað sum hevði mortensen vil føra víðari yvir í kommunalpolitikk tá ið hann nú fer úr landspolitikki takk fyri ú eg rokni við harra formaður at brandi sandur veit a lítisindir meira nnhvar eg veit mær vitani eg eri ikki formaður í í føroya kommunufelag so nú fáa vit at síggja hvat hendir á tí økinum i degin ætlanin við ein við einum tínlígum grundi er er góð hatta hetta erikki beint nú sum er uppfunnið tvørturímóti eitt er at siga at tað annað at syrgja fyri at tað kemur úti í verkið verður lagt út verkið

og og skuldu tað verið at millum annarð kommunur og løgtingið tosaðu saman á landsstýrið eg haldi t tað er ein ein sjálnfylgja at mann kundi gjørt handa grunnin soleiðis at løgtingið avsetti pening so kunn kommunurnar tilsvarandi eisini gjørt eftir fólkatalinum ella at mann fann eitt modell til tað eg haldi framhaldandi at vit eiga at hjálpa hvørjum øðrum serliga visti mann er ein felagsskap so millum annað kommunufelagi tað er eingin ivi hjá mær takk fyri harra formaður ja so er tað steffan klein poulsen ja harra formaður tað varr viðvíkjandi norðfjall nú nevndi heg morsen at beløpið fór frá tvey hundrað og veyoghálvtrýss til fimmhundrað og tveyogtjúgu miliónir við einari handavending og tað er soleiðis at tunlarnir tá eru blivu fyrst samtyktir í tvey túsund g tíggju ogso eru teir umloknir fleiri ferðirnar ígjøgnum tíðina suman kan ikki siga at at vit nú fáa gongd á tunlan e vi handavending men
men orsøkin til at beløpið er voksn
so nógv tað er tað er partvíst prísvøkstur men sum eg skilji tað so er tað eisini ein ein rættari meting av veruliga kostnaðinum tunlarnir eiga tørv nú og vissu hetta er ja rætti kostnaðurin so etað tað skal til og vit kunnu ikki lata tað bíða longur takk hara formaður ja so er tað hinolsen takk fyri hara formaður ja eg eri púra samdur við tær attunlarnir og fjall skulu ikki bíða tað r iksti tað sum eg nevni men tað virkar øgiliga undan atím at kemur niðan á tingið vit vistu ikki av hasari bløðunum áðrenn tað vistu vit ikki men at tað kann hækka ella blíva durkað upp á eina næstan trý hundrað milliónir krónur tað eru øgiligar pengar tú kundi gjørt nógvar aðrar tunlar fyri tær biløpu men sum eg nevndi í áðni

so skulu vit bara vera við sum ein partur av tí men tað virkar bara øgiliga ógvusligt tað er tað sum eg royni at siga mann mann komi viðat man hevði tunnilin frá gerðabøi og og tvørtur ígjøgnum tá var tað mann tosaði um at hundrað milliónir vildi kostað tað meira visti teir vist an var legðhan harfrá mmen tað er ikki tað sum eg eri aktuelt beint nú men harafturmóti so framhaldandi liggur innkomuvegurin og bíðar so kunnu gerast nakrar rundkoyringar og tunlar sum verða vil vis tu veg standa í kø báður megnar við og ikki leppa víðari tað er tað sum eg haldi so synd takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað jóhanelhi poulsen sum fær orðið ger so væl
økið har sum eg komi frá tá tað kemur ja tá tað kemur til vegirnar báðum enn hvalbiartunnilan eg vil siga tað harma meg lýsindir at mann ikki hevur pengar og settar av at foyarlógini
hesi ferð til tað men tað er soleiðisnar at vegurin tvørormen eg haldi sjálvur at okur kunna liva við støðuni sum hon er eina tíð afturat so leingi sum tað er ein hvalbia farleið so leingi tað ikki er ein suðuroyafarleiði al sookur vita við tíðini verður tað suðuroya farleið g tá er ótrúliga viktigt at at tegr komi up á pláss men men inn til ta tí so trúgvi eog mat fan t liva við í øllum førum kanska til lestrur fíggjarlógina mann í øllum førð liva við at tann veguri n tvørorár mann er sum hann er sjálvandi hevði mann helst vilja havt hað men tað er soleiðis mæn n eingin kann fáa alt og tað skal býtast so kristiliga sum stendu man en ferð kann hvalbiarmenna har eru eini hálvt ann hundrað metur eftir at smala o vegi og tað er ein deyðsfella men tað havi eg fingið lyfti frá landsverk um at tað skal gerast soverðum tunnilum opnar og tað lyftið velji eg at trúgva at vita at tað klárar mær innan fyri verandi játtan eitt annað sum eg haldi mann burdi raðfest itt sindur meira pengar á strandfersluna soleiðisnar at tú kundi fingið nokk av fólki ombor á smyrðul soleiðisnar at teir kundu gingið vakt soleiðisnar at fólki at at tú klárari at halda eina ferðaætlan um ferðaætlanin sigur at eg eri á tíma seinni í suðuroy so er tað nógv minni trupulleiki enn at eg komi at ganga og bíða á kaiini í ehendan her tíman sum eg allíkavæl er seinni so har er har síggi eg fyri mær kanska mann kann ímillum aðrir triðju viti fáa nakrar krónur upp á afturat og so eru ta mest brivmskaðarnar sum eg eri harmur um men eg fegnist almikið um at fíggjarnevndin hevur álagt landstýrismannin í hesum álitinum at færein grundastovm og eg vænti tað kann vera ein grunnur eisini sum kann fara ogbetala aftureftir men sum hin segði meðan vit bíða so hopi e umann kann finna eina øllum førnum eina fyribils loysn meðan okur bíða og tað havi eg eina eina tiltrúgv til at okur fara at finna eina skilagóða loysn sum mann kann liva við annars fegnist eg almikið um at suðuroyartunnilin aftur í ár er raðfestur við fimm milliónum á fíggjarlógini tí hesar fimm milliónirnar kunna vera nokt til at gera tí síðstu kanningarnar undankanningarnar sum eru neyðugar soleiðis at mann á næstu fíggjarlóg kanska longu tá kann stovna partafelagið pf suðuroyartunnilin so tað haldi eg er ótrúliga gott eisini fegnist eg almikið um at blákross hevur fingið fýra hundrað túsund krónur om meir á játtanini tí at eg havi ein serligan alsk til blákross tí har á tí stovninum vanni eg sjálvur lívið aftur tí eri eg ótrúliga fegin um at mann hevur raðfest tær viðgerðina

sum fiskimaður ella sum sjómaður fegnist eg almikið um at mann er komin so mikið langt við ei einari føroyskari viðurstovu nú at mann hevur eina viðurstovu sum verður sett á stovn soleiðisnar at tú kansn fáa meiri palítilig veðurtíðindi soleiðisnar at mann ikki kemur ser viólføri av tí tí at ringt er av smáðu um veðri tað er einki at snakka um men hevur mann eina støsu liggur her soveri oní øllum førum nógv nemmari at fáast við men hvussu mann loysir trupulleikan fyri at koma inn á aftur heta her í brimskøvunum hvussu mann loysir tann trupulleikan her nú tað tað er eg ymiskur leistur man kann brúka tað er ymiskt sum kommunur eru komnar fyri atv teimum skøðunum sum eru teimum tær skaðar sum er skeldir tað er øgiliga ymiskt um tað ereg veit ikki um mnn skal næstan siga tilveru oí grundarlagið sum er skrætt undaneinin ella a tað er ein partur sum er skreypta undan heinum summar kommunur komnar ótrúligani illa fyri tí er tað mín inniliga vón at mann kann finna eina eina loysn fyrst her nú sum kann hjálpa upp á støðuna men serliga at mann kann fáa henda grunnin at heina grunnum á stovn soleiðisnar at mann í framtíðini tryggjar at at eingin kommuna kann koma so illa fyri fíggjarliga at hon næstan skal umhugsa at snara lykilun um tað haldi er ótrúliga viktigt eg segði í einari viðmerkin til brandi sandoy fyrrr í dag at eg fór ikki at taka undir við fíggjarlógini tað var nú ikki soleiðisnar meint sum sagt at eg skuldi taka undir fíggjarlógini men tað er í øllum førum sagt soleiðisnar at at tað eru partar partar av fíggjarlógini sum eg ikki føli meg tryggan við viðseg í mannikki kal finna nakrar loysnir men enn er á løta ti til at fáa skila á hesi tingini og eg trúgvi okur finna eina loysn áðrenn okur fara hartil at eg fari at gera nakað sum eg ikki vil gera takk

vit tó soeleiðis at jóhaneli poulsen hevði júst havt orðið og tað vóru eini tvær viðmerkingar til hansara o tær fara vit undir nú fyrst er tað jaspur langaard sum fær eina viðmerking ger so væl ja takk fyriharar formaður og takk fyri janel poulsen heldu tað var gott sera gott tað sum tú komst við eg vil bara viðmerkja het her í sambandi við tað sum tú kempar fyri í serliga sambandi við hvalbiar øki og eisini tað sum hendi á á á ta náttúruvanlukkuna eg hopið at tað vit saman finnu eina góða loysn sum vit øll kunnu standa samanum takkfyri har formaður joan el poulsen ja takk fyri hara formaður jeg vil takka jaspurlangur fyri viðmerkingina og eg veit at tað er soleiðis nar at tá ið merst stendur á to eg man allíkavæl setta so eg trúgvi oku fara at finna eina góða loysn takk fyri ja so er tað hegin mortensen gersovæl

ein lítil viðmerking til johanel poulsen eg kundi at hugsa um at tað tú nevndi hatta við grunnunum og eg rokni tú o hugsar nevliga um at har sum hevu gingið fyri sær í hvalba sum sum fór av ódnini men eg kundi hugsað mær at vita nú teimum tosamær grund pá hvønn máta hevur johan eli poulsen hugsað sær at tað skuldi fíggjast tað er tað haldi eg eri nokk so áhugavert um um landið skal vera ein partur av tí og kommunar ein partur av tí ella hvussu kundi tað verið gjørt soleiðis at mann kundi arbeitt skjótt og væl saman soleiðis at hann kundi verið aktivur sum skjótast tí tað nyttaik leva var við at bíða eitt ár ella tvey ár hvussu hevur hevur mann hugsað sær at hetta skuldi fíggjast takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað jóhanel poulsentakk yhara formaður vistu gikkur at koma út ordiligu hvussu eg haldi eingrunnin skal sajó so má eg bija um orðið aftur men altso heilt yvirskipað so hugsi eg at tað er tveir mátar at gera hann uppá altso tað lsi at vistu it verðain grunn sum skal arbeiða bara frameftir s hugsi at kommunurnar betala eitt ávíst hálvt prosent kanska av inntøkuni inn í hendan grunnin otá var pjøst landið ikki inn við sum so nakrar stórari nøkur stórum stovnsfari mið heg snakkan umn grunn sum skal virka aftureftir so má landið koma inn við einum nokk so stórur stovnsvði fyri at líkasum hjálpa til kanska helvtina av tí sum kemur til at gera aftureftir og hinm helvtin kann gerast við einari lántøku sum landigaranti fyri men kommunurnar við tað at betali iu unn r betala út aftur a eg hugsi nøkur tað leiðis skal eg koma inn á heilt hvussu ensan vonugrunnin skal hanga saman so so havi jú brúk fyri nakrar ferðirnar fimm minuttir takk ja so er tað næsti røðari sum fær orðið erhard joensen

priprisekitera við einum halli á fíggjarlógini upp á umleið tve hunraðog tólv milliónir øeg eri fult út klárur yvir at tað má vera trupult at gera eina fíggjarlóg í hesum tíðum báði tá ið tað snýr seg um inntøkusíðuna men sanniliga eisini útreiðslu síðuna so hesar tveytólv milliónirnar tað er so tað sum okur hava fyriat halda okkum til her nú hatta kann broytast nokk so fitt soleiðis sum árið líður annað upp á hvussu hvussu korona farsóttin kemur at arta seg eg vir líka í sambandi við hesar viðgerðina taka í nøkur evnir økir sum snúgva seg um suðuroyki ø áðrenn tað vil eg líka takka landsstýriskvinnuni í almannamáli fyri at hon hevur setti sett tvær tvær milliónir av til eina byrjan av endurmenningarætlanini altso tað vil siga viðlíkahaldsvenjing viðlíkahalds og endurvenjing tvær milliónir til at byrja tað arbeiðið tað skuldi eg hvussu so er gjørt tað at mann kundi komið í gongd allarsseinast í hesum her árinum og um ikki í ár so í hvussusferð í í tveyogtjúgu tvey tvey økir sumeg havi ætlaði líka nevna í sambandi við við fíggjarlógina tað er skúlan í vági ítróðraskúlan sum hevur fingið seks hundrað oghálvtrýs túsund krónur afturat til rakstur tað skuldi verið nokk til at mann kann hava teir áttaogfjøruti næmingarnar sum eru hvar sum sum eru ætlanin at hava í skúlanum hinvegin tað er einki sett av til íløgur og tað fari eg at spyrja landsstýrismannin í mentamálinum hví hví tað er og hvar tað málið liggur almannaela landstýriskvinnan í almannamálunm hevur eisini í samráð við við duna avgjørt at tað skal vera ein eindunil skal at veina deild suðuri í vági ynskið hevur verið um at fáa átahudrað túsund krónur til at fáa hana upp a upp at koyra soleiðis at t koyra fult út tað er avsett fimm hundrað so har mangla sum trý hundrað túsund krónur í til at fáa tað upp at koyra og tað haldi eg tað tað eigur mann at kunna finna trý hundrað túsund krónur til at fáa soleiðis at tvey almenn arbeiðspláss kunnu verða í sunnori helt av suðuroynni ø eg vil tríva eisini í tað sum fleiri hava nevnt her forseningar kvalbengar komu út í út í eykaútreiðslur tilla stórar eykakostnað av at brimgararnum hjá teimum fóru tað er ikki sett ein einasta krónu av sjálvandihat er ata er jú kommunumál men okur hava eg haldi sjálvur at tað hevði einki farið av okum um okur settu um eina ella tvær milliónir av fyri at vísa ein góðan vilja til at fáa til atil at fáa gjørt tað eitt lítið sindur lættari hjá teimum strandferðslan sum eg brúki nokk so nógv hon er ikki raðfest ø eg haldi at strandferðslan er tá ið okur tosa um útskifting av av av av tólum flukninstólunum so haldi eg at okur grýpa tað fullkomiliga skeivtan okur snakkað bara í leysum lofti fleiri túrar størru játtan okur hava ikki tikið tað grundleggjandi kjakið um hvussu skal mann skipa fíggjarleistin á strandferðsluni framyvir eg eri heilt tikkur í at tað er eingin av okum her inni eisini okum sum arbeiða nógv við tølum og øðrum ið høvdu kunnað arbeitt produktivt og effektivt inni í einum stovni hvar í játtanum er eitt ár í senn vissi ein sovornu stovnur sum strandferðslan framyvir skal koma til at fungera so er tað eitt allarminsta krav at mann kann planleggja mann má kunna planleggja meira enn eitt ár minst trý ár tí hetta eru dýr vinnutól ið skulu viðlíkahaldast javnan av tí at að er so gomul sum skuldu tey javnan upp á til til dokking og tað er fullkomiliga ómøguligt hjá teimum fólkunum sum arbeiða at tey ikki hava eina ætlan sum røkkur longur enn til komandi fíggjaráð tað ber snøkt sagt ikki til so eg haldi at tað má vera eitt sum landsstýrismaðurin avvarandi landstýrismaður má kunna fáa sett á stovn soleiðis at strandferðslan fer nøkulunda tryggar karmar til at kunna arbeiða undir takk fyri hara formaður nú fór tíðin tíverri ja so er tað viðmerkingar hy mortesen gersu væl takk fyri hara formaður lítli viðmerking til erhard joensen eg hugsi um at nevni nevniliga hetta her at mann burdi sett eina ella tvær milliónir krónur av millum annað til tar skaðar sum var bæði burtkyru og hvalba er tað soleiðis at erhard joensen ætlar ati koma fram við millum aðru triðju viðgerð veðan broytingaruppskotið soleiðis at vit kunnu taka undir við tí millum annað til til illa aðru og og triðju viðgerð á fíggjarætlan rhardnstakk fyriharar formaður ø
okur eru fleiri eisini í samgonguni sum hava sum halda tað at tað er sera óheppið at ikki einkróna verður sett av til tað sum er til teir bringaratnir sum fóru hjá kálbingum og og postningum so okur fara í hvussur at gera tað sum okur kunna fyri at yvirvísa okra egnu fyrst og fremst um at at fáa sett um eina ella tvær milliónir av so
so hjálpir tað í hvussu so er takk fyri har fáa ja so er tað frymut rasmussen ja takk fyri harra formaður eg hugsaði um um røðarini møguliga hugsaði um at vit skulu kunna planleggja eitt um strandvørsluna fyri at kunna hava kilargóðar rakstær
og skilagoppið líkhald
nú tá vit arbeiða við einari játtanarskipan sum vit arbeiða við har sum tað er eitt ár í senn at møguliga at mann skuldi verið hugdur upp á at strandferðslan varð gjørt sum eitt partafelag sum almenn partafelag hava sroyma hvørtfelag koma uttanum tað at vit vóru nøgdir av játtan
í eitt ár seinni ella hvørt var tað planlagt at so hesin er kunnu arbeiða sum ein vanlig partafelag tað er
ein loysn uppá ta yrtakkfyrihara formaður ø eg haldi at allar loysnir viðvíkjandi strandferðsluni um okur hugsa viðlíkahald og framaftreta hvussu skal mann skipa tað og serliga viðlíkahaldið tá mann hevur skip sum eru fjøruti ára gomul í miðal og mann veit at tað eru regluliga dokkingar og mann hevur eitt so dýrt vinnutól sum til dømis smyrðil sum um hann skal koyrast harðari enn tverða koyrdur í dag so um tað eru fleiri sum ynskja so skal hann dokkast hvør tað einasta ár og hann er fimtan ár og so verða sekstan og hann blívur við at eldast og okur vita tað at hesar dokkingarnar vist
verður sum tað er nú so verða teg gjørdar hált
í staðin fyri at mann ger dokkingarnar heilt tað er púra eg skilji gott við tær poslatión hjá leiðsluni í strandferðsluni við tí mátanum okur arbeiða pp á í dag so alt annað herundir eitt alment partafelag hevði verið betur enn tað sum okur hava í dag og eg haldi at tað er tað er virkuliga neyðugt serliga tí at tað eru so nógvir pengar taða snýr seg um ein dokking kanska kostar tjúgu tretivu milliónir sum faktiskt um hann verður koyrdur harðari en at veður koyrdur nú so skal tað vera hvørt ár pluss leiðikostnaður fyri skipið afyriakkfyri harar formaður so fær ingilín didiksen strøm orðið gersovæltakk fyri hara formaður ja við viðgera fíggjarlógina til æaðru viðgerð
tú hevrður sagt fleiri fyri í dag vit síggja svart upp á hvítt at umframt tær útreiðslingnar sum eru til
koronastøðuna sum allir heimirin er í beint nú so hevur landsstýrið og samgongan økt útreiðslurnar til leypandi rakstur við umleið seks hundrað milliónum og tólv prosentum setur tóku við tað er mest stórur vøkstur og tað hvuru sjálvandi verið víst fleiri ferðir á tað í dag mann hevur eisini valt at lækka inntøkurnar eitt nú inntøkurnar frá tilfeingisgjaldinum tað er lækkaðar við fýraoghálvtrýss milliónum eitt avlop sum var í tvey túsund og nítjana næstan eina hálva milliard er vent til stórt hæll nú í tjúguogtjúgu til fyrstu viðgerð so vísti eg á at mann ignorerað í umhvørvisnáttúruraðfestingar í hesi fíggjarlógini og tað er tíverri ikki broytt í fíggjarnevndini heldur tvørturímóti gjógvin ímillum hvat vit burdu gjørt og hvat er neyðugt at gera á umhvørvisøkinum vaksa sær gyprihús størri fyri hvørt ár føroyar hava sirkað hægst útlát per íbúgva í norðurlandlondum eitt tað størsta útlátið per íbúgva í heiminum tað er ikki bara flovisligt tað er eisini ábyrgdarleyst og tað er miltsagt ótrúliga skuffandi og ørkymlandi at mann leggur so lítið í umhvørvistrupulleikarnar mann kann goyma seg aftan fyri flott orð men tað heldur ikki allar avirð heldur ikki fyri meirilutanum í fíggjarnevndini í hesum sambandinum so leypur tað eisini í eyguni at mann manglar raðfesta pengar til at umsita náttúrumargunfeltislógina sum landsstýrismaðurin hevur sagt seg fer at koma við í tingi í vár umhvørvvisstovan verður skerd við tveyhundrað ál trýss túsund krónum tað haldi eg ikki er í lagi og eg fari at mæla til at gera eitt broytingaruppskot har mann hevur ikki sett pengar av til koppseting fyrikom við nítjan tá iðmann ætlar at fara at koppseta fólk í januar sum vit hava hoyrt í teviku og á tíðindafundunum í dag so haldi eg at tann játtanin til koppsetingina burdi verið her í løgtinginum hjá okkum nú tað er ikki ringt at rokna út hvat tað umleið skuldi kosta fyri landið um mann hevði gjørt eina ætlan fyri hvør skal koppsetast fyrst so eru íløgur leiddar út um fíggjarlógina eitt nú barnaheimið sum bústaðið skal byggja tað merkir at mann leggur íløgina út um fíggjarlógina at landið so skal betala gjøgnum raksturin í fleiri ár tað haldi eg heldurikki er í lagi h tað er eitt at viðgera eitt uppskot sum kemur frá landsstýrinum sum mann so kann gera broytingar í tí eg vóni ella tað trúgvi eg eisini at mann hevði gjørt eitt heilt annað arbeiði frá byrjan um mann sat í landsstýrinum við nøkrum heilt øðrum fortreytum nøkrum heilt øðrumh men eg haldi at minnilutin í fíggjarnevndini sum umfatað javnaðarflokkinum í tjóðveldið við hesum í huga hevur gjørt eitt fínt uppskot til broytingar sum sær nakað betri út aveljir mann velur har at skera játtanina til jarðfeingið tvey hunraðog hálvtrýss túsund krónum eg vísti il í fyrstu viðgerð á at tað hoyrir fortíðin til at brúka pengar til marknaðarføroyingar áv føroyska landgrunnum til oljuleiting á fíggjarlógini og tað liggur nemliga hjá jarðfeingi ein konta er sett afturat sum eitur ferð á grøna orku har sum mann setir tvær tvær komma tvær milliónir av til orkuskifti og onnur umhvørvisátøk ein millión er sett av til átøk innan landbúnað at geva gera okkum meira sjálvbjargin við landbúnaðarvørum mann økir kontuna til neyðhjálp og menningarsamstarv við einar millión sum er átrokandi vit vita at ógvusligir veðurfyribrigdir og ófriður sendi fólk frá húsi og heimi og at lívið er ekstremt trupult í eitt nú flóttafólk á legum sum tað eru nógvar av í heiminum beint nú har umstøðurnar eru ómenniskjasligar og blíva enn meira ómenniskjasligar av støðuni við koma ti nítjan innan fyri vitanarøkið so mælir mann til ati í minnilutanum at seta eina millión av til ná at gera nýtt tilfar á føroyskum til skúlanar og miðnámsskúlarnar og tað kunnu vit nokk øll verða samd um at tað er neyðugt ein millión til at fáa føroyska málið inn í talgildu tøknina og akkurát tað er eisini eitt týdningarmikið øki sum vit faktiskt kanska ikki hugsa so nógv um men visu vit hyggja eftir okkara teldum okkara okkara telefonum so er ikki føroyskt inni í eiteimum skipanunum og tað er eitt øki sum føroyskt eisini má mennast innan fyri visstu tað

so mælir mann til at hækka játtanina við einum komma fimm milliónum til mentanargrunnin tað fer at stimbra listaøki sum er hart rakt av koronant er tað framvegis umframt eina millión til at útbúgva fleiri námsfrøðingar sjúkrarøktarfrøðingar á fróðskaparsetrinum tíðin er øgiliga avmarkað men eg haldi ati hesi økini sum eg havi nevnt eru nakrar góðar raðfestingar o ig taki fult undir við teimum og ja fari so ati mæla til at gera hatta okkurt broytingaruppskot hetta við umhvørvisstovuni og ja takk fyri harra formaður jtak so er tað næsti røðari fær orðið djóni náls joensen
har er millum annað eitt nýtt sum verður nevnt eisini í tekstinum tað er tað at tað eru trý børn sum eru vandabeitt
við rúsmisnýtslu innskrivaði og har verður mann noyddur og tí harmar tað meg eitt sindur at tað stendur í tekstini at tað er ein fyribils loysn funnin til tey tí tá mann byrjar upp á hesar heri einkult mannsskipanirnar ella við við fyribilsloysnum so er tað øgiliga týdningarmikið at at fakligheitin at samstarv tvørfaklig samstarv er við við partar á økinum og tað hevði eg skilt eisini at læna at tað er við bláakross og annaðar avvarðandi tí tað er alt avgerandi fyri at einst
slík fyribils loysning kann eg kann eg
kann kann vera kann vera gagnlig tað er tað at tað samstarvið tað tvørfakliga mann arbeiðir tvørtur um goyrar riggar og tí hetta eu eiliga nógvir pengar vit tosa um hetta eru tríggjar komma fimm milliónir sum verða brúkt upp á ta loysnina og tí er tað týdningarmikið at hesi fólkini verða útlærd í hesum her mátanina arbeiða upá og at mann ger nógv fyri at halda tey í skipanini so tey eisini kunnu taka ímóti teimum framtíðarbørnum sum verða innskrivaðar tí hetta er komið fyri at vera hetta her við

anars havi hug at nevna tað attað sum hevur við konturina taks at gera har er hálv millión sett av til fyribyrgjandi átøk og tað eru í mínari vegi alt ov lítið sum at hugsar um tað sum hevur verið frammi í seinastuni haldi brandur sandoyagin fyrispurning og og landstýrismaðurin hevur svara at tað verður sett inn har við at at hyggja nærri at tíð sum eg kann nevna tað sum dømi at vistu fimm hundrað túsund verða settar av so kostar ein hósshundurvíst man skal bara tosa um tað at fáa hann kostar eina millión so tað er alt í verðini for lítið og tað bremsar als ikki nøkrar innflutningir av av rúsevnum og vistu tær tann hálva millióni kanska bara verður brúkt upp á kontórumsitin
gengar hvørtá sínum so er lítið vunnið
tí vildi eg mett at tann játtan kundi verið hækkað munandi meir annars havi eg nevnt onkra viðmerking at at her við ójavnan á teimum stuðuls ella til stuðulin til stuðulsfeløg har haldi eg at tað er ein ávísur ójavni í tí tí sum tað verður givið tí til dømis so samstundis mann kann gleðast um at berin fær meir og øll hava rættiligóð barnár hjá hjá bláakrossi fær meir so er tað nøkur ting ella nøkur støð sum ikki fáa til dømis kvinnuhúsið sum hevur verið frammi um at tey eisini kundu hugsa sær at fingið til teirra virksemi tí tað er økt heilbrigdi og frælsið hava heldur ikki nakran ágóða í í hesari fíggjarlóginum tíverri har haldi eg at tað burdi verið ein meira javnt býti millum tær fáu krónur sum trots alt verða settar av til hettar annars er tað gleðast um at tað er eitt sovorðn blandingur av góðum og minni góðum á tingum sum er remt seg upp her nú men annars er tað gleðast um at rásin í runavík verður útbygd tað er sjálvt um hann kanska ikki verður útbybygt so nógv sum hon kundi verið so er tað gleðast um at tey børnini ella ungu sum læran til lívið fáa gott í beini har tey kunnu fáa eitt gott útgangsstøði til víðari lívið tað er ordiliga gott tann næsta stigi
eigur at vera tað at tey fáa ein fastan búpláss at arbeiða víðari út frá til sítt vaksna lív
ein lítil detalja tað er funningsferðarveðurin hann fær fimm milliónir so hann er ein tveir triðing so er tveir triðingarlydnir tað er gott inni í eysturoynni fjørðuvegurin hann er tað er gleðig at han verður gjørdur og men ynskilig kanska tá ið vit eru við sannferðsluna atmeira dentur ella raðfestur hægri bleiv suðuroyartunnilin nú tá ið vit síggja at stórt trýstir á á á smyrli so haldi eg at at suðuryartunilin eigur at koma nógv greiðari til til til kennar í í fíggjarlógini eitt annað at gleðast um tað er at ein flokkur ella lanstýrismaðurin í mentamálunum var her og segði at tað var pengar settur av til at ein flokkur av námsfrøðingum bleiv kann blíva tikin upp á á á setrinum nú her kanska til komandi summar og tað eru ordilga gleðiligt og annars haldi eg at viti við at seta eina millión á til menningarhjálp so haldi eg at einki hevði farið á okkum sum eitt ríkt samfelag ella drýkt landi at latið eina ella tvær milliónir meir til til tað tað hevði eg ikki gjørt okkum til nakað verri so hatta er bara nøkur av eini røð av tingum sum eg haldi eru eru heilsuukur nøkur góð átøk seriga innan fyri tað fyribyrgingarliga hóast eg haldi at onkur onkur partur kundi fingið lítið sindur meira har og at eg eru allíkaæl smá boløpi eg snakka um í tí stóra vistuvit snakka um tví ella trý siffrái millión bódømis so har eru nøkur ting kanska sum kunnu rættast til triðju viðgerð vónandi takk fyri harra formaður ja tað er ein viðmerking siri stenberg gersu væl takk fyri hara formaður ja tað er var um hetta her á barnaverndarøkinum har tað er víst á at tað eru nøkur børn og ung sum krevja nakað heilt serligt um hann roynir at gera nakrar einkul fyri skipanir tað er eisini fyri í kortinum verður frammi um ati umstøðurnar á barnaheiminum í onkrari eind og hvørfall ikki eru nøktandi a umboðsmaðurin heur veið nok so greiður og og til dømis víst á at tað er fór nógvar harðskapur elahekkandi við harðskapi so har eru fleiri ting sum ikki at vera í ordan eisini við starvsfólkaviðurskiftum eg dugi heldr ikki at síggja í hesum her at mann hevur raðfest tað økið nakað serligt mann veit at tað krevur væl stórar ábøtur og okur vita eisini nøkur hava tað fyri framman at tað skal byggjast nýtt men ímeðan eta nøkur børn sum eru í nøkur tilboð sum kanska ikki eru nuktandi so að tað krevur væl at mann ger nakað serligt nú mann kann ikki bíða tur til næsta ár aftur visti mann veit at tær trupulleikar beint núja so er tað djóni nols joensen gersuvælja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina sirur steberg ja tað náddi eg ikki í mínu fimm minuttina yvirhøvur at nevna tí havi eg verið so ofta inni á at tað sum er tann íløgan sum sum kanska meg siga er allarmest tiltrongd hon er ikki eksisterandi í hesari fíggjarlógini tíverri og tað er til eitt nýtt barnaheim vit síggja enn einaferð á hasar kontuni somu kontoni tólv einingir sum eg var inni á sum hevur barnaverndn ar gera at vegna nettupp tað at øsumboðsmaður hevur verið inni og gjørt vart við nøkur ting so verður mann noyddur enn einaferð at flyta nøkur børn sum kanska eru tta er kanska innan fyri tvey trý ár kanska nøkur av teimum børnum hava upplivað eina eina flyting fyri kanska aðru triðju ferð og tað er als ikki nøktandi tá ið vit tosa um hesi børnini sum sum krevja ein ein serliga umsorgan at at vit kunnu bjóða teimum tað íí í okkara vælferðasamfelagi at vit ivi yvirhøvur lata tað koma har til men vónandi so nú og tað og tað vísir seg bara at koma at at blíva koma at spaða út á fleiri matrikklar og tað er als ikki gott og tí eiga vit at at savna hett hetta virksemið ongantíð for skjótt takk fyri harra formaðurja takk so fær rósa samuelsen orðið ger so vælfformaður ja eg vil siga tað tað eru nøkur ting og kanska nokk so nógv ting so vit kunnu fegnast um í dag tað vit seta skjøtil á at tað eru nøkur fólk og nakrar familjur sum fáa nakran hjálp fyri at nevna dagtilboðið sum er komið á glyvrum til tey sum hava demens haldi er fantastiskt og eg vóni tað at tað eisini fer ber til at fáa møguleika so at tey kunnu fáa umlætting eisini umvælingarnar eirargarð trettan tað geva nú fimm pláss og dagtilboð soleðis atað er fimm virkinspláss sumsum fólk kunna koma til so tað gert so tað at bíilistin bæði til búpláss og til virkinspláss minkar kvíggjartún sum er heim og umlatin til børnini autismu tað er so eisini bjóða út men tað sum kann fegnast almikið um tað er ráðgevingin sum er hornasteini í sosiala arbeiðinum hevur fingið eina týdningarmikla raðfesting og heimaráðgeving familjun sum hava fingið sum hava børn sum bera brek og eisini tað at tey kunnu gera eittuppsøkjandi arbeiði tað sum er kanska tað allarviktigasta fyri familjur sum sum hava avbjóðingar ella sum onkur blivin sjúkur ella fingið skaða ella fáa barn sum bær brek ella sjúku er tað at tey ikki sum tey hava gjørt skulu sjálvur gang renna runt og bankað uppá dyrnar ímillum myndugleikar og her og har og fáa nakað hjálp tað er nú gjørt til eina samskipan soleiðis tað at tey fáa ráðgeving og eisini tað ráðgevingin kann gevast
heimin til hús ikki bara til tey sum hava børn við autismu men øll nd familjur sum hava børn sum bera brek taðer einki ivast í at avarandi tey hava hoknað niður og hava havt trupult við at fáa daglidaganang
ka saman og roykta sína dagligu skyldir sum tey hava vanlivís sum øll onnur hava umframt alt annað uppraðfestingin endurvangin er góð og ikki minst hava nú fingið sett viðlíkasvenjing í verk sum er ein tann mest týdningarmikla tilboði sum fólk sum hava fingið havt brúk fyri nei fyri endurvenjing nú koma í eina skipan sum ter fáa viðlíkahalds venjing so at tey ikki blíva verri fyri og fáa afturstig men taðerenki ivast í at í tí nilukkingi sum ver í samband við korona eru tað fleiri sum hava kanska brúk fyri meira venjingum enn hvat tey hava havt higartil so at siga fyri nøkur er tað at byrja nýggjum vit fáa eisini ókeypissálarfrøði hjálp til børn frá ella ungdómim frá fimtan og upp til fimmogtretivu ár og eg vil fegnast eisini um at krisið er uppraðfest soeist tað at vaksin sum hav út fyri teimum ræðuligu hendingum at vera út viði kynsilium ágangi og nú dragast við síni fáa at so mann kann seta meira fólk inn og tær kansnt seta meira professionella hjálp inn og tað sum er kanska mest ræðandi fyri okkum í dag tað eru øll hesum rúsevnini sum landið og á tað rakar okkara børn og okkara ungdóm og ongantíð má tað seta so nógv hjálp inn fyri at fyribyrgja bæði tað ta vit kemar inn í landið og eisini tað at fyribyrgja at hesi ungu og børnini niður í kanska tólv ára aldri koma burturúr ella ikki fáa atgongd til til rúsevnir ella rúsdrekka og tí er tað eisini ómetandia týdningarmikið at øll hava rætt til also skipanin øll sum hava rætt til góða barnaár hevr fingið eina eitt lift so tað kundi seta meira fólk og eg vil siga tað tað skelka meg nokk so nógv tá mann fær upplýst at í ár frá í augustmánaða til í dag er tað hundrað og tíggju børn sum hava brúk fyri at fáa hjálp sum ganga til samtalubólkar ella tila einstaka samrøður í dag er tað trý starvsfólk og við hesir uppraðfestingini ber tað so til at seta meira starvsfólk inn men tá mann sú sigur hundrað og tíggju er tey sum mann hevur kontakt við í dag tað er tey sum koma inn til samtalur og í bólkar men so er tað onnur sum ringja dag og dagligt sum hava brúk fyri frá hjálp og kemur tað so vera ein batu fyri tey sum ið nú standa ov banka uppá eg veit at tað eru fleiri avarandi í ymiskum økjum sum royna nú at taka saman atgera skipanir ella gera tilboð ella vil siga í veí veruleikanum siga sum eru dýrastsu neyð sum ikki vita í akkurát hvat mann skal gera fyri at fyribyrgja at okkara ungdómur kemur í ta vanlukkuligu støðu at vera bundin av rúsevnum og tá vit hygga at hyggja eftir teimum sum hava eina dupult deagnosi bæði tað við eina sokiatisku ella sálarfrøðiliga nei sálarsálarliga avbjóðing og at hava misbrúk samstundis so hava vit ikki eitt tilboð til hesi í dag og tað er milt sagt eg veit ikkihí siga taðer ein skandala kanska nógv av teimum sum standa og sita á restini sum ikki fáa tað ta ta tilboði ta viðgerðina sum tey hava brúk fyri at koma víðar út í samfelagið tað eru nakar nøkur ting á veg tað eru nøkur ting sum blíva samskipaði men ikki nærin til tað sum skal til fyri at hjálpa teimum sum eru í tí støðuni og tá vil siga at tá so hava vit statvekk enn tann tigandi bólkin av gentum ungum gentum sum ikki fáa ta hjálpina sum tey hava brúk fyri tíverri nú er eingin tíð eftir so men eg vóni at fingi sagt tað týdningarmiklasta av tí sum eg brendi inn við ja takk so er tað viðmerkingar fyrsta tir edva jakobsen ger so væl takk fyriharra formaður nakað sum rósa samelsen far inni á nevndihun blákross og kris og nógv nøkur onnur átøk sum eru so sera góð og so eisini hava eg líkasvenjing og sovorðim summi kemur aftur á tað sum vit ofta hava tosað um týdningin av tá ið mann setir meira pengar av so fær mann betri møguleika til at gera meir inni á økinum tann týdningurin av at mann setir tíðliga inn rósa samelsen kemur inn á at hundrað og tíggju børn eru við í samtalubólkum og tað er eitt stórt tal og tað vísir st vera vaandi tal men so mikið meir tann týdningurin av at seta tíðliga inn at mann hjálpir í í tí fasini og kann kann har við lofta betri enn visti tað verður sett inn einaferð seinni bara líka vita hvatrósa melsen hugsað um tað takk fyri hara formaður ja takkger so væl rólsa samulsen ja eitt av tí mest týdningarmikla av øllum tað er at seta tíðliga inn og at fyribyrgja at børn og ung koma í eina vanlukkuliga støðu og tá vil eg endurtaka meg fyrreftir ferð og siga tað at tað er longu niðri í bókstovun í barnagarði tað skal g setast inn har sum tann lítli drongurin ein lítla gentan hevur sínar havi avbjóðingar er øgiliga umráðandi at tey fáa hjálp og fáa tað viðgerð sum tey hava brúk fyri tí fáa tað ikki tað so endar tað við sum tað ger tíverri í fleiri førum í
dag við sjálvsmissinering
og tí er tað eisini umráðandi at mann fær fatur hísum børnum sum vaksa upp í heimum har sum misnýtsla er at tey eisini fáa hjálp og ikki minst at teirra foreldur eisini fáa hjálp tí at tað er ikki bara tann einkilti persónurin men tað er at tað er at bjarga ein heilai grendiratión vist mann setir inn tíðliga nokk ja eeger so væl takk fyri hera formaður ja eg hug a trívík aftan át hoyrtti rósusamelsen tað sum partarmaður hennara johandald var inni eisini í síðstu viku í nættup at tað er hvussu vit biðhandla rúsannan trupulleikan yvirhøvur tað er nættupp tað er lívin nevnt at tað er at tað er ein symtombihandling sum fer fram í løtuni og mann tekur líka sum bara broddin man tekur tvey haldu áhugavert sjónarmið og tað eiga vit at fara meira í dybdina við og og nøkrar tí sumd rósa samsen inni á við at fara hyggja hvussu tíðliga hvussu nógv hvussu nógv vaksin er hondon um okkara børn og hvussu verða foreldur í dag hjálpt í teirra trupulleikum vera tey nóg væl hjálpt og
har eru nógvir vinklar sum vit kunnu
pýgja upp á hvussu virka barnaverndarøki tað eru nógv samstundis sum tað summi halda at tað virka væl aftaná at nýggja lógin koma gjønda soer ta summar kritiskar røddir sum sum eru rættiliga ónøgd við barnaverndana porta sínum so tað eru ætiliga nógvir vinklar upp á hvussu tað kann enda so galið sum at vit møta teimum uppi í mjørkadali takk fyri harra formaður jatakk ger so væl lelsa samulsen ja eg vil siga ein ein av okkara størsta uppgávum er at fyribyrgja at ungdómar børn enda up mjørkadali og tey sum ikki enda í mjørkadali tey enda aðrastaðni í onkrummann siga ja onkur levnaði sum kanska ikki er gott fyri hvørki ein ella annað tá ið mann hugsar um bednaverndarlógina um hon er góð nokk so kunnu vit ikki siga nakað sum me um tað tí vit hava einki eftirlit øll onnur grannaond hava eftirlit har sum fer inn og hyggja eftir um tær skipanirnar sum eru um tær eru ta røttu sum varðu settar inn eg havi fingið upplýst at til dømis vissu eitt barn verður sent niður á eini barnastovn ella viðgerðarstovni í danmark so er tað sosial ministerii sum sendir eitt skriv
upp til barnaverndina og spyr um mann er nøgdur við ta tænastuna sum á fær og tað gera vit iki ein gonga í føroyum tað er eingin sum hevur eftirlit uttan so tað at onkur
boða frá eitt barn boða frá til dømis í barnaheiminum viðurskiftumerikki nøktandi ella um barella barnaumboðsmaðurin fer inn og hyggur eftir so vit eru ikki upp á forkant upp á nakran sí mest máta við at tryggja at børnini fáa tað rætta

ja so er tað siru stembergs viðmerking ger so væl takk fyri harara formaður ja eg haldi barnaumboðið skuldi verið styrkt eisini ger so nakað annað men hetta her við dagtilboði til fólk við dmens at tað kemur á glyvrum tað haldið er ordiliga gott okur ynskja okum eisini eitt suður okur hava faktiskt eingi tilboð til fólk undir sjeyogtrýss og tey hava ikki møguleika at farið nakrar harastaðni tí tað er ikki land fast so eg hopi eisini at tann viðlíkaa svenjingin sum kemur at hon eisini røkkur út tí tað er eisini neyðugt men tá ið tað kemur tilheta her við rúsevnum og rúsdrekka tá haldi eg tað at tað má vera nakað sum alt løgtingið stendur samanum óansæð hvat men altíð at okur vita akkurátsum hvat er tað rætta at gera og ofta verður tað sett í verk tað sum kanska verður strongt mest á men eitt sum í hvørfall er er viktigt tað er hetta her við ati gera meira á tí fyribyrgjandi økinum eg haldi okur snakkað eliga nógv um eftirlit tað skal sjálvandi eisini vera men at mann ger meira á tí fyribyrgjandi økinum og hugsar um trivnað hjá ungum familjum og at grýpa inn nógv fyrr

ja takk ger su væl lelsa samulsen ja tað tað er einki ivast í at við líkasvenjing og dagtilhald ella eg vet iki hvat hvat kalla tað fyri tilboð til fólk niðan við sjeyogtrýss skal ikki bara vera á miðstaðarøkinum men tað skal vera runt um alt landið og ikki minst har sum ikki landfast her skal ein møguleiki hjá teimum eisini at fáa jøvnum føti sum hjá øllum øðrum eg vil siga tá tað kemur til tann parturin sum er við við við við við rúsevni at gera so haldi eg tað at tað skal tað skal sláast ja eg skal ikki brúka harðari orð enn eg hugsi men tað skal sláast ólukksáliga hart niður á tey umskylda mín málburð sumsum

ja eg hav ikki orðið fyri at siga altso hvat e ta fyri tankar sum ganga inni í høvdinum á fólki sum skóla pengarnar inn fyri at oyðileggja og knúsa menniskjalív so at eg hopi at sagt tað nóg hart tí eg havikki minst litirnar fyri sovorðnum men taðereinki ivast í tað er trivnaðurin sumsum mann skal seta inn í og hava tilboð bæði til børn og til ung jrunt víð samfelagnum takk fyri ja takk so er næstur at røða tað verður frímut rasmussen ger so væl

ja takk fyri tað harra formaður ja nú er tað so henda fíggjarlógin fyri komandi ár sum vit hava á skránni og hetta er ja hetta er næsta fíggjarlóg sum er við til at viðgera og mat siga tað at tað var et kanska eit sindur hugaligari í fjør atviðgera fíggjarlógina tá ið mann sá tað at mann hevði posivt talað botnlinjuni og tað hildu vit sjálvfylgjandi at vit fóru at fáa í í ár tá tá ið árð var liðugt men su um øll vita so so hendi hetta her við korona og man siga vit mistu kann mann siga at tamarhaldið á á landinum í føroyum og hvussu gera vit men eg haldi at vit øll tingið stóðu saman og eg haldi ati vit foroyingar sum heild loftaðu okkum øgiliga væl og í dag kunnu vit so siga tað at atvit hava tað sama arbeiðsloysið sum vit høyvdu við byrjan og og tað sær rímiliga gott út og vit leggjareia fíggjarlóg fram nú sum ger sum vit eru blivin tilmæld til frá búskaparráðnum at vit at vit ikki bremsa forharðliga upp at vit hava gongd við nøkrum tingum og tað haldi eg er tað er øgiliga gott haldi eg

vit komu við sjálvan við nøkrum hjálparpakkum sum sjálvandi hava hava ávirkað ta fíggjarlógina sum vit hava nú men vónandi komandi ár so so verður t ð ikki neyðugt við tí

at koma út við einari fíggjarlóg sum hevua talli upp á tvey hundrað og tólv komma o níggju milliónir tað er kanska ikki so hugaligt sum eg nevndi í áðni men hóast tey hava so vil eg gjarna fegnast um at tað er øgiliga nógv góð ting í sum nógvir røðar hava havt frammi í dag serliga inanfyri heilsuverkið og almannaverkið tað er øgiliga gott at vit hava halda haldað fast í tí góðu
ogdini sum hava inn á tey økini og eg eri øgiliga glaður fyri
at at vit hava kunnað sett eitt sindur av til til heilsuverkið og at vit hava kunnað sett seks milliónir av til at kunna staðfesta hvat at vit kunnu forbetra umstøðurnar hjá klakska sjúkrahúsiðm eg havi nevnt nevnt tað til fyrstu viðgerðina at vit hava ein tørv á at hugsa av nýggjum tá ð tað kemur til klakskas sjúkrahús og har meini eg at vit skuldu havt tikið ov bygt á nýggjan bygning sum er sum kann vera til endamálið og sum nøgta tann tørvin sum er so eri eg øgiliga glaður fyri eisini at mann hevur sett tvær komma fimm milliónir av til at kunna prosjektera tað avlina til tekstsa skúla og klaksvík sum manglar
tað manglar at vit kunnu
kunast í samband við skúlan at mní løtuni so so vister at nú hevur akkurát verið handan av av prógvum har man egentiliga savnast í einum dur tað haldi eg ikki sømir seg og eg haldi tað at vit skulu fáa gongd í projerteringina og byggingina av aulini sum er og tað sum e bleivn nevnt til fyrstu viðgerð og sum stendur við eisini tað er tað at at húsarálsskúlin sendir á á á listanum og tað er tað r øgiliga gott og nú hevur tað verið nokk so leingi at eg ver tosað um hendan skúlan og sum tað sær út nú so fara vit at kunna síggja okkurt veruligt eftirtíð komandi ár annars er tað nógv ting at fegnast um eg sær lógini eg skal ikki fara taka meir fram um tað og
vóni tað at vit sum eitt samtykt
ting kunnu taka sama lógvatak og bera føroyar framá takk fyri ja takk so er ta ein viðmerking og tað er jaspur langoad ger sovælh ja takk fyri harra formaður eina sera góða og gevandi røðu eitt sum eg hugsi eitt sindur um tað er í samband við brekaøki har eru statvek veit í nøkur ávís øki sum fymhevur arbeitt nógv fyri og brenni fyri og ynskir skal raðfestast hægri verður nakað longu komandi ár har nakrar batar vera eisini innan fyri hetta økiðjkger sovæl sm rasmussenja takk fyri ja altso mann hevur sett mann hevur sett pengar av til til hetta her til brekøki og mann vil raðfesta tað hægri
og eg vóni at
tá landstýriskvinnan kann føra tey ti lív tað sum hon er sett í verk soleiðisnar at vit í felag kunnu hesi menniskjuni sum eru fødd við breki ella hava fingið brek gjøgnum lívið fingi eitt annað mein at tey kunnu verða lyktig lyft upp soleiðinar at tey kunnu fáa eitt virðiligt lív og tað er sjálvfylgjandi eisini tað kunna fáa tað bæði fysiskt og og zikiskt tær kunna liva gott lív takk fyri ja takk so verður næstur at røða hervur polstóttir ger sovæl takk fyri harra formaður ja nú hava vit aðrar viðgerð av fíggjarlógini og mann má kannsiga at tað er ein eitt slag einari grønvaskaðari fíggjarlóg permannir deiliga grøn menn innihaldi bendur ikki á at aman á álvara setir ferð á eina grønu umlegging í føroyum dreingin grøn átakspíðlja á frá landsstýri landsýrsa síðu ella frá meirilutanum í í fíggjarnevndini og tahava vit so broytingurup sett á eina tvær komma tvær milliónir sopíðliga og so fara vit
summi okkum nokk eisini koma í einum broytingaruppskoti um at
at fáa játtanina hjá umhvørvisstovuni upp á rætt aftur so eis at mann hevur pengar til millum annað náttúrufyrisiting sum vit komma hava tørv á tá ið ein náttúrufyrisitingarlóg sum skjótast verður samtykt av løgtinginum tað er nú heldur ikki politikkurin hjá samgonguni enn sum hevur verið víst á at mann tekur veðurlagsbroytingar ella náttúrufyrisiting í álvara tað gongur ú hussu øgiliga seint og tað vísir hetta fíggjarlógaruppskotið eisini eg eg harmist um at at kvinnuhúsið ikki r farin at økta játtan og tað ætlir mær so eisini at koma við ein bbroytingaruppskot til ímillum aðru triðjuviðgerð tí at fyri kortini kundu vit hoyra at fráboðanirnar sum kvinnuhúsið hevur fingið í ár eru hálvtrýss prosent hægri enn tær vóru í fjør tá gevur ábendingar um at politiska skipanin má traðka til soleis at vit fáa hjálpt hesum kvinnum sum eru fyri ymiskum slagi av harðskapi serliga kundi mann síggja at tað er serliga har sum
rúsevni ella alkoholgi er innblandaði at støðan
er verst hølisviðurskiftini hjá kvinnuhúsinum eru helgin nøktandi tey hava ikki pláss til at húsa suðuroyliga nógvum kvinnum og familjum so tað er ein ein trupulleiki í okkara samfelagi sum vit mugu traðka í løgtingi má traðka inn til at hjálpa vit hava so í broytiruppskotinum hjá minnlutandi fíðingini sæt pengar av til at fáa út útbúgvið fleiri og røktarstjó og námsfrøðingar tað hava hoyrt frá landsstýrismanninum í mentamálum at at mann setir ein bólk til at gera eitt tilmæli við hvussu mann skal skipa hesa útbúgvingina og tað er orðið laga gott men vit hava so valt at seta hesa at tað broytingarhótti fram tí tað er tørvur á at vit fáa útbúgvið fleiri fólk at arbeiða sum røktarstarvsfólk og ná námsfrøðingar tí at hesi starvsfólkini sum eru í dag tey mugu kunna renna eitt sindur spakuligari enn tey gera í dag tey kunnu ikki halda til at renna so skjótt sum tey gera í so nógv ár eg taði alt for nógvið tosa í salinum

konna hevur gjørt seg galdandi og vit hava ferð aftana ferð finni út av at vit hava ikki tey neyðugu amboðini til at at basa ella tila at seta tey átøkini í verk sum eg kanska høvdu viljað so harmar egmegeit sindur at mann ikki hevur sett eitt aktivar arbeiði í gongd við at fáa yvirtikið farsóttalóggávuna ella landslæknaembati sum heild at uppskoti liggur í tinginum um júst tað ug mann heur havt møguleikar til eitt eisini bara at taka farsóttarlóggávuna úr visst mann ikki vil yvirtaka t landslæknaembati men hetta va vigr so eisini tikið fram tí tað hevur stóran týdning at ikki bara nú men í komandi tíðum vistu vit koma at standa í einari alheims farsótttarkreppu aftur at vit hava tey amboðini sum vit hava tørv á at brúka og at vit hava fult raði á føroyum á hvat að er fyri avgerð við vilja taka so hetta var ein tínir viðarenna út man hevu ikki nógva tíð nú men her ta vussu eftir nøkur av teimum tingunum sum eg hari mist um við hesum uppskotinum h og vónandi kunnu vit fáa akkveitt onkra broytingaruppskot hjá andstøðuni ígjøgnum og fáa nøkur broytingar uppskøðu lagt fram millum aðru triðu viðgerð takk fyri jatakk so er tað viðmerking tyr syru stenberg ger so væl takk fyri harra formaður ja okur skula jú til at leggja samfelagið um til eitt meira burðardygt samfelag og tað krevur nakað og tað verður ikki gjørt uttan onkra játtan áá fíggjarlógini og tí er a eitt sindur undarligt og at mann so eisini skerjir unhvørvsstovnina tað virkar ikki ordiliga samanhangur í tí eg haldi eisini ta hevði verið rætt at kvinnuhúsið fekk eina hægri játtan serliga tí okvtvita tað at at tørvurin er nógv vaksin í ár og so tað tað uppskotið eisini um at fáa yvirtikið landslæknaembandið og farsóttarlóggávuna okur síggja tað nú hvat hvat kann vera eina avleiðing av at mann ikki ger tað kann man siga tann tíðin sum er nú mann sigur smittan veksur og mann hevur ikki tay amboðini sum skula til fyri at kunna lóggeva og sovíðari eg haldi at tað er nokk so logið v sum mann ikki hevur sett avleiðingarnar av tí eg vetsk um hervur postato kann siga eitt sindur um tað men tað virkar øgiliga løgið at mann líka frá marsmánað nú fram til ársenda ikki kom komið so langt tað má eg siga a tað tað tað haldi e ikki e era í ordan takk fyrijatakk ger so vælhervur postóttur takk fyri harra formaður ja altso tað tað sigur seg sjálvt at nú tá hevur løgtingið samtykt tvær ferðinar broytingar í matstovulógini fyri at at atsteðga smittuspjaðing og tað er eitt øki sum ikki hoyrir til eina matstovulóg so tá ið vit gera sovornar lappaloysnir sum vil iki ei vita um at um at halda juridiskt so sigur tað jú alt um at vit noyðast at yvirtaka farsettar lóggávuna og í mun til at mann ikki ikkitekur veðurlagsbroytingar í nóg sovrnum álvara tað saman her er ikki so ræða nógv sett á og tað er tað er nei yft at halda at tað ikki kemur at kosta ati at liva upp til parísavtaluna sjálvandi kemur taðat kosta okkum men vist vit ikki tala prísin nú so kemur að at kosta okkum nógv meira í framtíðini og tað fara vit eisini at síggja við at mann mann tað alt bendir á at jú verri veðurlagsbroytingarnar vera jú fleiri farsóttir kunnu eisini uppstanda so bæði at b hasa veðurlagsbroytingun og yvirtaka farsóttarlógávuna hevði verið eitt stig rætta vegin takk fyri ja takk so er næstur at røða bjarni kárasum petersen ger sovælikki leingi á hetta her orðaskiftið óneyðugt tað hevur verið ein nokk so drúgvur dagur tað var næstu ferð eg fari í slips tá ið eg fái eina fíggjarlóg at fegnast um harra formaður falt nei eg kundi sjálvandi brúkt tíðina upp á at tosa um teir forskelju postarnir sum har tað kundi farið hundrað túsund av hundrað túsund á men eg haldi at fólk hava signalerað ríkiligt mát hvussu mann heldur mann skuldi raðfest eg havi sjálvandi eisini nakrar dagir um hvussu mann skuldi raðfesta øðrvísi men eg havi bara hug at brúka tíðina eitt sindur upp á at tosa yvirskipað um hvussu keðiliga eg haldi fíggjarstýringina at vera av hesari her samgonguni tað er soleiðis at vit hava tey seinastu tíggju árini havt ein ómetaligan búskaparvøkstur hann er partvíst uttan fyri okkara hondum sum ta tíð er sjálvforskilt sum tá tí er eksternar kreftir renta og oljuprísur og makrelin svimur aðrastaðni enn hann plagar og atgongd til ruska marknaðin og so framvegis
men vit hava eitt kolusalt eftir
sleip á samferðslukervinum vit vita at um tretivuogfjøruti ár so fáa vit frá at vera fýra til hvønn eldra borgara at at forsyrgja til at vera tvey og gerstrukturellir trupulleikarnir sum gera at rakstrarpostarnir økjast tað fara teir at gera við hesari samgongdini og tað fara teir at gera við
eftir næstu samgonguna tað
tað er í prinsipinum nakað eitt tok sum mann ikki ordiliga klárar at steðga mann kann bara velja at gera tað upp á ein smartan máta tað at vit at cif megna at hava eitt yvirskot á hálva aðrum milliard og at síggja tað blíva søplað burtur upp á eitt tingar og so aftur at síggja eina fíggjarlóg nú við einum hælli tað er øgiliga mann missir øgiliga nógv móti og tað er sindur undarligt at mann skal vera ein av teimum yngstu tingfólkunum tá mann skuldi trúð at mann var eitt sindur naivur eg veit ikki um eg eri eitt sindur naivur men altso eg eri trúð at mann kundi vaksu fólk sum hava royndir og og vita áttu at vita hvat mann gjørdi at tey ikki megna at hava
hava eitt betri úrslit í dag í allar allar allar
allarbestu tíðin em man ger og ja sjálvandi ein partur av tí er orsakað av korona men eg fari at nokta at lata korona vera ein blankukekk fyri ætlannar sum hendan samgongan hevur visti tú ikki roknar koronu uppí so er tað statvekk eitt hall og tað haldi eg er øgiliga harmiligt serliga tá ið mann sum eg hevur ambitiónir um at vit skuldu hava pengar settar av til tá ið sovorð sum korona plussliga stingur seg upp um mann far nakrar óvæntaðar útreiðslur sum mann skal brúka pengar uppá ella mann fær eitt búskaparligt bakkast ella at fiskurin ikki longur er at fáa ella rentan fer upp ella oljan fer upp ella hvat tað skuldi verið tað mann ikki megnar at føra ein sovorðnan skynsaman fíggjarpolitikk á hesari samgonguna sum nemliga var harðasti kritikari av førda politikkinum seinast tá ið mann megnar at hava yvirskot ár um ár eg haldi hettar ett sinur himmalrópandi húklarí í mínari verð tí hevði g vilja man væra eitt sindur meira ambitiøsur á tí økinum men sjálvandi tá ið mann velur at mann skal taka meira inn um mann skal brúka meira so verður úrslitið har eftir og tað kann eg ikki læsta samgonguna fyri at fólkið hevur valt hana og hetta er tann førdi politikkurin eg vil bara pápeika tað tann dupultmoralin sum er íkomin tá ið hendan samgongan hevur kritiserað undanfarna samgongu so nógv fyri vánaligan fíggjarligan politikk og som nú brúkar pengar í ovurmát sjálvandi sumt av tí eri góðar íløgur sumtatí eru góðar hækkingar í rakstur og sumt av tí er neyðugt millum annað koronakanningar og sovorðið men eg havði altso vant eitt sindur meir enn hetta serliga tikið betrakning av hvussu nógv hvussu nógvar skempistórar avbjóðingar liggja framman fyri okkum og vit velja at tøma allir kassar bæði at hava halla fíggjarlógina men eisini at fara út í ymsar grunnar at heinta pening og og mann ætlar eisini at privatisera feløg tað er hvat tað er men mann flytur líkasum alt út í samfelagið og landskassin skal hava so lítið sum møguligt at standa eftir við um tað nú skuldi hent okkurt sum kravdi at vit høvdu eitt sindur av bók so eg hetta skuldi bara vera hjartasufp frá mínari síðu eg eg síggi upp á langt sigt at vit fara at hava nakrar alvorligar strukturellar avbjóðingar við við landskassanum og fyri haldføri í búskapinum og eg haldi at hendan her samgongan er við til at gera ta støðuna verri heldur enn betur og eg helt at undanfarna samgonga vr
var so mikið fornuftig í fíggjarpolitikkinum at hon sá eitt virði í at taka eitt sindur meira inn enn mann gav út viðurkennandi at tað fór ikki altíð at vaksa inn í himmalin men at vit fóru at fáa verri tíðir vit hava gott nokk ikki fingið verri tíðir sum so vit hava sjávandi eina avbjóðing við koronafarsótin nfarinúhevur mann givið bjaat nú aokur lata viðmerkjarar sporði taðn fyrsti ta er magnus rasmumsen ger so væl takk fyri harra formaður hatta er tað sum hann lagar at kalla fyri at nú fekk mann eina ordiliga breið síðu eina alvorliga breiðsíðu orð sum søpla burtur himmalrópandi húklarí tað er tað sum verður sagt um búskaparstýringina nú og eg var í daga ím viku fyri løtu síðani har ið formaðsegði hetta er sá skilagott út fimm hundrað milliónir í hallir fyri hetta árið hvat hevur framsókn gjørt fyri at tað er minni altso hevur framsókn ikki verið við í øllum hesum her eykajáttanin vit høva gjørt til hesi neyðugu átøkini eg spyrji bara næstan øll jatakk ger sovæl bjarni kárasun petersen takk fyri hara formaður eg standi við mítt tá i og siga at teð eru himmalrópandi høklar í eg haldi at framsókn hevur roynt at verið við til tær eykajáttanirnar har mann hevur mett
tat verið í alneyðugt eg veit eisini at undanfarna andstøða var við til at samtykkja nakrar eykajáttanir sum mann helt vóru alneyðugar tí at tað mann hevði ikki ráð til at lata vera um vit høvdu ein um framsókn hevði seytjan tinglimir so giti eg at fíggjarstýringin hevði sæð munandi øðrvísi út nú hava vit tvey og vit sita í andstøðu vit fáa bara gjørt so nógv men eg haldi at vit hava roynt at givið pengar út har sum tað hevu givið meining um vit høvu eisini verið við til at slempa fyri tey spariátøkini sum samgongaan eg komi við munurin er tann at tað tað snýr seg um lutfalsliga lítlar upphæddur í mun til ta stóra útreiðslugildi sum er í dag samstundis sum mann til dømis tekur øgiliga nógv minni inn frá vinnuna sum eg haldi er ein forkertupolitikkur takk fyri formaðuin ja takk so ta jaspur langaard fyri viðmerking ger so væl ja takk fyrihara formaður mann tosar um menniskjur sum liva í einari ostaklokku hendan røðan kanska minti meg einamest um tað e taka vit samfelagið sum tað er beint nú

vit hava stórt seg a tað sama arbeiðsleysi sum vit høvdu tá ið vit komu tá ið korona byrjaði tað er einki annað land í verðini sum hevur tað vit hava brúkt eina hálvan milliard síðsta ár saman verður bara vit í danmark tilsvarandi tøl sa erta tyrskar tvær milliardir taka vit norra so er a tvær ein hálv milliard taka vi svøríki sum rt enn í meir at liva ennara ostaklokku siga tað men vit taka bara korona úr løgningini so hoppaðu etla gongur upp tað letur seg ikki gera heldur inki politikki takk fyri halalaðura ja a ger so væbs botisin og takkliga sum langaður fyri viðmerkina viðmerkingina tað er rætt at teir hjálpa pakkarnir sumeitt broytt tingr samtykt er faktiskt nógv minni gunsstutt enn hvat tá luffalsliga er í londini kring okkum eg giti vit fara ikki at síggja árinini av tí fyrr enn eina ferð altso nú hava vit bara gingið við hesari farsóttini í ein nýggj tíggju mánaðar vit vita ikki hvørjar fyritøkur skulu
fara netin omma jemm um nakrir mánaðir øtí at tar kanska ikki fingu ein nógvóðan hjálparpakka tað tað tað vita vit ikki tað verður for ringt at meta um her nú og sjálvandi kostar tað pengar at lyfta fólk yvir vatnskortini ímeðan vit eru ígjøgnum hetta her forløpið men tekur tú ta úrlíkning
kin so er tað statvek eitt hall og óðansæð so skuldi tað ikki verið eitt hall tað skuldi verið at tú hevði eitt sindur av einum yvirskoti tað bljgar ikia vera so nógv altso visti mann bara hevði eitt lítið ambitiónsnivog í mun til tað sum cæes gjørdi so haldi eg at mann hevði komið nokk so langt akhaha

fyharra formaður eitt sum vit í framsókn vóru fegin um tað er hatta við við búskapargrunnunum har sum ein partur at avlopinum hjá landskassanum fór í og bleiv goymdur til seinnu tíðir men eg má siga eg sá ikki fyri mær at tað fór longu at venda øvugt at tað fór ikki at koma meira í búskapargrunn eftir fýra ár og sum vit jú hoyrdu í dagur og viku so fóru vit altso áðrenn korona so eru vit farin frá einum avlopi upp á fýra hundrað og sjeyogtretivu milliónir til eitt hall upp á tvey hundrað milliónir áðrenn korona tað er fyrst og fremst politikkurin hjá hesari samgonguni sum hevur ábyrgdina av tí og nógv verur tosað um koronu og sjálvandi fáa vit fíggjarligar avbjóðingar við tí men omaná ta avbjóðingina hava vit eina haldførs avbjóðing vissu vit skulu varðveita verandi tænastustøði í vælferðini so mugu vit gera nøkurja

takk ger so væl bjarni kárasom petersen takkfyri har formaður tað sum eg haldi er so undarligt eg nemliga hetta við at mann mann sigur ja men korona sum um at altso við ckorona ikki var har sum var fíggjarstýringin fyri sovitt minst líka góð sum hjá undanfarnu samgongu tað passar slettiki og tað tað skal ikki læsta samgonguna fyr enn í vendivís hon hevur ein politikk sum eitur at vit skuldu taka minni inn um vit skulu brúka meir tað er fyri sovit ein ærlig sak tað fór mann nan væl uppá tað er bara ikki serliga fíggjarliga haldført og eg haldi tað e ræðuliga óheppið í mun til hvussu mann hartaði undanfarna samgongu fyri at hava ein avavgjaldsgildi og hvat veit eg um mann helt at fíggjarstøringin var virkuliga virkuliga enn í veðri men diesiónfyri søgn a hendan samgongan dugir tað nógv verri takk fyri ja takk so fær biljiusnna vimerkin ger su væl takk fyri harra formaður eg haldi eg fari rósa bjarna kárasom petersen fyri at hann sum sum ein av teimum yngru politikarunum hugsar um landskassan og tosar við ábyrgd fyri attað er skil í fíggjarstýringini og so so havi eg hug eisini at siga tað at eg eri nokk so tryggur við ta fíggjarstýring sum er hetta sama samgonga sum sat frá ellivu til fimtan og vit kenna søguna hvussu væl tann samgongan stýrdi gjøgnum fíggjarligar brotasjógvar eitt av teimumtýdningarmiklu málunum sum vit eru samd um er at løgukarmurin skal vera høgur fyri at gera okkara samfelag resistent ímóti avbjóðingum í framtíðini fyri at gera okkara samfelag at kunna geva meiri búskaparvøkstur og og sleppa av við fleiri fleiri fløskuhálsarar í í framleidnunum íhjá landinum og og og tað haldi eg kann vera

gersovæl bjarni krsa petersen takk fyriharar formaður og takk til billjustinussen fyri rósandi orð øh eg skilji fyrisovuti øgiliga væl ristina mangin tá biljustinussen tá hann sigur at løgukarmurin skal vera høgur tí at mlíkasum við eysturoyartunnilin og aðrar stórar verkætlanir so er tað við at skapa framburð og vøkstur og effektivitet og hvørt á sínum tað altaná líka ger kakuna størri men tað sum millum annað búskaparráðið eisini hevur hart á ikki esa samgonguna men alt tingið í eini tíggju ár tað er tað at hjólini mala for skjótt mann skal bíða og útseta nakrar íløgur til tá ið arbeiðsloysi økist ella tá ið tað kanska eru aðrar fortreytir enn vit hava beint nú í teimum góðu tíðunum vit eru í tí haldi eg at tað eru kanska verkætlannir sum kundu bíða tí at tað koma eisini fløskuhálsar við at seta alt í gongd í senn vist tú hyggur eftir húsaprísinum til dømis kring alt landið men kanska serliga í havn er nokk so vísur í ttað er eitt beinleiðis úrslit av at at tingið hevur lustsúgvað allar marknaðin fyri arbeiðsmegi sum hevur sett prísin upp so tað hevuru eisini ringar biðverkingar takk fyriha formaður ja takk so fær hennrikold orðið ger suvæl ja

beginna við onkrum tað er eisindi keðiligt at vera fornegativur nú okkur akkurát fingið eit svar upp á eg hopi at øll er okkurt fær akkur át fingi at svara eg var negativur mæt dámar ta øgiliga illan men í hesum førin í dag var tað so ein fyrimunur at vera negativur maig sjáldan við hesum testingini men lat hasu va

nú havi okur hoyrt tað at ja korona hevur verið tað er øgiliga sjáldandi eg eg trúgvi at tað má vera fá menniskjur her á jørðini sum at koronur verða ein firimun fyrri tað er ein serliga og tað er jørgun niclasen tað er øgiliga fá menniskjur burtur frá jørgun niclasen sum m hava havt ein fyrrimunir av at korona er startað og eg komi í tí óhugnaligu hgaieg ferðiti er komin við tað er líkamikið hvat ið mann hevur snakkað um í hesiri samgonguni líkamikið hvat e tað brúka pengar upp á silkorona korona eg svarið uppá alt
alt sum eg gangi er í undirskotið og av hunani til tað er koronaskyldina í og hvat annar skuldi annars skuldi man a skuldi mær ja tar kundi eg eisini verið tað hvat annað skuldi mann tær líkasum skylda uppá við korona ikki var tað hevur ringt at funnið okur vita at tað at
fólkaflokkurin her vi teirr ekaskapin at tær hava tær hava ikki tað altso tær tað fór at ristast við tær avlop inn í kassan taðhava nakað eitt annað við at tað tolar ikki at tað loypur av og pengar inn í kassn okr hava livað okur hava upplivað tað so øgiliga nógv ár og og og tað hevur verið afturvendandi alla tíðina hjáhjá fólkaflokkunum vist tað loypur pengar av so er tað altso tað ringasta sum kann henda og nú nú var tað so hesi ferðinar korona sum hevði skyldina í øllum at tað blíva seks hundrað milliónir á muni ímillum eitt ár ella hálvt ann
nei elai hvat mankær rópa tar fyri
frá yvirskoti g og og so seks hundrað milliónir hin vegin eg minnist teir koma eninfyr ein maður heim rúr afrika okur vórðu niður afrika o fiskaði og so fór hann upp til svalbar við ein rakjubáti í vári og teir segði sum vóru við at har sum hann fór frá og har sum hann kom til vóru tveyogtrýss gradir á muni hann koma úr afrika hvar tað vórði tveyogtretivu gradir og hann endaði upp í sválparthar teir vórðaí minus tretivu og tað er nakar tað sama við hesi her við við hesari her fíggjarlógini her tað er nøkulunda tað sama tað er seks hundrað milliónir av muni men tað er tað er so ein veruleiki sum hon kunnu halda okkum til sum tær hava víst á fleiri so er hetta ein sovonur landnyrðings játtan hon hevur hon hellar allan vegin u landryrðing landyrkarer keðiliga til alt sum eitur fiskarí nærmast í hesi førini er so er tað so øgiliga ógvusligt

ella tasi vara fleiri hava víst á ati í sambandi við tað skaðar sum hendi g hava havt eg veit ikkium nógv einar tríggjar føroyar spu fyrri spurningar um tað um mann ætlar at bøta upp á teð eit sindur í hvalbo porkeri og húsavík serliga men higartil er so einki hent men eg havi álit á at fólk finna fram til eina loysn til triðju viðgerð tí tað plagdu aftur ganga betri fyri at hava eitt sindur at pynta seg við til aðru viðgerð so plagdu at ganga betri at gera eitt sindur út í til triðju viðgerð eitt sum er positivt og tað skal formaður í fíggjarnevndini og kanska fleiri við honum ierina av og tað er at pengar er settar av til at gera at gera
fara við ferðdagan hann hevur ligið nú í fleiri ár
eg startaði up á hann eina ferðí tíðini men nú eu mann sá ætlanir um at gera ein ferdliga so tað er uppá hegsti tíð tí at tað tað begynti og so bleiv tað rivið um og so og so hendi ikki meira í tíð ø at at mann ikki fær klára avklárar hettaher við við við teimum bryðiskaðunum hetta við hesum brimgrunnum at eg havi ikki tað stóra trúgva upp á hannað altso visti hann kemur so kemur hann um nógva harrans harrans ár so tað tað a kann gera tað sama manglar røktarfólk heilsurøktarar hava verið eini og heilsuhjálparar hava verið upp á skránni problemið har er tað er praktikk pláss sum mangla tað er praks tað nyttar ikki at at at tað sleppa fleiri fólk inn á skúlan tí at tey fáa ikki praktikkpláss og tað hevur tað stórar problemið tey sum hava snakkað við leislurnar gjøgnum nøkur ár so er tað tað afturvendandi nú boðaði løgmaður frá í dag at at at kirkjuna lukkaða jólin men barrunarslaga ropnar so at at tað verður neppað praktikkpláss av barrinum tað havi eg onga trúgva upp á at at taðl
gera men tað er so eitt framstig at
tað erso tað er so eitt framstig at at at at mann at mann ja ja onkur var so frægur hann spurdi hvussutað bar til at at tað var farligari at fara í kirkju e sunnumorgun ella ella klokkan fýra sunnudag inntær at fara barre slokkan tíggju og kvøldið tað tað skal ein vitiskapur til at fáa tað at vera farligari tað skal ein ein ein verulig vituskapur til sum okur onnur sleppu yvirhøvur ikki at hava til staðar ja takk hvussu mann klárar at fáa tað at blíva farligari at fara í kirkju enn at fara á bart arinella fimm minuttir so verður tað viðmerkingar tað er jákup mikkelsen ger sovæl tað er altíð stuttligt at hoyra henni old hugleiða og nú um fíggjarlógina saknaði ett lítið sindur hvat hennikold hugsar um tað sum er avsett til ein meiri grønan politikk nú er hennikold fyrr ikki so nógvir dømir tosað øgiliga ýðiliga
bara fyri at føroyar
tær skulu blíva grønar kundi hugsað mær um hann er venttí meiningin baki tá ið hann segði at besta uppfinnilsi síðani kríggið var ein oljufýring altso hvat meinar hennikold við tann grøna politikkin svisman ómakaða sær at koma suðureftir til suðuroynna mann pjøvast ikki at fara sum onkur snakkar um í gjár fyrr tn íaustralia en at finna nakrar grønt an kann bara koma á suðuroynna so sær mann at tað ber til at samskipa nøkur ting millum annað nú er ta dagin fyri in i vikusíðan tá haldi eg koyrdi fýra millur og og samsunjuvísidur hinar farnar gongdi eisini og har hevur mann so brúkt vatn næsta ár eru hundrað árm síðani mann broktir vatn og aðrasta í føroyum tolir mann ikki at at lagra vatn upp mann tolir ikki at síggja eina vindmyllu tí hon
skuggar fyrr í eini løðrum hvat tað som hon skugga veriher ta veit eg ikki men
um vilt man ikki ferðist seg tingini at koyra saman altso eina vilmæli og vatn og so endar mann við við við kolona ella við olju men eg haldi eg havi gjørt tað størsta framstigið sum nakrantíð hevur gjørt í føroyum og tað var at leggja smyrum um frá svartíð olju kjokkaolju og til reina olju tað siga allir sum sigla vi við at vara ein fantastiskur fyrimunur at at tað komar har til ja tað er ímóti endan av sær hvussu er aðru viðgerð av fíggjarætlanini sum vit viðgera nú tað sum eg kann líka hugsa mær at triva í har eg farmi á riti millum annað sum eg ikki hevði gjørt so øðra nógv við haldi eg sjálvur og tað er nemliga
heimileys
í føroyum og her hugsi eg um rúsdrekka misnýtsla sum er runt alt føroya land og og at vit hava nógvar góðar stovnar eisini her í landinum sum gera eitt megnar arbeiði hvør sínum lagi vit hava heili fimm stovnar tað er heilbrigdi o tiloria og tað er pláarkross og tað er frælsi og tað er heilbrigdi og herbergi er eisini mín spurningur er meira hvat vilja vit nemliga við at teimum heimaleysi í føroyum eitt er at blíva við og blíva við at tosa og seta pengar av á fíggjarætlanini hvør sín lagi tað virkar sum tann sum mil sterkast hann fær mest upp á sína sína kontu ella sína fíggjarætlan tað sum eg sakni harra formaður eg sakni samstarv eg sakni veruliga samstarv áð hesum her økinum og vit kunnu taka lítið dømi sum herbergi og tað stendur í fíggjarætlanin her eisini tað hevur verið finaserað av ta norska erfressuna her nú í nógv
nógvar og nú hava teir boðað frá at teir eru ikki við mær tí hetta er uttan fyri teirra øki
ongastaðni í heiminum teir teir stuðla akkurát á handan mátan sum teir gera her hesum førnum í í havnini og hetta er sjálvandi tá vit tosa um hita stovuna og annað og allíkavæl so kemur man ikki meira við tað ogso latir mann bara standa til og her er eingir pengar avsettir á fíggjarætlanin nemliga til at fyribyrgja at teir ikki steðga upp so harra formaður her eru nøkur ting sum líkasum mangla eisini at vit kundu fáa øll eru líkasum líka fyri hesi ætlanini tann sum dag og dagliga sær okkara heimleysi tað gera tit vihava eygur og oyraopin og tit síggja tað at tað hava tit ikki gott tað fara út frá hitastovuni í seinasta lagi klokkan tíggju fyrrapartin og kunni ikki koma inn aftur har fyrr enn umleið klokkan fýra fimm haldi eg tað er og sjálvandi tað veits hvussu veðrið er men har hava ter ongastaðni at fara yvirhøvur tá tey ganga úti í kulda kava og vindi og regn og tey hava ikki taka yvirhøvd nakrastaðni hetta burdi nemliga verið ein uppgáva hjá almannaráðnum oja tosað við landsstýriskvinnuna nemliga í hasum málinum og hon appulerar eisini til eitt samstarv og ta ivist o onkra løtu hon er viljur til tað men tá ið eg tosi um at vit fáa og við seg leggja allar hsar stovnarnar saman hvussu nógvar milliónir milliónir vit avseta til allar hesar stovnarnar vistu legur tær saman kundi evit ikki p á einannan máta harra formaður gjørt eitt eitt samstarv soleiðis ati at vit kundu havt eina langtíðar heildarætlan fyri hesum her málinum og loysn málið og ikki blíva við at tosa um hesi eg skal hvussu vera fyrstu til at hjálpa til á hasum økinum um so skal vera men eg mangli líka sum partnar til at koma í gongd við so nú haldi harra formaður nú nokk tosa lat okkum loysa hatta málið takk fyri harrar formaður ja takk so er tað viðmerkingar fyrsta tað er hervurd polstottur ger so væl takk fyri harra formaður eal eg gott tj morsen tók akkurá hetta her evni upp um heimleys í føroyum vit vita at tað er ein ein trupulleiki vit hava heldur onga myndugleikar sum hevur ábyrgd av teimum sum eru heimleyst í føroyum vit kunubara ímynda okkum nú tá er kalti er illfísi og stormur hvussu ta mann vera og ikki at hava eitt heim at búgva í tú hevur eina song a svi kanska eina nátt at vit vit hava tørv á at fáa ein aktivan og veruligan innsass fyri at basa heimloysið í føroyum so eis at vitkunnu hjálpa teimum sum eru end úti á gøtuni til eitt betri lív og til ein varandi bústað tá haldi eg at eg vil gjarna eisini strekkja hondina út raka hondina út til landsstýrið at vera við í tí loysni tí tað er absolutt nakað vit hava tørv á at fáa bast takk ja takk ger so væl jens samulsen eimorsa orsaka takkfyri harra formaður takk fyri spurningin hervur posdóttur ja tað er rætt og eg veit eisini at hervur posdóttur hevur líkasum reist hatta málið eisini áðrenn men eg hugsi um tað heilt konkreta vit síggja í gerandisdegnum fara oman steinatún fara aðrastaði runt um e í havnini tykkunnu eisini fara út á bygd tit íggaa masignaðu lata okkum ú gera nakað við hesu tingini o ikki bleiva við at tosa og tosa og halda at vit sloppin undan tí vit hava sett nakað á kontuna ja suðorði friður nei tað er ikki fræður vit nærka hasum jólum nú nú haldi ag vit skulu taka hongur saman og vísiverkið at vit kunnu gera nakað áv hesum økinum takk fyri harra formaður ja takk so er tað steffan klein poulsen við viðmerking ger su vælja harra formaður eg veit ikk um eg skilti røðaran heilt rætt altso herbergi fær sjey hundrað túsund krónur á fíggjarlógini bláirkrossur fær trý hundrað túsund glorea far eisini trý hundrað túsund tí har var ein misskiljing farin fram har verðu ein bítulslykil ímillum hesar tríggjar stovnar og kláriat vera gloppið ímillum har og tí er tey komið uppá í hesum broytingaruppskotinum og eg veit atpartarnir á hesum økinum hesi tríggi stovnarnir har eru øllum førðum nøkur sum ynskja at samstarva hesum økinum og og tey gera eitt megnararbeiði og tey gera tað nógv bíligari enn hvat tað almenna almanna verkið klárar at gera eg vil ynska at røðarin kundi útgreina heta her við samstarv og og at meir skal gerast tí at tað evr ávart at hoyrt hvat hvat moir skal til tí hesi her tríggir stovnarnir gera øllu førnum eitt megnararbeiði men tað sum e kann leggja afturat viðvíkjandi herberginum tað er tað at nú tá ið teir norsku stuðlarnir trekkja seg út so byrjar kontoin hjá herberginum at líkjast á einari

takk ger su væl simorsen takk fyri til steffan klein poulsen ta nemliga tað eg røsti teimum eg siguri tað gera eitt stórt gott arbeiði tað er tað eg segði hvør einstakar stovnur og eg tosi ikki um tað eyka sum tei fáa her í fíggjarætlani fyr og hygg allar fíggjarætlanir ígjøgnum har tá tosar milliónir av krónum vistu e ikki ger tað so taki eg feil men eg havi soleiðis le
hiki et eta hat tað eru milliónir av krónum so verða latnar á hvørjum ári til hesar fimm stóru stovnarnar vit hava í føroyum hví kann meg ikki samstarvast í nøkinum øll tað elagist endamál tað er tað sum eg sakni alt alt ov mikið av obvardt eru ta kanska fleiri sum ikki vilja tosa um við stingini men tað ætli eg meir at gera
a og tað kom eg eisini t gera í framtíðini og eg ætlaði at gera nakað vvitt eisini takk fyrihara formaðurrja takk so ra jaspur langaard fyr eina viðmerking ger so væl ja takkfyrhara formaður og takk fyri hei morsen fyri at tú enn einaferðnar slagav slag av sært slag akkurát fyri hesum arbeiðinum eg veit at tú gjøgnum kommunrna kommununa afvað afturat sum borgarstjóri arbeiddi júst fyri hesum og eg haldi at tað er tað er nokk so langt síðani tá ið ein sálvur strøm hann spaulur strøm sat tá gjørdi mann eitt arbeiði bæði kommunur og land fyri at fáa heta her samanskjóðað og eg trúgvi eisini at regin hevði verið ein rættur maður at fara í gongd afturvið tað próva at fa endurskoða er tað er tað nøktandi sum
nú skal mann gera tað øðrvísi og hvussu kann mann fáa alt hetta her at fungera
bera enn betri so eg trúgvi at hegin er ein ein fínur maðurog esi í nýggja starvinum sum há byrjari fyrsta januar akkurát til at fáa hettar at virka enn betri takk fyrija takkgersovæl himorsen takk fyri harra formaður takk fyri fyrispurningin jaspur langurd ja tað er púra rætt tað er tað sum eg sakni tað er aitt samstarv og tit tað e appulerur til landsstýriskvinnuna í í almannamálum hat ta eigur at kunna seg at gera og tað er rætt tað bleiv gjørt eitt stórt álit í síðu tíð um heimleys við føroyum og tað er ein sum eru ábyrgd av teimum tað er ein tað er farið á løgting tað er fari á løgting tað er ikki kommunurnar men allíkavæl har kommunurnar tykið sær av tí men tað er ein tað er eit ein stovnur tað er føroya a løgtingi sum hevur ábyrgdina av av hasum tingunum og tí mugu vit appulera herikki nakrar aðrastaðni vit kunnu ikkiskylda up á nakað annan vit eiga hatta málið soleiðis so og so mugu vit appulera gjøgnum løgtingið og til landsstýriskvinnuna í at fáa tað framt og eg vil eisini taka hatað upp samstarv tað er vegurin fram fyri at
dáa nøkrum tingum takk fyri harra formaður ja takk so er tað gjóni nols joensen ger so væl takk fyri harra formaður ja tað er sanniliga gott at hoyra he morsen sum er komandi borgarstjór á
havn tekur ábyrd í hesum málinum og rættir eina eina hond út til landsstýriskvinnuna á økinum tí at her skal ógtakast um um hesa her borgarar hjá okkum sum eru komin skeivt fyri tí at tað er ein gerandisdagur í serliga havn í steinatúni at børn og ung eisini hava iltilt av hesun her at síggja hesa her persónarnar liggja og og hava tað hava tað ringt og og tað fyllir nógv hjá gerandisdegnum hjá fólki serliga í í havnini men tað hevur víst seg landsýrskvinnan eykun samuelsen seinast hevur tók eitt samstarvorði vð í við táverðandi borgarstjóra í klaksvík so tað vísir í við við víkjandi gloreu so tað vísir seg at tað tað tað hevur riggað og tað eigurtað eisini vera her í havn men tað krevur sum hevðin morsin eisin sigur samstarv so tað er tað er veðurin fram takk fyri harra formaður ja takk ger so væl hymorsen takk fyri takk fyri djón nolsø joensen fyri fyrispurningin ja tað er púra rætt at vit eru noydd til at taka hongur saman til at gera nakrar viðustingini og og tað er kanska mann ikki sær tað ma kemur eg frá so fer mann víðari men vit síggja tað dag og dagliga serliga her í havnini og tað vísir at tað er her man samlast á hasum økinum og í veruleikanum eta nógv av hasum fólkunum tey ikki innivist nakrastaðni og tað er eisini landsligt hjá teimum at fáa innivist tí eiga vit at taka okkum saman og royna at finna aðrar loysnir hugsa íð eina nýhugsan kanska hvussu klára vit at loysa hesi málini har og tað eru aðrar onnur lond sum hava klárar tað munandi beturi hvat vit aklárur ta millum annað norra tað veit eð og har kundi eg kanska lært eitt sindur av so hjá okkum er tað er meira efta her lat okkum geva øllum hesum stovnum sum gera hetta góða arbeiðið lat ongan leggja kappast hvør fær mesta fíggjarætlanin valsignaður lata øll fáa innivist soleiðis at øll hava sama møguleika og so fáa og krevja eitt samstarv tað er tað minst at vit eiga at kunna geratakk fyri harra formaður ja takk so er næst a røða beint et levi jacobsen ger so væl ja takk fyri harra formaður korona tað merkir á latíini króna og eg má siga at korona fær skyldina fyri meginpartin av teimum nógvu krónunum sum verða brúktar á hesi her fíggjarlógini í ávísum førum er tað neyðugt treyðugt so men vit mugu ikki gloyma at rokningin fyri alt hetta her hon verður send til vanliga føroyingi og her gongur sjón fyri søgn tí tað verður sert hjá teimum sum einki hava frammanundan tað er sum hava skerdan førleika men heldur vilja vera til arbeiðis enn at skula til hús tey missa inngjaldið til heilsutrygd tað hækkar tað rakar allar føroyskar skattgjaldarar og at kalla alt ið hevur við vitan og útbúgving at gera tað verður skert men tað er kanska tí at hevur tú vitan so dugir tú eisini at seta teir røttu kritisku spurningarnir harra formaður hendan koronu tín hevur víst okkum hvussu umráðandi tey sum arbeiða í heilsuverkinum í almannaverkinum á eldraøkinum og á dagstovnunum hvussu stóran týdning tey hava tá ein farsótt sum korona rakar men hesi fáa ikki eina krónu og tey fáa onga valvild frá samgonguni avstøðan hon mælir til at taka fleiri lesandi sjúkrarøktafrøðingar inn á setrið menn nei í staðin so verjir so ætlaðu samgongan at skerja setrið eitt sinndur hetta hóast er øgiliga stórur tørvur á sjúkrarøktarfrøðingum vit síggja starvslýsingar hvønn dag so tað tykist
um at boðini frá samgonguni til heilsustarvsfólk tek eru arbeiði og
tig og tað haldi eg ikki er virðuligt ímóti hesum starvsfólkunum tað sást eisini a tá ið landsstýrismaðurin bað læknaskrivarar og onnur sum eru limir í starvsmannafelagnum um at fara niður í løn og tá ið hann ikki teimum seinni ikki vildi lata sjúkrarøktarfrøðingunum eina munandi lønarhækking kringvarpið hevur eisini hav stóran týdning fyri at fáa boðini hjá myndugleikunum út í hesum koronu tíðunum men kringvarpið verður skert tí nú skal kringvarpið brádliga hava yvirskot tí at savnskul verður skert eisini so harra formaður eg vil bara gera vart við at eg sakni gerandisdegin hjá fólki í hesum uppskotinum tí vit skulu ikki gloyma at tey sum rinda rokningina
tað eru tey somu sum verða rakt um illa veit við og tað er
gnligi føroyingurin men eg síggi at kalla einki frá samgonguni sum lættir fíggjarliga um hjá vanliga føroyingunum í gerandisdegnum og harra formaður tað er eisini løgið at eingin raðfesting ella at kalla eingin raðfesting er av strandferðsluni tí eg haldi ikki at vit kunnu bjóða føroya fólki og starvsfólkunum hjá strandferðsluni hesi ótrúgvu viðurskifti nólsoyingar og kalsyngar fuglingar suðuroyingar og nógv onnur eru við sviðu so tí farleiðini er so óreglulig fimm milliónir verða settar av til havnina í svínoy tað sjálvum sær í fínasta slag men hvat fær fugloyggin og sum at siga er tað tí at eingin fíggjarnevndarlimur býr í fugloynni er

mun do har eigur eisini peningar at verða settir av og tað eru nógv aðrastaðnir eisini peningar eigur at verða settir av so eg haldi tað øeliga væl klárar at fáa fimm milliónir til havnarlagið í svínoynni og unnur døm tað rættiliga væl tað er ikki tað men tað vísir eisini at nógv flestu samgongufólk tey bara gapa og siga a tí tey fáa einki til havnarlagið í hvalba í porkeri í húsavík í dali og skopun og so framvegis so eg má bara siga enn einaferð at hendan fíggjarlógin hon er ikki fyri vanliga føroyingi takk fyri harra formaður ja takk so eru tað viðmerkingar tan fyrsta tykursyndháfoss ger so væl ja hatta vórðu væl mælt orð frá beinti løgum júst hetta við havnaløgum eg undraði meg eisini um tá eg sá uppskotið frá meirilutanum ikki tað at mann setti pengar av til havnarlaigiðs síni tað er jú einastandandi men hví bara har fimm milliónir har í fíggjarnevndini hava vit tosað um hatta fleiri ðferðirnar og eg havi eisini víst á har hvussu stóran tørv tað hava í fugloynni at fáa nøkar ábør
áhavnarlagið so tað minsta mann kundi gjørt var javn
seta fugloynna á svínoynna tá tað kom til havnarløt og so vita vit jú eisini at aðrastaðni í føroyum hava tey fingið stórar skaðar av tí óydnarvegnunum sum verið eitt nú hvalba so tað tykist ja tað tykist ikki heilt rætt tað sum eg fari fram og eg vóni at tað kann hvørfalt verða tryggja nú í triðju viðgerð at hini havnarløgini verða javnsett so so vítt møguligt gott at beinta løða eisini vísta á hetta við savnskull tí tað sær út sum at landsstýrismaðurn í mentamálin er farin inn og hevur oyramerkt nakrar pengar har sum mann nú krevur eitja takk ger sovæl beintarløv jacobsen maður sum sagt eg unni rættiliga væl svíning um hesar pengarnir tað er eingin ivi um at tað treingir til men
fuglakinni hevur har eru havnarlagið ikki so øgiligan í góðum standi
og vit hava sæð at í porter í hvalba og allar aðrastaðnar eru rættiliga ne umfatari handasen skaðar hendir men eg eri tulkit tað sum um at jakub mikkelsen hann er munandi sterkari í fólkaflokkinum enn tað má so vera bæði brandir sandoy og jóaneli poulsen so tað kann jakum mikkelsen bara sjálvandi vera fegin nú takk fyri formaður gerur sovæl takk fyri formaður ja roknu vit eru mong støð í landinum har fólk standa nokk so spyrjandi tí hvussu ber tað til at allar teir allar skaðarnar sum vórðu í februarmánað at tað ikki er eit eitt einasta oyra til tað og tað er nógvar smáar kommunur eisini ímillum har sum ikki hava ráð til at
gera skaðarnir stand tað er so tað eina so at tó hopi eg
at tað kann vera býtt til triði við ker og so er tað eitt annað uppskot sum beint hava lívið eisini úr arbeitt við í mentanararnevndini tí at ta hevur við útbúgva fleiri rúktarstarvsfólk og fleiri námsfrøðingar ið duga ikki ordin at síggja í her at tað er lagt upp fyri at mann kann útbúga fleiri men heldur tað at seti seg í skert so tað boðar ikki frá góðum takk fyri ja gerur so vælbt líkv jáskosan ja takk fyri at formaðurr vit síggja aðrastaðnar at har er heilsuverk undir so stórum trýsti at heilsurøktarstarvsfólk hevði umhugsað at siga seg úr starvi heilsurøktarstarvsfólk í føroyum hava eisini havt ómetaliga strævna tíð undir koronu og tað eru minnist meg rætt á eini fýrs sum søkti inn til su til sjúkraraktarfrøði nú á setrinum so har er pláss fyri at fleiri fólk kunnu koma inn og tað ber eisini til at taka nøkur inn afturat so tí haldi eg tað hevði verið skilagott tí vit hava ov fara at fáa rætt
hava ein stóran tørv á fleiri sjúkrarættarfrøðingum og annars fleiri heilsuráð
takk tær tær flokkum takk fyri at formaður ja takk sovorðið næsta røða bjarni hammer gjørt væl ja takk fyri at formaður eg ætlaði at ætlaði at siga nøkur orð ella taka nøkur orð upp um raðfesningar og har hugsi eg serliga nú um lívsagrina til suðuroynna beint nú hugdi eg inn á marinfráføk smyrji liggur enn við kaiohavn hann skuldi verið farin fyri einum tíma síðan einum og hálvum tíma síðan og hvat ger mann við tað okur hava eina farleið eina farleið og tí fær tað so at føra mær til raðfestingar men landsstýrismaðurin sum hevur ábyrgdina av samferðskervinum í føroyum tað er jørgen niclasen millum at
men annað havi tað verið spurt her í løgtinginum um at bara fáast
suðuroyingar ynskja elta beturi farleiela hil eg igta soleiðis sær hava spurt um at fáa sett á stovn og skunda undir eitt partafelag suðuroyartunlinum partafelagið nei tað fáa tykur ikki øllg farnin enn okur hava spurt kunnu kanska fáa nakrar bíligari ferðaseðla prísir eftir sum tað blívur so bíligt at læra sins nei tað fáa tykur heldur ikki so hevur mann spurt um fær mann sett nakar pengar av nei fáa ongar pengar settar av men tíbetur er tað samt løgting sum ikki er samd við landsstýrismanninum seta fimm milliónir av til fyrireikingar tað er gott men tað er sjálvandi óheppið at landsstýrismaðurin sum barar á málinum ynskir ikki at fyrireika øll vinnan í suðuroynni stóð saman og spurdi um kunnu ikur fáa okkrar eyka túrar at sigla møguligaði á nátt nei táð fáa tykur heldur ikki tað hverður spurt um ber tað til at fáa so eitt eyka skip kanska at sigla á frakt við bara nakrar fáar túrhar nei tað ber heldur ikki til pengar verða kunnu
seta pengar av veruliga pengar av at koyra í eina pulju í partafelagsuðuroyartunninum
nei okur seta pengar av í tvey túsund og fýraogtjúgu tá ið hetta hendan samgongan eitlanastað er farið burtur ella tað er øllum før ena nýggj samgonga so tað hevur verið nei nei nei og nei men tá tað dragar seg um at avtaka eitt tríggjar krónugjald tríggjar krónugjald ja eg fylgdi við einum fundi norðan fyri klaksvík tað skal avtakast fínt hjá teimum men hví skal tað vera nei og nei og nei og nei til alt annað tað vísir seg tað er ótrúliga ymiskt hvussu tað verður raðfest hvussu økini í føroyum verða raðfest anna upp á hvør landsstýrismaðurin situr á økinum tí er tað kanska hjartasuft at hjartaði hjá hesum viðkomandi landsstýrismanni ikki er til staðar fyri suðuroykinum yvirhøvur akkurát nú standa standferðsluskipini eittanasstað í ferð við at skrambla saman og tað er eitt mál sum landsstýrismónn gangur upp í at avtaka tunnilsgjaldið uppá tríggjar krónur til vágartunnilium ug norðatunnin fínt nokk men tað snýr seg um at hetta er ótrúliga ótrúliga viktigt farlagin hevur verið niðurløgd í meinatgin okur standa her nei soleiðis er tað nei til alt sum snýr seg um lívsagrina hjá øllum suðuroyingum ótrúliga keðiligt og tí hopi eg at landstýrismaðurin kemur inn í kampinhjartaðir við ella um onkran annar sum havi hjartað viðsuðuroyingar eru í landsoyrinum infarin er ta vimerkeli poulsen ger sovæl ja takfyr hara formaður eg skal geva bjarna hammer rætt í at suðuroyingar kunna ikki syngja við í sandin um átta minuttir fym ásuna avstað tí okur vita ongantíð nær smyrju ferðavst tað so har pjóðit man ikki at renna fyri at lukka til smyru tað skal g geða bjarn hann var púra rættur men tá tað verður snakkað um ja tá ið uppskotið kom niðan stóðu tær fimm milliónirnar ikki á til suðuroyartunlinim sum verður øðrum tað er ikki ikki tað at landstýrsmaðurinvoð stakposir um at man ger tað so tað hevur hann ikki nakað ímóti tað haldi eg ikki mannhevr ikki havt inderessu at stovna partafelag okur hevur fleiri samgongulimir sum nokk ikki er so elintiserar stóvna partafelag áðren okur vita alítsindur íbetur um hvar linjuføringin verður sum an misa etað av hondum landsstýrismaðurin hevur úti í úttala se um at hann fer at tillaga ferðasetaprísirn hann arbeiðir við tí og landstýrismaðurin eisini úttallar seg um at hann er eisini viljur at finna eina loysn á á hvussu farmurin er í suðuroyarfjørð tað segði a einum fundi sum bjarni hammer eisin var við á so tað nyttar ikki eg haldi ikki heftir ferð yvir fyri landsstýrismanninum av bjarni hammtakk fyri takkvyr hara formaður takk fyri jóoneli fyri at tú hevur blint álit á landsstýrismanninum á samferðslumálum áðrenn eittanastað møguliga vónandi e ikki missøku tiher í tinginum tað evð verðið mítn ynski at teg bleiv verandi men at tú blint stuðlar upp á eitn landsstýrismann sum eittanasta onga intderessu hevur í hvuss tað gongur í suðuroynni ella ikki um okkur koma til íg frá tað er so tað men tað er men soleiðis sergit so ymisk eg havi sjávandi vónað at at tú brúkti tað tíðina tú hevur eftir vónandi verður o lng at skumpa undir tí tú hevur eina bæra ávirkan á landsstýrismanninin ettsum tikur eri samgongu engh va eg eri og í flokki eisini komið nú inn í kamping komin og inn og ger eitt til annað sum munrnar veruliga tað er tað sum okur vilja gjarna síggja tí tað tað tað sæðst ikki í løtuni nú tað eisini mann kann so eisini siga nú stendur tað á gomlum nøklum á farleiðini til suðuroypna takk fyri hara formaður ja takk so er ta syrur stemberd som viðmerking ger so væl takk fyri harra forma
ja her er bara nei tá hetta kemur til suðuroynna eg haldi okkum mangla onkran
góðan í samgongdini tað virkar sum at tað er for lítið innlit í hvussu fólk liva sum skulu sigla hvussu avhengig mann í veruleikanum er av tí bæði tey sum búgv har og alt tað vinnulívið sum er og vissu tað ikki kann koma í ordan so ber tað faktiskt ikki til at búgva í útjarðinum tað er tað sama mann kann síggja tey sum búgva í nólsoy og so víðari tað eru problemir allastaðni so her er nógv ting at taka fatt í so at eitt er at fáa viðurskiftini í reytt land sum eru problematiskt beint nú og eftir at fáa sær pengar av til nýggj skip og eftir at fáa fleiri túrar so eru øgiliga nógvar avbjóðingar men tá tað kemur til stuðuroynna so er ikki nógv at henta og at vit sum hann hyggur so eftir øðrum á oyggjum hetta so verður tað ítróttarháskúlurnar eru so ikki eingang komu við so at tað er ikki tað er ikki har suðuri at mann kann siga at at tað regnar takk fyri teg ja takk ger so væl bjørn johannesmaður ja takk fyri formaður tað er nemliga øgiliga trupult at greiða fyri fólki hvussu tað er at vera har vága fólk og norðoyingar vistu hvussu tað var fyri nøkrum árum
síðani áðrenn eyhava finguð fast samband men tað er sjávandi nógv ár síðani og tí kann
kaska miss mann kanska følingina við tí og tað skuldi eg tey heldiski hava tí tey hava øgiliga gott samband og tað skal man bara gleðast um men eitt sum mann kanska kann gleðast um tað er tað at vf spældi ímóti vepl í vikuskiftinum og vepurvalin við trimum málum tey fólkini havasoverið nú strandaði strandaði hvat mann kalla tað í eitt lítið døgn í suðuroynni í vági og tað er so mín vón at tey fara banga uppá hjá løgmanni og siga veitst tú hvat umstøðurna hjá suðuroyingum hatta ber sterki til mann kundiki
greva undir tí so vónandi vaknar lo
kgmaður og sigur við landsstýrismanninin í ferðsluo samferðslumálum nú er nokk hatta ber ikki til meir vf fyri ikkitil vágsinsfela fótbólt aftur og teir hava tryggar faraleiðir hatta ber ikkegja løgtingið heur sett fimm milliónir av tí ti landsstýrismann iki vildi ja so er tað bjørt samelsen sum fær il viðmerkin ger suvæl takk fyri ja bjarni hammer vísir hetta við at tað tykist øgiliga tilvildarligt hvør verður raðfestur í mun til samferðslu tað skal helst vera onkur sum sum situr í fíggjarnevndini ella ella kanska onkur sum stendur teimum sum sita í samgonguni nær
e tað spyrja bjarni hammer um ein ikki átti um tíðin ikki nanksaðanar úgv
kvinti mann setir seg niður og hyggur eftir nú hava vit lyft størsta partin av samfelagnum upp í mun til samferðslu hvussu fáa vit restina upp á sama støði og tað kemur at kosta nokk so nógvar pengar sjálvandi gjørda tað men hvat betíði tað fyri búskapin hjá okkum at mann fær samferðsluna at virka á nútíman støði í øllum føroyum eg ætlið at spyrja bjarna hammer um hon sær nøkur tekin um slíkar vissjónir ílandsstýrinum ella í samgonguni takkfyri ja takk ger sovæl bjarni hammer ja takkvyrharar formaður mann kann bara taka til dømis tá ið mann hoyrdi nú bleiv evsturoyartunnilsskotuna ígjøgnum tá kom beinanvegin e nýggj
vitning frá mótdis sum segði at hon bleiv ein hekkan í mótdis tí at nú bleiv sannførdslutgerður í føroyum enn um betur
eittanastað burdi tað ikki blívið verri visti mann fekk fast samband til til suðuroynna kanska er tað tað mann kanska ikki ynskifast samband og kanska lata suðuroyingarnar bara fáa frægar suðuri men tað ber øgiliga illa virka í einum landi sum føroyum nú nú alt er bundið saman nú manglar tað bara øki eg veit at suðuroyingar sum eg nú hava so ikki nakað vón um at tað sær sær nakað beint her fyri framman sum sigur at okur kunna vænta at okur fáa eini suðuroyartunnil nokk so skjótt tí tað sum er lagt upp til t tar pengar verða settir av í fýraogtjúgu okur vita av tá í sandoyartunnlinun lansjan r borðaður ígjøgnum tá eru kappimaskinur serliga serfrøðingarnir sum eru har kanska farin til norra ella aðrastaðis at arbeiða so skal mann aftur beginna nýggjum at fáa og henta fólk inn í staðin fyri at lofta tí serfrøðini sum er her í dag eg vóni at onnur fólk í samgonguni fara at vakna og kunna leggja pressa á landstýrismanninin tað er bara meg vón jú takkfyrha formaður ja takk so er næsta røða kristan andreasen ger sovæl takfyri hara formaður eg má siga tað at taðher verieitt sindur løgið at vi kil hav hoyrt hoyrt andstøðuna at tosa í dag um hvat eg nú í veruleikin hvat er nú fakta og hvat er korona og hvat er ikki korona og gugdi himna vit hvat tá ið vit sótu við makni tá varð avlopið ein hálv milliard og nú er tað en undirskot pá hálvan miliard altso eg má siga tað at tað er rætt at í tveytúsun og nítjan var eitt yvirskot pá fýahudraðog tretiv miliónir á fíggjarlógini í tveytúsun o nítjan tá heldu vit eitt eini vakstri protfysjóvar útøkun upp á tíggju prosent í ár hava vit havt eina eina eina minking av brotisjóvar úttøkuni upp á kanska seks ti sjey prosent sum svarar til tvær komma fimmprosent av brottsjóarútøkuni og sáv fylgi ávirkað tað fíggjarlógina vit eru í einari broyttari støðu í dag enn vit vóru tá ið íínú verandi andstøða sæt í valdi tað sigur seg sjálvt og núverðandi andstøða hevur ein fíggjarpolitikk sum sum svarar til fýra milliónir yvirskot ár fíggjarlógini so tað er at halda sær til veruleikanu í dag sum hann er og ikki blíva við at koyra upp á heta her hvat støðan var tá ið alt var alt it spældi við og tað var undanvindur og tað var undanvindarsúkklubreytini her einasta dag tað nyttar ikk at tosa um tað og hví er undirskotið á fíggjarlógini í dag tvey hundrað milliónir krónur tað er viryvirhøvur ikki altso ein partur av tí syldafyti korona vit hava havt eina eina eina afturgongd í btu upp á næstan ja seks sjey prosent í í ár men vit hava eisini raðfest nakrar útreiðslur vit hava jú vit hava givið pensjonistunum meira at liva fyri vit hava givið teimum eina hægri fólkapensjón eina lægri mótrokning tað kostaði okkum hundrað milliónir vit hava vit hava uppraðfest sjúkrahúsverkið sum fær ein hundrað milliónir krónir meira í dag í rakstri á fíggjarlógini enn tá ið andstøðan sæt sum eg valdi og almannaverkið hevur ongantíð fingið meira játtan enn nakrantíð fyrr í føroya søgu en eg kann fáa e kallapó í dag so sjál fynsti sæst aftur á fíggjarlógini og tann politikkurin sum vit føra er í tráð við tað tilmæli sum búskaparráðið gevur okkum nevniliga nú hava eg vit nú havi eg fingið ait bakkast í saman við koronu royni og halda samfelagshjólini koyrandi og royni og raðfesti og og og og og kanska hendan her krepman viðvítjandi korona forpígangandi eg veit gott tað at inntøkurnar eru minkandi fiskaprísirnir eru fallandi laksaprísirnir eru farnir í botn og vit mugu bara vóna tað at hendan koronakreppan er ein forbígangandi kreppa soðisar at vit koma skjótt fyri okkum aftur tá einaferð komandi ári finna eina vasinum samgongan hevur sett út korti hevur hildið tað leið sum vit hava valt vit hava nú lagt fram ein bústaðar pakka hvar vitvilja
tað royna at loysa bústaðartrupulleikarar við at játta fýra hunrað oghálvtrýss milliónur krónur til bústaðir so kom ikki sigur tað at vit samgongan er at vit eru
munandi meira progressiv tá tað kemur til bæði heilsupolitikk almannapolitikk og bústaðarpolitikk enn hvat hendi undir í síðstu samgongu hvar tað faktiskt ikki hendi tað minsta veti tað vóru tvey hundrað milliónir játtaðir til nakrar bústaðir sum ongantíð bivur bygdir og tað hendi ikki ein einasti grønu politikkur í í farnu samgongu samfelagi var ongantíð meira svart en tat vera beint á samstundis vil eg so siga tað at tað er sjálvfylstu neyðugt hjá okkum og tað er tað hjá øllum okkum í løgtinginum at vera seriøs og álvarsom tí útreiðslurnar sum tær eru í løtuni og útreiðsluvøksturin kann ikki halda fram tavil sia tað er eisini okkara politikkur upp á longri sygd at tálma útreiðsluvøksturin mann kann siga sum so at ein stórur partr av útveiðslunim sum vit í dag sita við í í løgtinginum er nakað sum undanfarna samgonga setti í gongd og vit hava fylgt tilmælini hjá búskaparráðnum um at hava eina ávísa bremsu longd tað er jú tað tekur tíð at at at atat steðga einum supartankara tað sigur seg sjálvt at tað veit tað tað veit andstøðan eisini men vit skulu nokk klára tað og vit skulu nokk hava ein haldføran búskap upp á longri sygd so eg skilji yvirhøvur ikki

næstan ta tað altso tað hevur næstan verið tað turra skemta at sitaoghoyra uppá tað hava og gud altso og so kemur tjóðveldisflokkun afturat í og skal lækka ríkisveikina við hundrað og trýss milliónum krónum tá eiga vit akkurát í sama halli sum tjóðveldsfokkurin so so har er heldu ikki langt ímillum okkum soeg haldi at vit heldu egat hyggja fram eftir so skal hestin fari framtíðina eg haldi hetta er ein fornuftig fíggjarpolitikku við føra treytað av at vit ppá framtíðini í framtíðini tálma útreiðslurnar og og finna ein haldføran búskap takk fyriha formaður viðmerkingar ja so er tað viðmerkingar tan fy orsaker høgni hoydal ger so væl løgni hoydal ja harra formaður tað er løgið atkristan andreas tosa um seriositet hettan sama maðuri tin skrivaði áðrenn vællitt langar greinar um hvussu búskaparkostin varð farin úp á lagi hjá undanfarna samgongu veruleikin er ta gekk fantastiska væl tá og kristian andreasen hevur búkt alla sína tíð uppá hvørja ferðter r ellanna problem hjá hesum samgongusín
undanfarn at ganga í samgonguskyldina men tá ið tað gongur væl
gevur an iki undanfarnu samgongu ærini so hann má velja hvat hann vil veruleikin er tann at tað sum tann fíggjarpoltikkuisum kristan andrease sendur á ottanfyrði nú er tað mest ábyrgdaloysir eg havi upplivað í mínari tíð í politikki og tað veit krista andreasen væl hann roynir bara at halda hetta á talini her fyri at royna halda samabrá sínum egnu sum væl vita at her lekur millum teo ri og praksis som tað stendur eftir í jatakk ger su væl kristiandriasen takkfyrhaa formaður vissi høgni hoydal pástendur tað at mín fíggjarpolitikkur er óforsvarligur so er hansara fíggjarpolitikkur eisini óforsvarligur tað er bara ja tað eru hundrað og einogtjúgu milliónir í hallið hjá tær og tað er tð er tvey hundrað milliónir krónir í hllið hjá mær tað er hasir trýss miliónir munini so hatta har er tað reina møsn harra formaður takk fyri ja takk e líka minna røðaran á at tá ið hann tosar til persónar at seta hjúgnum formannin so er tað kristin o hafoss sum fær eina viðmerkin ger so væl jhetta eingin ivi um at sum sakførari so lærir mann jú
kunna argumentera fyri hesum og fyri hasum øla yvirvísandi
so er so upplivið tað eitt sindur tí at hetta er beint mótsatt tí sum kristian andreasen tosaði tí sum hann segði áðrenn valið sigur hann nú nú sigur hann at tað er fínasta lagi at landsstýri hevur øókt rakstrarútreiðslurnar við seks hundrað milliónur krónum bara síðani heystð tvey túsund og nítjan uttan at tosa um útreiðslur korona uttan tær seks hundrað milliónir krónur bara síðan heystur tveytúsud o nítjan og tað heldur khristin andreasen er fínasta slag og hvat annað segði tú e segði kristin andreasen jú at undanfarna samgongan gjørdi einki av bústaðarøkinum sjálvt um vit samtyktia lóg fyri bústaðir har tey fingu tvey hundrað og hálvtrýss milliónum krónur at byggja fyri og tá bleiv bygt fyri tað vit løgdu eisini síðan eina víkingartíð lógini fyri løgtingið sum so tíverri ikki bleiv samtykt men sanniliga bleiv nakað framtja takk gersovæl kisi andreasen takki hara formaður jú eg eri samdur við kristina hfeze í at vit mugu tálma útreiðslurnar á fíggjarlógini taðva iki tað sum e segði vit hava nú verið í eina heilt serstakari støðu við korona og tá ið kristina háfoss nevnir
vsinarmilliónir við eta uttan korona eg fái ikki tølini at hanga saman nýkrystønuni so eg má heldur fara at finna útað
hvat ið hon ynglar meina við tá ið hon sigur tað tí hvat er við ghvat uttan korona vit hava jú mist inntøkur vit hava mist vinnusbýtiskatt vit hava mist skrásiskargjøld og partafelaskatt o kundi hynda efti hvat avav av koronakreppuni og vit hava havt eina niðurgongd í í í búskapinum upp á seks til sjey prosent sum erómetaliga nógv orsakað av korona so korona hevur eisini havt ávirkað tað sigur seg sjálvt á alt samfelagið tíbetur ikki so nógv sum hjá øðrum londum og tað er tann støgan vit eru í í dag og fyri at koma forbí hatta hesar hesar kreppuna so mælar búskaparáðið til at vit ikki halda for nógv aftur og tað hava vit gjørt men vit mugu koma yvirum til meira normala tistanir hvar alt løgtingið haldi eg eigur at setast niður og finna strukturbroytingar og sparingar og rationaliseringar soskununvit pp á longri sygd mugu tálma tær almena úteiðshvussu heilt nógv
jú takk fyri
tvang sum fær ein viðmerking ger sovæltakk fyri harra formaður ja eg haldi at korona hevur í veruleikanum skorið út í papp týdningin av einum sunnum búskapi vit skuldu minnast til at bara frá altso avlopið í tvey túsund og nítjan var úti við fimm hundrað milliónir og til tvey túsund og tjúgu eru vit niðri á minus tvey hundrað áðrenn korona tað er politikkurin hjá samgonguni og problemið er at tá ið mann fer út fyrsta árið við raðfestingum sum ikki eru fíggjaðar og tí eru vit í hesari støðuni og tá ið kristian andreasen aftur og aftur turkar av upp á undanfarni samgongu so má eg minna á at vit til dømis sótu við glasir sum var ein upprudding aftaná fleiri undanfarni samgongu kostaði okkum hundraðtals milliónir hábygningurin sum vit ikki kunnu turka uppá nakran annan at okkum sjálvi allíkavæl hevði man avlop upp á eina komma fi

ja takk ger so væl kristin andreasen ja takkfyra hara formaður takkfyrihara formaður eg skal viðmerkja til rutt vang tað at hon er við í álitinum saman við andstøðuni og hon í hvussur stendur tú í álitinum at tú ur hvussu fója tú tekur undir við tí stórt ta ókey eg kevji at skelja ríkisforkingina tað var eg ta ja men so at at framsókn í sínum fíggjarpolitikki í dag er á einum nivoð meðan yvirskotið er tað eina fríggjarljóð sum faktiskt javnvegar á null vil eg siga og tað og tað skilji eg gott at framsókn sigur tí tað er soleiðis nær í okkara støðu er í dag vit mugu handla út frá tí støðum vit er í í løtuni og gloyma og ikki blíva við at vísa til hvuss taðvar gott tað var tá ið ið tað var undanvindur av súkklubreytini tá eg var við valdur fyri nøkrum árum síðani vit mugu handla i frá tí veruleikan vit eru í í dag annars koma vit ongantíða víðari takk yara formaður jatakk so verður næstur a røða løgmaður gersovæl løgmaður ja takk harra formaður tað hevur verið áhugavert a lýtta á orðaskifti í dag og ja eg vil siga nærmast hoyrt hvussu gott tað er og hvussu rík vit eru í føroyum og hvussu gott vit havatð í føroyum tí tær avbjóðingar sum vit hava sambært tinglimum er kanska einamest um hvørjar samferðsluútbúgvingar skulu gera hvørji øki hjá teimum sum treingja skulu hava ja eyksantal milliónir eina ella hálva ella trý hundrað túsund afturat tað vísir kanska hvat fyri støðu vit í føroyum er í í løtuni og tað er áhugavert at hyggja eftir hvat er tað sum ger at vit hava ráð til øll hesa her ella allar hesar raðfestingarnar sum bæði eru gjørdar undanfarin ár hjá undanfarna samgongu og sum henda samgongan hevur gjørt nú vit hava sitið við ræði í fimtan mánaðar ella har á leið tað er einans gjørligt tí vit hava ríkiligt av tilfeingi av peningarligum tilfeingi soleiðis av vit her í løgtinginum landsstýrinum kunnu tilláta okkum at forbetra tingini bæði tá tað kemur til vælferðina ta grundleggjandi vælferðina innan fyri heilsuverk innan fyri almannaøki innan fyri skúlaverk men ikki minst eisini at framtíðarsyggja samfelagið við góðum samferðslu møguleikum kring alt landið hendan samgongan sum tók við í septembur í tvey túsund og nítjan valdu beinanvegin at gera nakrar raðfestingar bæði innan fyri ja ja heilsuverk almannaverk og skúlaverk fyri sovítt men ikki minst eisini eina langtíðarløguætlan sum skuldi knýta alt landið saman vit sett okkum fyri at pensjonistarnir skuldu fáa meira aftaná fyrsta januar í tjúgu einogtjúgu fær hvør pensjonistur í føroyum ellivu hundrað krónur meira at liva fyri um mánaðin t stórir pengar fyri ein pensjonist er tað ein hjún so er tað góðar tvey túsund krónur um mánaðin eyka at livafiri um mánaðin og tað er nakað sum samgongan staðfesti at vit vildu geva so skjótt vitkoma aftur til at vit vildu hækka grundupphátin aftur umframt at vit vildu geva pensjonistunum betri møguleikar at arbeiða við at lækka mótrokningina tað hava vit eisini gjørt umframt at vit hava sett viðgerðartrygd á breddan og hava játtað fleiri pengar til yngru læknar til fleiri serlæknar og bíðilistarnir settir kann man siga á skrá soleiðis at vit síggja og kunnu stýra endurvenjing o líkasvenjing og við meira er raðfest soleiðis at vit set hol á tað og ikki minst liðugt ger av tí nýggja hábygninginum sum skal vónandi takast í nýtslu við endan av næsta ár ella fyrsta ogtjúgu tveyogtjúgu vit hava eisini valt at longt barsisskipanina til eitt ár sum eg vil siga verið eitt felagsprosjekt hjá øllum løgtinginum gjøgnum nógv ár og nú náa vit í at koma upp á eitt ár tað hevur kostað men tann kostnaðurin er fíggjaður við at hava hækkað inngjaldið til barsisskipanina tað var eitt undirskot eitt eftirsloyp við einum undirskoti frá teimum betringunum sum eru gjørdar undanfarin ár umframt at ein feilur var í men tað hava vit eisini fíggjað
við tí hækkingin sum er gjørd í
víð inngjaldinum harumframt hað vit eisini hækka heilsutrygdargjaldið altso inngjaldið í heilsutrygd tí tað manglaðu pengar at fíggja í á tí økinum eisini so tað er eisini hækkað men samstundis er lækkað inngjaldið til als soleiðis nú arbeiðsloysið søguliga logt og verið tað leingi soleiðis at fyri hvønn einstaka borgara merkist tann hækkingin faktiskt ikki hjá tí vanliga lønmótakarnunum alt hettar letur seg gera tí at vit hava tilfeingi til tað vit hava peningarliga tilfeingið til tað tí at vithava havt ein søguliga góðan búskaparvøkstur í nógv ár men hann er ikki komin av ongum
hann er komin við einum góðum
greiðum tryggum vinnupolitikki á mongum økjum eg kann nevna makrelin sum eitt innsatsøki har føroyingar settu hart ímóti hørum og vit vunnu slagið og tað hevur givið okkum milliarda innspranning inn í føroyska búskapin eg kann nevna alvinnuna sum faktiskt fór fyri bakka fyrst í nullinum við
sett ein struktur upp fyri ta vinnuna og tað hevur lukkast til fulnar tað hevur givið milliardir inn í føroyska búskapin eg kann nevna innsatsurin í ferðavinnuni
har sasaðu vit frá løgtinginum táverandi samgongu hóast eingir pengar vórðu til ráðar at satsa upp á atvísa føroyar út heim tað lukkaðist til fulnar tað herur ein blómandi vøkstur hevur givið ja lat meg ikki siga milliardir her men hundraðtals milliónir inn í føroyska búskapin alt hetta er komið tí at vit hava tikið nógvatøk saman í føroyskum politikki fyri at skapa karmarnar rundan um vinnuna sum skapa grundarlagið undir øllum teimum raðfestingum sum vit gera bæði tá tað kemur til raðfestingar á vælferðarøkinum og vog raðfestingar á samferðsluøkjinum og nú hevur nógv verið gjørt burtur úr hesum her va fimm mttorsaka se skal gjer lunda av líka og eisini tær sannfersluútbúgvingarnar nú nevndin líka tak hesa nú nevndi eg haldi tað var bjarni hammer um heta her at ja nú ar tú vestmannakvinnur er veðurfastar í

áí suðuroynni tí at smyrili ikki skyldi men tð vit skuldu ikki longur aftur enn eg haldi taðer einum trý ár síðan tá vóru vestmannaella vestmanningar veðurfastir í vestmanna har tað er landfast í trý døgn har vit ikki sluppu til okkara børn ella til arbeiðis fyrst at venda øvugtan veg so tað er ikki óvanligt og ókent fyri vestpuringarheldur men hendan samgongan hevur gjørt eina langdíðarløgætlan har alt landið er við og millum annað eisini suðuroyngin bara á tí langdíðarløgætlanini sum strekkir tíggju ár fram eru seks hundrað milliónir settar á hundrað miliónir um árið frá tjúgu og fimmogtjúgu fram soleiðis at vit tá vit koma tjúgu tretivu araleyð vónandi eisini hava fast sambandtil suðuroynna ja ttað er veruliga framtíðarætlan takk harra formaður ja takk fyri so er tað viðmerkingar tlgær tað er høgni hoydal fyst ger so vælja harra formaður eg var rættiliga vónsøkina avhs røðuni hjá løgmanni sum tekur orðið síðst undir fígjarlógarviðgerðini sum teknaði eina púra skeiva mynd av tí sum eg farið fram í føroyskum politikki tað er rætt at tað er nøkur mál sum vit hava tikið leggatak samanum
men tá eigur løgmaður eisini at nevna at umframt makrelin so hækkaði undanfarna samgongan bæði sildakvotuna
og svarthatarkvotuna sum er í dag er meira verd enn tað sum it hava hækkað makrelkvotuna tað máu eisinitakast við tá mann roynatá tá mann sum statsmanður royna at samla tjóðina hetta ljóðaði meira sum ein sum ein beri bøturtakarøða fyri sambandsflokkinum og annað tað tað harmar meg øgiliga nógv tað má eng siga tí at fíggjarpolitikku hjá hesa samgonguni hann eri næstan líka ringur sum tá ið bárður nielsen var fíggjarmálarhárðið sjálvur har har búskapurnvar koyrdir fullkomilig í tað út út at koyra og tak nt ikki betri partar fyri tykkum so fáa vit álvarsligar trupulleikar fyri framman lgersovæ nei eg hevði nú ikki væntað at høgni hoydal var samdur við mær heldur men eg má bara staðfesta tað at tey lógvatøkini vit í politikki hava tikið saman tá vit hava staðið saman hava verrið sterkt viðvirkandi til at vit hava ein so sterkan búskap sum vit hava í dag og eg haldi eisini at tjóðveldið hevur gjørt nógv góð ting hóast eg ikki altíð eri samdur við tjóðveldi ella formannin tjóðveldsins gjøgnum formannin men eg haldi hóast alt at tað bragdi sum vit gjøgnumførdu við makrelinum var eitt felags prosjekt eg vil ikki taka mær arina fyri tað ella geva einum ávísum politikara æraina fyri tað hóast onkur stóð í front men tað var eitt felags prosjekt hjá tí ja hjá føroya løgtingi hjá landsstýrinum har mann hevði alt tingið samlað til endans ikki at byrja
ýsum eg skilti eg skilji lagnum men til enn
tað so vóru øll við tí mann sá perspektivur í tí so tað svartkjótakvotan bleiv hækkað og sildagólv og hækkað ja tað var eitt annað annað kapittul kann ma siga sum eisini gav eitt íkast til føroyska búskapin og tí alt hetta samanlagt saman við alivinnuni og ferðavinnuni gjørdi at vit høvdu rekoyrdhøgan vøkstur í búskapinum serliga í tvey úund og nítjan upp á heili ja at halda var ellivu komma fýra prosent visku eg minnist ræst samanr búskaparáðnum takk harar formaður ja so er tað kristina hfoss eina viðmerking ger sovæl eri samd við løgmanni í at tað er tá ið vit finna semjur tvørtur um flokkar og eisini samgongu andstøðu at vit ofta rokka taðmum meira størri málunum fyri okkara land og eisini tey meir varandi og lang sekti teim málið verða rokkin og eg bað ynskt at tað eydnaðist oftari at røkka teimum semjunum eg vil hoyra um løgmaður vit gera sítt til at
til dømis tá tað kemur til tilfeinsgjaldið at royna at fáa eina breiða
semju um tað til dømis tá tað kemur um bústaðarpolitikkin at royna at fáa eina breiða semju um tað og eisini tá tað kemur til lesa langtíðari íløguætlanina útbygging av okkara tunlum o veðakervi frameftir tað átti at bor til at kunna fingið eina breiða semju u tann lá ein tryggum kørmum so hoyra hvat løgmaður kanska ætlar at gera løgmaðurja ø takk harra formaður ja áðrenn mann beginnur at snakka um gjøld og skattur og so víðari so haldi nógv meira áhugavert at hyggja frameftir hvat annað kunnu vit gera hvat kunnu vit gera fyri at vaksa enn meira um kakuna og vit her á løgtingið skulu innan ja ikki so øgiliga langa tíð taka støðu til onnur stór politisk viðurskiftir tá tað kemur til arktis ø tá tað kemur til teir altjóðu møguleikarnir stinga seg upp her í norðurhøvum nú tá ið siglingarenn og annað letur upp og tað gopolitiska spælið eg longu begentat koyra so tað ræðu fyrst og fremst um at gera kakunar nóg stóra og so kunnu vit tosa um hvat hvussu vit skulu innrætta samfelagið eftir tí men tað sum er altavgerandi er at tað e eitt samspæl millum at skapa vinnumøguleikar at skapa vøkstur at skapa búskaparvøkstur fyri síðan kunna fíggja vælferðina við skattum og avgjøldum sum er mítt viðkomandi er tað einki vegin fyri at vit eisini standa saman um at skapa skatta og avgjalðspolitikk í føroyum men søgulia hevur tað ikki víst sæð t verið so øgiliga lætt at gera tær semjurnar men heldur hevur tað verið lættari tá vit fara út í og standa saman úteftir tá duga vit tíbetur eisini at fara løgtingið at standa tað siristenberg gersvæltakk fyri harra formaður eg kundi okkr fær spurt løgmann hvat hann heldur um støðuna hjá strandfersluni og at tað eru nógv økir sum eru øiliga hart rakt beint nú við tað sjálvandi veðrið kannmann ikki gera við men flotin er far el ella farin gamal og slitin eg veit iki hvat løgmaur heldur um ta støðuna hjá teimum sum búgva tey støðini har tað er trupult og sum eg dugi at síggja so er einki avsett heldur í øllum samgonguskeiðnum til at fáa endurnýggja skipini ella til at fáa sett fleiri túrar inn og sovíðari hvt hvat hvat skal mann rokna við fer at henda á tí økinum løgmaður ja takk harra formaður tað skal eingin ivir um at eg harmist rættiliga nógv og einsi nógv g øll onnur um ta støðuna sum vit eru komin í í sambandi við strandferðsluna hóast vit í hesum samgonguskeiðinum hóast tað enn ikki langt runni hava fingið tvey nýggj skip inn og høvdu vit ikki havt tey so hevði støðan væl verið heilt gotisk men tíbetur hava vit enn klárað at stýrt kann man siga millum skerini soleiðis at vit hava nøkulunda klárað flutt fólkið aftur og fram men ja eg harmist um støðuna og vit mugu finna eina loysn á hvussu vit loysa hana endaliga tí tann støðan sum vit íga í dag er als ikki nøktandi fyri úthaðarin men upp á longri sigt eiga vit at binda fast saman har sum tað gevur meining altso bæði kaman siga geografiskt og demografiskt men tann kuttastøðan sum er íkomin nú hjá strandferðslni hon skal loysast vit hava nøkur skip ja liggjandi uma som at siga og tey mugu vit so fáa at vita um tey kunnu brúkast í føroyskum sjóøki og hvat skal til fyri at fáa tey trygg soleiðis at tey kunnu røkja siglingina milum oyggjarnar frammeftir jatakk so er tað hennrikold gersuvælja harra formaður nú sigur løgmaður frá bjarna hammer at vestmannadamu lóga vegurfastari vágir tværnetir tað er rætt nokk og hann luknar tað saman við á vegurfastur í vestmanna tríggjanet tað er ein vesundiligur munur á at liggja vegurfastur í vestmanna og í vági har er modernaðir vegir har eð vindmyllur har er alt tað hat vt upplivið s fyri í lívið sum tey aldrin tað løgmaður gersuvæja takk hara formaður ja g eri púra samdu viðhennikold tað gloymdi eg at siga eg havi einaferð at vera ja eg veitki heilt veðurfast smen eg fór til tilsuðuroynna eg skuldi rógva ein leygardag og fór so suður fyri a var væl fyri o fórsuður fríggja kvøld men hvat hendi tað brasta og kappróðrin bleiv útsettur til sunnudag og tað er eitt minni fyri lívið at uppliva at vera í vági á jóðansøku øøllum tí blíðskapi sum har var tað var einki og for tey innkvarteraðu eg minnist ikkji um tað var seks hundrað rógvarar haldi upp á eitt eygablikk og hvørt hús stóð opið om mann fekk allan tann blíska mann ynssær allastaðnis ja men hóast tað so haldi eg at liggja væðrfastar í vestmanna er nakað tað sama tí at vit ella orsakað í vági er eisini eitt vatnverk vit hava eisini streymframleiðslu í vági enni kanska ongar vindmyllur men tað er ikki so leingi so vænti eg eisini a tað verða vindmyllur har á leiðini nakað skjótt takk harra formaður ja takk tað er ikki fleiri sum hava biðjð um orðið so orðaskiftið enda hatta var ikki so galin at endi á um røðuni orðaskifti er endað í aðru viðgerð

og tað er soleiðis at tað eru trý broytingaruppskot í fíggjarlógini ella í hesum uppskotunum álitinum er frá kristinu háfoss eitt er frá wilhalmi jóhannesen og khristin
soni johannesen tað var ikki klokkan er blivið so nógv nú orsaka tað var johannesen og kristin háfoss hava eitt broytingaruppskot og so hevur meirilutin sum er ja tað komi eg aftur til meirilutin hevur so eitt uppskot og vit fara fyrst at atkvøða um broytingaruppskotið frá kristinu háfoss sum er á síðu fimmogtretivu í álitinum og tað fara vit at atkvøða um nú tað er grein tjúgu vit atkvøða nú
ja men vit eru liðug at atkvøða tað eru sjey atkvøður fyri fýraogtjúgu ímóti og eingin er blátt so tað broytingaruppskotið er fallið síðani faraðu vit til tað næsta broytingaruppskotið tað er frá aksel v johannesen og kristina háfoss sum eru í minniluti í fíggjarnevndini og tey hava eitt broytingaruppskot sum sum byrjar har á síðu tveyogtjúgu í áliti vit atkvøða um tað nú

ja vit eru liðug at atkvøða tað broytingaruppskotið í fallið við tfjúrtan atkvøðu fyri seytjan ímóti og eingin er blonk so er tað síðsta broytingaruppskotið vit skulu atkvøða um í sambært fíggjarlógina tað er frá meirilutanum magnus rasmussen jakum mikkelsen billjustinussen og khristin mikkelsen og tað fara vit so at atkvøða um núger so vælja vit eru liðug at atkvøða næstan liðug nú verðu vit liðug at atkvøða tað er samtykt
seytjan atkvoðum fyri fimm ímóti og níggju
gju blonkum atkvøðum tað broytingaruppskotið er sostatt falli nei samtykt og vit skulu so atkvøða um uppskotið til fíggjarlógið soleiðis broytt altso hatta hatta varð samtykt við seytjan atkvøðum fyri vit atkvøða nú um fíggjarlógina soleiðis broytta ella uppskotið til fíggjarlóg soleiðis broytt
ritie
ja vit eru so liðug at atkvøða uppskotið er samtykt við arðu viðgerð til seytjan atkvøðu fyri einímóti og trettan eru blankari uppskotið er sostatt samtykt við aðru viðgerð og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð síðani er tað skal eg boða frá at restin av skránni sum var til dagin í dag verður tikin av altso vit skuldu hava aðru viðgerð av løgnsmál áttaogtrýss einogtrýss tretivug tveyoghálvtrýss tað verður so tikið tey verða tikin av skránni setta skránna aftur í morgin eg skal lesa skránna til morgin mál í løtu men eg skal tað er framløga av tveimum álitum vinnunevndin hevur lagt álit fram í løgtinsmál nummar níggjuogrýsníggjuogtrýss tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um sjófeingis sjófeingislógin tað er tað um at útseta og flyta kvotur til royndir
til næsta ár og
og og flyta aðrar ófiskar makrelkvotur og sovíðari tað eru løgtnsmál nummar níggjuogtrýss og vinnunevndin soleiðis lagt álit fram í løgtingsmál nummar seksoghálvtrýss tað er uppskot til løgtslóg um broytingí løgslóg um sjófeingi sjófeingislógi til fiskidagaskipanin leingja um gildistíðina rættindum føroyski smábótar tillagingar og fylgibroytingar hesi málini verða eisini sett á skrá á einum seinni fundi í hesi vikuni øhtað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin

tað er ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur aftur í morgin áreni klokkan tíggju altso týsdagin fimtanda desembur klokkan tíggju og tá verður skráin hendan við tað fyrsta nakra triðju viðgerð tað er triðja viðgerð av løgsmál nummar sjeyogfjøruti tað er uppskot til løgslóg um broyting løgslóg um ferðslu triðja viðger av løgsmál nummar fýraogfjøruti tað er uppskot til løgslóg um yvirvøku við vakmyndatóli triðja viðgerð av tingmáli nummar trýogfjøruti tað er uppskot til rítislógartilmælið am setar gildi fyri føroyar annorningum ikrafttretin forferðina av vissær bestemmlser i lóg um desentralar personsregister cprlógin osíðani verður triðja viðgerð av løgtingsmál nummar einogtretivu tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgtslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk har altso eitt álit tvey er lagt fram tað er faktiskt framhaldandi triðja viðgerð av
tí mál
broytt tillaga starv nýggj javni gá síðan er onnur viðgerð av hesum málum sum blivur tikin av í dag løgtsmál numar áttaogtrýss uppsot til løgslóg um broyting løgslóg um tíðaravmarkað avgjald á ferðandi við kom til føroya leingjaenná tíðarskeiðnm í ferðani skulu rinda avgjald við komu til føroyar onnu viðgerð á løgtsmáln nummar einogtrýss er uppskot til løgtingslóg um fíggjarligan stuðul til níggja fjøruti í runavík onnurviðgerð á løgtsmáln nummar tretivu uppskot
løgslóg um broyting í løgslógum eitt serstaka
treytur fiskapið eftir makreli norðaseðil svartkjavni og botnfyski í átjan nítjan hundrað og tjúgu og botnfyski í barnesøvnum í tvey túsund og tjúgu tað er leingjan av heimild at taka veiðugjald og onnur viðgera loksmann nummar tveyoghálvtrýss tað er uppskuldur ríslógartil mín at seta sigur gild fyri føroyarannorðningum endringaannorðningum við krafttreytum for ferðini og lágum finansið l virksovet endringar av kriteri frá cifi útpeiningum á ferðoyri og so verður fyrsta viðgerð av løgsmálum nummar trýogtrýss tur uppskotið løgslaðum broytingum løgslaðum byggja tveir vardar bústaðar í tórshavn sambýlið á mýrini í hoyvík og framløgur eisini á skránni so er hesi fundur lokin